so er tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag sjeyogtjúgunda januar og skráin í dag er soleiðis tað eru fýra skrivligir fyrispurningar á skránni og tann fyrsti er skrivligi fyrispurningrin nummar eystrika tvey til jenus a rana landsstýrismann í uttanríkis og mentamálum og hann er frá jóhannes joensen viðvíkjandi endurskoðan av lærugreinabýdunum í fólkaskúlanum tað er soleiðis at spyrjarin fær fyrst tíggju minuttir og síðani fær landsstýrismaðurin tíggju minuttir síðani spyrjarin aftur g fimm minuttir og landsstýrismaðurin fimm minuttir og tað verður ikki øgevr viðmerkingar til tey fyrstu umførini men síðani kunnu onnur fáa orði í fimm minuttir faktist kunnu tingmenn fáa tvær ferðinarar fimm minuttir sambært tingskipanini síðani til síðst so fær spyrjarin aftur orðið í fimm minuttir og landsstýrismaðurin fimm minuttir soleiðis er tað tá kunnu viðmerkingar vera síðani fara vit at byrja og nú fær jóhannes joensen
ja hetta er ein skrivligur fyrispurning til landsstýrismannin í mentamálin jenis a rana

og spurningur ljóðar soleiðis einfalt hevur landsstýrismaðurin ætlanir um neyvt at endurskoða lærugrannabýtið í

og sum viðmerking kann eg nevna at vit hava seinastu mongu árini sæð at fleiri fleiri lærugreinar og uppgávur verðað lagdar inn í skúladagin hjá næmingum og starvsfólkum skúlans enskt er flutt niður í fjórða flokk samfelagsfrøði er lagt afturat í hádeildini lagt er afturat føroyskum í grunddeildini ein undisingartími er lagdur afturat í alisuevnafrøði og so er týsk sett sum upptøkukrav til miðnám hetta kennist í skúlanum sum ein lærugrein er lagd afturat í hádeild hetta heur sjálvandi havt við sær at skúladagurin er vorðin drúgvari og lærugreinarnar og uppgávurnar fleiri tá átøk verðu gjørd og í góðari meining hevur verið torført at lúka nakra uppgávu ella lærugreinir burtur úrslitið er at lærugreinaninr er nógvar og uppgávurnar fjøltáttaðar og at samanhangurin ikki altíð er í lærugrein á býtunum í eini talvu sum løgtingsfólk hava fingið vísi vikuliga tíma og lærukrannabýti hvørt skúlaár frá fyrstu níggjunda flokk at kravta vikuliga tímatalið hjá handaligu listarligu lærugreinum er tríggir fýra tímurar í miðal frá fyrsta sjenda flokk hjá hugvísindaligu lærugreinum er tað sekstan tímar í miðal frá fyrsta til níggjunda flokk og hjá náttúruvísindaligu lærugreinum átta sjey til átta tímar í miðal frá fyrsta til nígjunda tað er týðiligt at tað er stórur munur á hvørji krøv eru til hvørja lærugrein í tímabýtunum fakligu krøvini í námsætlanim eru mong og tíverri er ikki altíð møguleiki at hava handaligar listarligar arbeiðshættir í vanligu undirvísingini vegna tíðartrýst og vantandi normeringar

tað er ein sannroynd at lærugrein abýtið er grundarlagi undir einum fjølbroyttum fólkaskúla sum skal laga seg til viðurskiftini og krøvini í samfelagnum tað kann vera skilagott at samanbera skúlaskipanina og lærugrannabýtið við umstøðurnar í grannalondunum men vit munnu ikki gloyma at føroyar hava ein føroyskan fólkaskúla sum vit sjálvi stýra og róyvir og sum skal hóska til tað føroyska tí róða vit sjálvur fyri um vit skipa føroyskar serskipanir um vit ynskja tað ein kann hugsa sær at tilboðini í fólkaskúlanum eiga at fylgja krøvunum í dagsins samfelag men at tey eisini eiga at varðveita grundstøði í okkara fólkaræði og dagligum mentan kjakið um hvussu nógvar lærugreinar vit skulu hava í fólkaskúlanum í dag er sera viðkomandi hesi sambandi eisini er kjakið um lutfallið millum ávikavis bókligar og handaligar lærugreinar viðkomandi í kjakinum spurningar hava verið frammi um hvør vit taka nóg stór atlit til áhugan hjá handaligum næmingunum og tørvin hjá øllum teimum næmingum at kenna handaligar og listarligar arbeiðshættir lutfalsliga er handaligu lærugreinrnar í føroyska fólkaskúlanum fyri vatnbýti samanborið við skúlaskipaninar í grannalondunum okkara og samanborið við hvat bókligar lærugreinar fylla í skúladegnum í dag søðan í dag er at næmingar í fólkaskúlan hava nógv fleiri talvu tímar enn næmingarnir í grannalondunum ein dagførdi fólkaskúli krevur eina javna eftirmeting løgtingið hevði eitt egalorðaskifti um fólkaskúlan tvey túsund og átjan og hetta orðaskifti vísti greitt at greiðar eftirmetingar eru neyðugar innan fleiri økir

ja ein breiður politiska arbeiðsbólkið gjørdi eitt ávíst arbeiði í sambandi við aðalorðaskifti og nakrar tillagingar vórðu gjørdar ein slíkur arbeiðsbólkur kundi í við fyrimuni verðið settur aftur soleiðis at skipanin fær høvi lavat viðgera skúlapolitikkin í føroyum við millum annað at viðgera lærgrannabýti og longdin á skúladegnum frá grundini í slíkum arbeiði koma ofta áhugverdir tankar upp at venda og møguliga eiga vit eisini at seta royndarskipanir í verk á onkrum skúla sum kundu víst okkum at onnur lærugreinar samanseting og annað tímatal er rætta leiðin at ganga arbeiða at meta um innihaldið í fólkaskúlanum hvørjar lærugreinar skulu vera nær tær skulu byrja hvussu nógv pláss teir skulu hava í tímataluni og hvat innihaldið eigur at vera kann til dømis gerast í tøttum samstarvi við tey sum dagliga mynda fólkaskúlan so sum fakfeløgini og starvsfólkini næmingarnir og foreldrini og áhugabólkar annars innan fólkaskúlan og fólkaskúlaøkji

tað er soleiðis við føroyska fólkaskúlanum at vit royna at samanbera okkum við onnur grannalond men tó eru

eg kann upplýsa at vit í dag í føroyum hava eina inklusión upp á sjeyoghálvfems prosent meðan mann í grannalondunum hevur eina inklutión upp á trýoghálvfems prosent tað merkir tað at sjey prosent av næmingum í grannalondunum ganga ikki í einum fólkaskúla men ein serskúlaskipan meðan vit í føroyum hava trý prosent sum ganga í einum serskúlaskipan

men allíkavæl so samanbera vit okkum til dømis við pisakanningum øðrum har sum mann veit at inklusiónsprosentið er nógv størri í føroyum og tað blívur ongantíð ein røtt samanbering tað gerur so eisini tað at tað stendur seti nógv størri krøv til fólkaskúlan í føroyum og til lærararnar sum sum virka í fólkaskúlanum tí lærararnir skulu jú taka sær av ógv av øgiliga nógvum næmingum sum sum hava nógvar avbjóðingar og ymisk leikar í mun til hvat mann ger í grannalondunum har veðer ikki sagt at taðer ein verri skipan í føroyum tað er bara tað at mann má brúka meira orku í føroyum innan økið taðvilsig at mann má hyggja eftir normeringunum og eftir læruratalinum og næmingatalinum tí vit hava eitt næmingatal í føroyum har ein flokkur er sjeyogtjúgu næmingar áðrenn tú fært ein ein læraein læra afturat har spurningurin er um tað er tað rætta eg veit at mann hevur ymiska aðra skipanir við miðføranu tímum men í grund í lógini stendur at tað skuldu kunnu vera sjeyogtjúgu næmingar spurningurm má ikki eigur at hyggja eftir tí eisini har mann kanska hevur tólv næmingar pær lærara so er tað eisini soleiðis at vit í føroyum hava nógv fleiri undisukar tímar per viku enn man hevur í grannalondunum tað kemur sjávandi at vit hava fleiri lærugreinir innanfyri mál vit hava danskt til dømis føroyska fókað hevu mann ikki aðrastaðni mann hevurt í íslandi men men vit hava fleiri tímar til dømis í donskum og tað er gott tað fáa vit gagn av men so mum mann yggja eftir hvat er tað kanska kundi tað verið vert at hugsa um um tað kanska blíva fornógvir tímar per skúladag av tí sama har verður ikki sagt at mann skal so skera tímar og lærarukriftir men heldur brúka tímarnar øðrvísi sum mann kanska kundi fingið fleiri tvílæraskipanir n kanska í innskúlinginuim mann hevur partvíst tað í dag men tað kundi kanska verið meira tí tann uppgávan blívur bara størri og størri

ein trupulleiki er eisini tað at løgtingið hevur í fleiri førum játtað at tað skulu fleiri tímar inn í fólkaskúlan fleiri læru greinar fleiri uppgávur men visti man hyggur eftir játtanini til fólkaskúlan aftur í tíðina og fram til í dag so er hon vaksin ómetaliga lítið kund e kanska prístalsviðgjørd og tað er tavlsig atman hevur ikki sett meira orku inn men bara lagt fleiri tímar afturat sjálvandi tað skapar nú nakrar læraorku men ikki meira orku sum eg haldi kravið eigur at tað vil siga eg haldi í fleiri førum at lærarakreftirnar eru ov fáar til næmingarnar í dag tí krøvini eru alsamt størri og eisini tey persónligu krøvuni sum næmingarnir hava til undirvísing í dag so men í svarinum sum ælandssmannin í nú havi eg sæð svarið sum hann skaln hann kann lesa svarið upp sjálvur landsstýrismaðurin men har eru nøkur ting sum boða frá at at landsmaðrin ætlar at hyggja eftir skipanini og so fáa ter at síggja hvussu hvussu langt tað røkkur og hvat tað blívur til tí ofta er tað føgur orð men tað e ringt at handla so eg vóni at hann hann hann fer at handla og gera nøkur ting í samrøða við interesentan á økinum í samráð við lærarafelagi í samráða við skúlafólk soles a mann fær ein ein betri fólkaskúla tað má vera egalmál hjá okkum

ger so væltakk fyri harra formaður

og takk fyri eini góðan og vit vil at siga neyugan fyrispurning um nakað av tí mest grundleggjandi sum er í samfelagnum fólkaskúla

ein einkoltur spurningur sum verður settur hevur landsstýrismaðurin ætlanir um neyvt at endurskoða lærugreinarbýtið í fólkaskúlanum og tað kann grúmliga sjálvsvarast ja men hetta gevur møguleikan fyri at hava kjakið her í dag og eg vóni at tað verður eitt eitt gaglitkjak er nógv skúlafólk og tey flestu sum eru her hava tilknýti til skúlan nøkur gjøgnum børn og nøkur gjøgnum ommu og

fólkaskúlanum eru ásettar í grein fimm í fólkaskúlalógini og tí ber ikki til at broyta lærugreina býtið uttan at lógin samstundis verður dagført hinvegin so hevur landsstýrismaðurin heimild at broyta tímatalið í lærugreinunum men hann skal samstundis tryggja at kravda minstamarkið fyri tímatali í hvørjum árgangi og tað er sambært grein nítjan í lógini verður hildið og hann kann bara í serstøkum førum víkja frá hesum á vári tvey túsund og nítjan varð ein skipan gjørd so at skúlarnir sjálvir kundu flyta tveir tímar av kravdavikutímatalinum millum lærugreinarnir við tí áseting at hesir tímar vórðu brúktir til at menna sang og tónleik og aðrar lærugreinir innan handverk og list vallærugreinarskipan og til at seta inn í flokkum við øktum lærutímum henda skipanin hevur higartil virkað í gott og valeitt skúlaár og ætlanin er at eftirmeta skipanina í vár tá hevur hon nærum tvey ára baki samstundis verður viðgjørt hvørjar tillagingar eiga at verða gjørdar í fólkaskúlalógini og tað er við atliti at kravda lærugreinatalinum og tímatalinum í hvørjum árgangi

og eisini ætli at taka stig til at seta ein arbeiðsbólk í næstum við og tað er við atliti at ásetingini í samgonguskjalinum har okur lesa at samgongan hevur sett sær so mál at tillagingar og dygdargóðar broytingar verða gjørdar í fólkaskúllógini ið er samdur íð jóanes joensen spyrjaranum ati tað er føgur orð men okur fara at gera nakað við tað altso setta okum sum mál at tillagingar og dygdargóðar broytingar verða gjørdar fólkaskúlalógini og tað er í sambandi við millum annað floksstødd serøki og starvsfólkaviðurskifti og at neyðugt verður at styrkja kreativu og handaligu lærugreinarnir í hesum sambandi verður tíma og lærugreinnaskipanin eisini viðgjørd so tað verður eitt broitt mandat sum tann bólkurin fer at fáa og so spyr onkur kanska hví bólkurin ikki settur okur høvdu ætlað at seta hann fyrr einaferð í í seint í heyst men alt farna heyst men so kom okkurt átrokandi inn sum gjørdi at okur sum okur raðfesti framum og tað var hetta nýggja nýggja skipanum og ætlanim við kttrygd í fólkaskúlanum so tað bleiv raðfest framum men tann arbeiðsbólkurin sum arbeiðdi við tí og tað er nokk so umráðandi hetta her at mann ikki blaka seg yvir alt samstundis tí orsøkin kann úrslitið kann vera at mann ikki kemur ígjøgnum við nøkrum okur hava alt valt at raðfesta og nú fara okur so í holt við hendan her nýggja arbeiðsbólkin tí tann sum hevur viðgjørt kotetrygdina hann er við at verða liðugur

ett samaatress sum gera at nettupp í dag verður ein fundur millumfólk ímentamálaráðnum og fólkaskúlaráðið har okur fara at taka hendan spurningin sum arbeiðsbólkurin skal arbeiða við upp við formannin og fólkaskúlaráðnum og báði fyri at kunna hann men eisini fyri at fáa teirra hvat skuldi kalla tær veg ein vánaligum føroyskum orðuir teirra imnbutt at fáa teir at koma við ella tey at koma við teirra hugsanum um um um tað sum okur viðgera tí tað er eri tað er týdningarmikið at okur gera hetta arbeiðið grundleggjandi tí tað eru so nógvar hugsanir um hvat eð er rætt at gera men eg eri samdur við við spyrjaran um at tosa mann við skúlafólk lærarar og so víðari so er tykið semja verða um sum spyrjarin eisini segði at arbeiðsbyrðan hjá næmingunum við øllum hesun her smáu broytingunum sum eru blivnar gjørdar athokk hon er stór er ikki ikki so heppið tí at júst tað kann raka okum sum ein bumrang men fyri at taka saman um ja okur fara at gera nakað við tað tað er altso okur fara at sum sum spurningur ljóðar at endurskoða lærugreinarbýti í fólkaskúlanum men tað verður gjørt í einum breiðari høpi har okur fara at taka nógv viðurskiftir upp nógv av tíð sum spyrjarin nevndi nú í sínari røðu okur fara taka tað alt upp og fyrst og fremst í neyvum samstarvi við allar partar sum vara av fólkaskúlanum
takk fyri ja takk síðani fær jóhannes joensen orðið aftur ger so væl
ja tað ljóðar gott at landstýrsmaðuin ætlar at gera nakað við við hetta øki tí at eg haldi hetta er nakað sum mann ikki hevur kjakast nakað serlig um her í løgtinginum seinastu árini men sjávandi hava verið eygalorðaskifti men tað ikki verður nakað ítøkiligt hvat skal mann gera tí tíðirnar broytas so oiliga skjótt eg kan bara nevna nøkur ting sum ligja á láni sum ikki eru framd heldur tað eru til dømis námsætlanirnar sum eru eygalmálið hjá hjá øllum lærugreinum í fólkaskúlanum taðr er eg slett ikki tað eru settikki tillagari soleiðis sum teir eiga at vera faktiskt var ætlan at gera námsætlanin í trimum stigum tvey stey stig eru gjørd men tað seinasta stigið til at tillaga námsætlaninar til lærugreinar er settiki gjørt enn gjørt í fleiri ár her er ein stóra uppgáva tí tað er jú vitin sum mann sum mann arbeiðir eftir sum lærari til námsætlanini og tær eru ikki tær eru ikki nóg ítøkiligar og tað er alt forvítt fevnandi so har má mann eisini koma við ein arbeiði og gera tað arbeiði ikki tí eg skal ikki fissinand samgongu hvurikki bara ápina fyri hesin her hetta skuldi verið gjørt gjøgnum fleiri ár so hetta er nakað sum mann fær í gongd við nú eh eitt annað hugsi eg eisini um tað er tá ið mann snakkar um um longd á skúladigið hjá næmingunum í dag teir ganga í skúla í átta tímar hvør skúladagur ver átta tímar langur og onkurt vildi sagt jamen tað hevr einki mann kan ganga longur nei eg haldi bara tað at mann má eisini hyggja eftir hvat eg hugsi oftani hvat er effektivt hvør skúladagur effektivur ta mar nakrantíð kanna tað lærir mann betur í teir fyrstu seks tímarnar og teir seinastu tímarnar faktiskt fær mann einki burturúr ella taðer bæ nakað sum mann burdi roynt at at kannað betur sum mann fær fær heldur kvalitet enn kvantitet og heldur gjørt tað at mann so skipaði skúlanir soleiðis at mann fekk fleiri tímar við tvílæraskipan ella við eyka normeringum sum mann fekk hjálpt øllum næmingunum tað kundi verið innskulingin til dømis í fullari tíð til dømis tólv næmingar ein lærari tavil siga til fýraogtjúgu næmingar tveir lærarar hvønn tíma tað kundi verið ein roynd í øllum førum so heru man lievnafrøði til dømis sum ein lærugrein sum krevur rættigan nógd skal gera nógvar royndir við ymiskum farligum evnum í dag kanst tú sita við sum lærari og hava fýraogtjúgu næmingar upp til sjeyogtjúgu næmingar og gera vandamiklar royndir og tað sigur g sjálvt tað listi ikki gera og tí verðu lærarar sum ikki tora at gera royndir við næmingunum tí tað havi eg ikki ein ella tveir lærarar hjá sær at hjálpa sær

sovorna arbeiðsumstøður sum ikki eru nøktandi í dag so tað er fínt at hava eina góða námsætlan sum vísir at tú skalt gera nøkur ting men vist eg praktiskt ikki lati seg gera so má mann broyta tað og tað haldi eg mann manglar at gera

er gott at mann hyggur eftir at mann ætlar at arbeiða við floksstøddunum spurningurin normeringunm har um serøkið tað snakkar so oftani umvæta serøki at tað eru fleiri fleiri næmingar sum hava brúk fyri serligum tørvi ella serliga fyriskipanir og har meini eg at lærararn mugu vera betri ílatnir og tí havi eg eisini viðgjørt viðmerkt tað at lærara útbúgvingini má leggja mær upp til at allir lærarar at hava eina grundkunning ella kunnan at arbeiða við næmingum sum til dømis hava autismu ella atihd ella dd ella annað tí vit hava tær í skúlanum í dag vt hava teir inni í skúlastovuni og vit fáau ikki gjørt tað soleiðis at allir skulu út úr skúlastovuni vit hava sersklag tilboð har har vit kunnu tei sum ringast fyri kunnu ganga í sersklatilboðum ella skúlam á trøðni ella øðrum fyriskipanu men hini børnini eru í skúlastovuni og verða verandi har og lærarin má so ella so royna at røkka teimum men tað má hann hvussu kunna hava eina grund útbúgving til at kunna arbeiða hesum næmingunumog hava umstøður í floksstovunum til at gera tað og tí haldi eg at mann má hyggja eftir læraratalinum í mun til næmingar tú más hyggja eftir eisini hvussu floksstovurnar eru eru gjørdar skipaðar soleiðis at allir næmingar fáa eina nøktandi undirvísing í fólkaskúlan og eisini hava nøktandi karmar og hetta er galdandi bæði fyri næmingarnar og fyri arbeiðslærararnar og nú eru ikki komin til leiðslurnar enn har ið leiðslurnar eisini mugu hava umstøður til at virka soleiðis at tær kunnu skipa umstøðurnar nøktandi eg veit at vit hava flottar vælútbúðnar skúlar kommunurar hava gjørt stór arbeiði fyriat byggja nýggjar skúlar men innihaldið í skúlanum tað er tað sum er viktigt eisini karmarnir eru góðir men innihaldi møguleikarn fyri at fáa eitt gott innihald í fólkaskúlanum teir eru ikki nóg góðir enn og verjin so og tað kann eg siga tí eg arbeiði og havi arbei arbeitt og og virka í skúlanum tað er sjovandi nógv økir mannkundi komið inná men eg haldi læraraskúlaútbúgvingin útbúgvingin hon má vera meira ítøkilig í mun til arbeiðið í fólkaskúlanum so tú mást hava praktikktíð góða praktikktí tú mást hava ítøkiligar lærugreinir sum sum vísa til fólkaskúla og ikki tað má ikki blíva forr akademiskt so at tú skjýtur yvir høvdið á næmingunum í tí vanliga arbeiðsdegnum og so mást tú hava ein fólkaskúla har tú roynir at geva teimum arbeiðsfólkunum sum arbeið in á fólkaskúlanum betri karmar at virka undir ellars fáa vit ikki ein betri fólkaskúla og hetta her er alneyðugt í mínari verð og tí meini eg at lærugrein av býti má endurskoðast sol alt vit hyggja eftir hvat er ein góður fólkaskúli hvat krevst fyr at fáa ein góðan fólkaskúla í føroyum og tað er gott at landstýrismaðuin royna at taka sína arbeiðsfólku niður fyri at fáa endurskoða ta men so má meira henda tað nyttar einki ein arbeiðsfólk hevur kemur til eina niðurstøðu og so liggur ta ðurstøðan í enum skuffu eittana stað og í síðsta enda so krevur tað eisini at vit her játta fleiri pengar um vilja taða ikki tí hygg eftir játtanina á øllum hinum kontuum á sum játta dagliga ella hvørt ár so kundu hyggja eftir at fólkaskúlin hann fær tað sama ár aftan ár jú summi átøk verða gjørd til dømis summ a gjørast eitt gott átak við teimum fremmandmæltu at fáa og tað skal landssmaðurin takk fyri at mann ger meira á tí økinum men tað má nógv meira gerast tí avbjóðingarnar gerast størri on størri vit verða
fleiri sjálvandi men vit verða eisini fleiri ymisk fólk ja tíðin er fyri teimum farin ja eg kom inn á tað seinni aftur takk fyri so er tað jens reynalandsmaður sum fær orðið gjørt væl
ja tað er hugaligt at hyggja upp á vegginum at síggja hvussu nógv longu hava biðið um orðið tí hetta er eitt so grundleggjandi mál sum eg byrjaði við jóans joensen var inni á nógvum áhugaverdum og grundleggjandi týdningarmiklum hetta við við umstøðum og innihaldi og har má eg siga at tað hevur verið eini ein fragd hetta hálvt annað árið knappa hálvta annað ári havi sitið sum landsstýrismaður at uppliva hvussu hvussu umstøðurnar verða bøttar hesi hesa tíðina havi eg verið havt havttta tann forrætt at kunna vera við til tríggjar at vera við til víkslu og og í av av trimum nýggjum skúlum klaksvík skúlatrøð við streymun og her úti á fløtum men tað harmar meg ogeg havi ski hoyrt hasa har hatta viðmerkt fyrr ati at umstøðurnar er kanska góðar men mann hevur ikki havt

og hatta er so avgjørt nakað sum eg ætlað at færa at spyrja eitt sindur um nærri inn til hetta her at at at lærararnir kanska ikki tora at gera tær taðer royndir sum teir burdu gjørt tí at teir kenna seg foreinsamallar í tí sambandinum saman við kanska fýraogtjúgu fimmogtjúgu seksogtjúgu næmingur tað er nakað nýtt og tað serliga tá ið mann hevur nýggjar skúlar so so burdi tað ikki verið so men her koma okur so í í at í ta prátið um innihald og karmar ha karmarnir verða gjørdir góðir men innihaldið má má sjálvandi fylgja við takk fyri góðar góða inpot um um um hetta her við kanska fara at gera eina royndarskipan altso tá ið arbeiðsbólkurin kemur við sínum sínum sínum tilmælum kanska avprøvar tað eitt sindur tað fára okur at síggja tað kanska arbeiðsbólkurin tekur tað við at gera eina royndarskipan í í í onkrum onkrum av skúlunum av tí sum mann hugsar um eisini áhugavert við við við upplýsingunum um inklusión at at prosentið er so ymiskt frá frá frá og hjá okum og har okur hava hava fleiri næmingar úti í klassinum meðan í øðrum londum har har har er tað akkurát mótsatt og og tað ger sjálvandi samanberingina sum okur gera hvørjum ella annað hvørt ár í pisa ger hana kanska eitt sindur meira ivasama enn enn tað tað eru nógv tað er nógv kritikkur av tí títí samanberingini og tað má monn so siga at hetta eisini

áhugavert at fáa við at økja um ttvílæraskipanina tað havi eg eisini noterað mær og og hetta her at okur okur seta stór krøv uttan at lata ta fíggjarliga fylgja við og tað er tað sannheit tað er ein ein ein ein ábyrgd sum okur øll mugu taka á okum tað er ikki nøkur ávís samgonga hvørsi hendan ella farna men

ikki nakað sum honkur reypa av men eitt eðalorðaskifti ja tað tað er tað er sannar sum jns joensen sigur at eðalorðaskiftini tey tey flyta einki tey flyta sjáldan nakað tað er eitt eitt kanska hava tey eg havi lindi til at trúgva at tey hava kanska tað mótsattiga ávirkan á tá eitt orðaskifti so halda okur at nú er eru væl vorðin nú havi kur gjørt okara arbeiði so nú nú kunnu okur vera glað men at aðalorðaskifti upp á tann mátan tað virkar bara mótsatt men ein arbeiðsbólkur hann kann koma við tilmælum sum okur sum kunna fasthalda hvønn annan upp á at nú nú mug kur fara at gera nakað við tað tað er nógv annað og kunnu k kunna taka upp í hesum hesum her førunum takk fyri fyri rósi fyri at okur hava lyktir tey frmamælt upp tí tað havi okur veruliga gjørt tað hevur verið eitt øki sum okur hava raðfest og læraraskúlaútbúgvingin hon verður so partur av tí eftirmetingini sum nú verður gjørd av fróðskaparsetinum tí eksternu eftirmetingini og eg hopi og síggi fram til at okur veruligani fáa gjøgnumgingið hana av av útfrákomandi serfrøðingum sum kunna geva okum nøkur góð ráð eitt annað sum okur noyðast eg skal enda við tí eitt annað sum okur noyðast at at hyggja uppá tað er hetta at okur hava fingið nakrar eftirskúlar og tað kemur at krevja at okur noyðast at meta um tíggjunda flokkar sum um ikki okkurt má gerast har mann kann ikki forseta báði við tíggjundu flokkum og og næmingarnir blívu tiknir or tíggjunda flokkum á eftirskúlar tað hangur ikki heilt saman so har er er tørvur áat
at okur tora at fara kanska at leggja saman ja takk so er tað onnur svorðið tað er siri stenberg sum evr fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er altíð áhugavert at viðgera okra fólkaskúla altíð havi eg hildið tað at lærarar yrki má kanska vera tað allarmest týdningarmikla yrki sum yvirhøvur er og at tað hava ein góðan fólkaskúla og at gera íløgur í dag eru jú bæði at gera íløgur í framtíðina og eisini børnini og okra nútíð og tað eru grundarlagið undir øllum samfelagnum so tað er tað er neyvan nakað sum er týdningarmiklari enn tað og øll skulu kora ígjøgnum dagb á einana máta tað er kanska eitt av teimum fái tingunum sum okur øll skula ígjøgnum og tað haldi eg bara gott fyri samfelagið at mann ikki kann altíð hevur eitt frítt val men hatta er nakað sum okur er felags um tað skapar eisini ein ein felags samleika í landinum sjálvandi er tað altíð gott at eftirmeta og eg helt eisini at tað var interssant tað sum bleiv sagt at spyrjarin eft her við at mann hevur nógv størri inklusión í føroyum enn mann kanska hevur í grannalondunum tað haldi eg er er týdningarmikið at taka við og tí er tað ikki altíð at tað er samanbaruligt tá i mann hyggur eftir hagtølum okur viðgjørdu eisini fyri einari tíð síðan tað er faktist nókr ár síðani ú og heta her við at at tú verið eitt sindur trupult at fáa játtan til dømis til sertímar gjøgnum nógv ár skúlarnir hava havt eitt ynski ella víst á ein tørv og hava so fingið tilluta eina játtan sum ikki hevur livað upp til tann tørvin og tað er sjálvandi ein avbjóðing tað haldi eg ein avbjóðing og og tað er ein avbjóðing sum eisini sæst kanska longu niðri í sjálvandi eg eg má baða siga frá meg sjálvum eg haldi okur hava ein heilt fantastiska góðan fólkaskúla við ordiliga nógvum dygdum men sjálvandi er tað altíð avbjóðingar eisini og tað er altíð støð har mann eisini kann seta inn og gera tað betri og hetta her við at fáa eina betri tvílærarskipan tað tað trúgvi eg sjálva uppá sum sum í hvørfalli nakar øgiliga viktigt fyri teir serliga teir smestu flokkarnar vistimnn hyggur eftir tá ð tey komu úr einum barnagarði so hava tey havt nógv vaksum fólk um seg kanska fimm seks vaksun fólk e útbúgvin fólk inni á einars barnagarðsstovu og koma so í fólkaskúlan við kanska einum lærara og í tveimum í onkrum tímum og summi uppliva ongantíð eina tvílæruskipan vissi ikki taer næmingar í flokkinum eg haldi átjan lhvat tað er sum skal til so har er hvørfall nakað mann kann gera fyri teir smestu næmingarnar og eisini hettaher við at flokkarnar ikkivendavíst bjóðast at vera so stórir tað er tað kann vera ein avbjóðing at vera ein lærari um seksogtjúgu næmingar alto hvussu nógva tíð fert tú til hvønn einstakan og hvussu blívur støði blívur tað lagt eftir kanska miðal tað hoyrir mann ofta mann hoyrir øgiliga ofta tað at tey sum hava avbjóðingar at fáa tað trupult men mann hoyrir øgiliga sjáldan um at tey sum kanska er giliga frammaliga kanska heldur ikki mennast í mun til tað sum tey kundu so so har hevði heilt sikkurt verið nakað at at tkið tikið upp okur hoyra eisini um skúlanoktan at tað eru børn sum ikki vilja fara í skúla og at tað er trupulleikar við trivnaði so eg haldi atað er neyðugt at taka tey tingii upp eisini sjálvt um eg yvirorðinat haldi okur hava ein góðan skúla tá ið tað kemur til tey kreativu fakini sum til dømis hetta her við sangi og tónleiki og tað kann vera handverk og list og og alt annað so vita okur eisini tað at tað hevur eisini týdning fyri hvussu tú lærir onnur fak eisini rørsla tí tað er eisini týdningarmikil fyri at tú eisini lærir tey bókligu fakini og tí haldi eg at ein máti at styrkja okra fólkaskúla er eisini at mann styrkir tey fakini sangur til dømis eitt faksum næstani verið vekk tað haldi eger ordilig ett er eitt eitt eisini eitt sanadi fak ssum er mennandi fyri so øgiliga nógv so tað er viktigt og so vor t heta her við sjálvari læraruútbúgvingini eg haldi eg minnist tat kjakuð ímillum landsstýrismannin og formannin íi lærarafelagnum har tær góðu hvørjum øðrum lyfti um at mann skuldi eftirmeta úlæraraútbúgvingina lat mann skuldi vussu gera hetta arbeiði í sambandi við tað og tað verður øgiliga ymiskt kar røddir frammi skúlalærarn framegusum han sagt tað at her er okkurt galið tað má vera nógv meira starvsvenjing inni útbúgvingini at at teir nýggu lærarin hava tað trupult og aðrir skúlalærar hevur úti og sagt at at lærararnir ongantí verðað betri fyri og tað er øgiliga ringt hjá okum sum sum løgtingsfólk at vita hvat er so hvat er so tað rætta og tí haldi attað tað at eisini hyggja eftir útbúgvingini hevur týdning tá ið mann tosar um fólkaskúlan tað er eisini soleiðis at øgiliga ofta tártrupulleikar stinga seg upp í samfelagnum so vísir mann á at fólkaskúlunm skal vera loysnin og tað haldi eg eisini mann má passa upp á við vissu ikki man ætlar at lata játtanin at fylgja við tað er so tað eina men men man má eisini pp á einanar máta hyggi eftir hvat er uppgávan hjá fólkaskúlanum hvat er uppgávan heima og sovíðari so eg haldi heer her er øgliga nógv at hyggja eftir og talið av skúlum er rættiliga nógv minka tey síðstu árini um miðal talið av næmingum sum eru í hvørjum skúla tær erublivum størri størri tað kann gott vera gott fyri okkurt men er tað bara eitt gott
tí eisini eru sonni ting okkurt at hyggja eftir so ja ja eg haldi at tíðin er farin við einum skrømurum at rúgva við niður men ókey onkur annar kemur nokk við tí takk fyri
taviðmerkingar tann fyrsta tað er jóhannes joensen ger so væl takfyr har formaður ja sigu stenberg kom inn á áhugavert ting men hon sigur tað at at tað eru y fólk ír ymiska málið um um umlærarar betur fyri tá teirkoma út á læruskúlanum í dag eg vil siga ata tað er bóklig eru tað nokk væl øgiliga væl fyri men tað sum ndraga seg um eisini væl fyri at undirvísa og hava hava hava líkasum tað grundleggjandi fyri at kunna taka sær av einum flokki og stýrandi flokki og undirvísandi flokki sum er so fjølbroyttur í dag í mun til hvat mann kundi eg vil siga fyrr kundi mann bara sigta eitt eitt stað og so og so so koyrdi mann eina linju men í dag mást tú diferensera undirvísingina tú mást tillaga han eftir næmingunum sum eru í flokkinum og tað krevur øgiliga nógv

ja takk ger so væl silir stenbergtakk fyri harra formaður ja tað er tað eg hugsi um nettupp á hettaher egveit kki ankann sig at tað er praktiski kompitansirnar ella tað at kunna handverkið at undirvísa og at verða búgvin til gerandisdagin í skúlaverkinumtá i mann kemur út av skúlanumtað er væl eisini tað sum útbúgvingin skal innibera og tað erlætt upp har tað haldi eg han vra eit sindurdeilda meiningar um hvat ið mann eigur at gera men tað er eingin ivi um ta at mann sær tað í fleiri fakum kann eg siga frá mínum egna frá sjúkrarøktini at man skal passa upp á tað ikki blíva bara akademisktað er eisini gott sjálvandi skalt tú eisini hava tann teariska partin men hann má ikki blíva burtur í tí so tað e vussu fært tú gjørt tað soleiðis eg sigi iki a man skal taka nakað av tí bókliga men kanska leggur mann nakað afturat í praktiska ella ella mann vaktar tað kanska ymiskt so hatta er avgjørt ein ein avbjóðing í faktisk øllum teimum stóru fagnu kanska eisini hjá námsfrøðingunum hava koyrt um sama protematikk alnars haldi eg mann skal síggja skúla og dagstovnuøki kanska sum eina meira samanhangandi eind eisini tá mann viðger hvussu mann skal grýpa nøkur ting annað í skúlanum tí at ofta endá nøkur
gingu í skúlanum sum skuldi kanska verið loyst meðan børnini vóru barnaair
næsti viðmerki til rosa samensen tíðar so væl takk fyri harra formaður tað er altíð áhugavert at hoyra sigur steinberg hon hevur jú eisini arbeitt sum heilsufrøðingur inni á skúlanum og kennir kanska nakað til hvussu næmingarnar hava tað tá ið tað so blívur sagt at mann skal kanska nágreina hvat ið mann ger skúla og hvat mann ger heima so skal mann eisini minnast til at tað eru ikki øll heim sum megna ta uppgávuna at hjálpa børnunum við millum annað skúlatingum sum sigur mann so kann mann fáa leiksu hjálp men tað er eisini eitt uppgáva hjá einum lærari at lofta teimum børnunum sum har foreldrini ikki megna hvussu tað skúlauppgávuna
tána
ja takk ger so væl siristenberg takk fyri harra formaður ja absolutt eg eri so púra samd tað er ein stór uppgáva at tey børnini sum hava trupult við at gera lekrikur at tey fáa hjálp vissi ikki tey fáa tað so eru tey faktiskt tarvað í allari lívsleiðini og har má eg siga at eg havi upplivað stórar trupulleikar við tí sum til dømis ein barnavernd kann seta inn við stuðli tí so verður tað ofta øgiliga avmarkað til tað mamma ikki gera lekrikur tí mann skal gera hetta og alt av tað men hvat er tað sum er viktigast fyri barnið eta ikki kanska akkurát tað at hon færk gjørt skúlatingini og har hava so nógvar lektrikafeir sum eru opnar fyri at øll børn kunna koma inn og fáa hjálp tær hava hvørfall hjálpt upp á nakað av tí men absolutt er tað viktigt tí at vist tað eru sosial problemi og og tú ikki fær hjálp við lekskrinum so er tað kann tað halda fast í einum n
at hevði sosialin arbeiði takk fyri tað ja takk so í næstu røðari tað verður henni gold gjørt væl
ja takk harra formaður eg má fyrst siga tað at hetta her er altso ikki nakar sum flokspolitir sum eg ætliði bara at sangja meg upp í tí at hetta her tí egna meining við bara bara atsum møguleikin er tað púra sjáldandi møguleikin at siga nakað um skúla og og ein sum hevu gingið íminna lagi skúlan skuldi sjálv fylgi takt og heldur sitið bara úti í gangini tað var kanska líka fyr æftir men mn kann siga tað um at at mann burdi havt í føroyum burdi mann havt ta man sikkurt eisini verins fínasta skúla tí at ein triðingur av hesin her parlamentunum hevur altíð verið skúlalærari í tey ongu árini eg havi verið í ongantíð minni er enn triðingur tíggju ellivu tólv og tað erlærarar aav ymiskum støðum altso ovarliga og vanligur fólkaskúlalærarar og forkelligt annar eg veit ikki atkurát eg havi ikki salt hetta longur er í dag men tað má vera nøkurlunda har á leigi altso samanlagt ví øllum tí sum undirvísir á á ymiskum slag sum eg haldi eri eri broytt øgiliga nógv og tað er tað at øll snakka um at øll erustressaðir í skúlanum tað virkar eit sindur løgið at mann í einum skúla sum tað skuldi verið so fantastiska fínt at verað í og so góðar høvuðsumbstøður sum sum eg gjørt altso kommunurleirðagjørt at strerska blíva tað størsta problemið í skúlanum í heilaga eg havi hugsað eitt sindur um oftani í mun til tað en sjálvur ganks í skúlan nú má eg viðganga tað at eg eri ein av teimum sum hugdu meira úti igjøndi vindeygaen upp á talvuna so at og úrslitið var eisini hjá fylgin har eftir men meni tað at øll prestressaði eg lá næstan øll er øgiliga nógv stressaðir hvat er grundin til tað altso tá eg eg begintu at ganga í skúlan tá fór okur ikki taskandi húsini í fyrsta klassar klokkan átta um morgunin mitt um veturin í kavaróki og og og í myrkri okur fóru en eina ferð um tíggju tíðina ella okkurt st ór nakað tað riggaði fínt og vórðu en eina løtu í skúlanum tveir tímar ela ella tríggjar ella fýra onkra løtu aftan á døgurða men nú hava foreldrini altso eru so øgiliga heiltspent fyri at tey noyðast avstað klokkan átta áðrenn tað og tí míða børnini bara fara saman

so er tað tað hetta her við at pessa á at ll eg sá at nú á kvøldið at ein snakkaði um hvar mann kundi læra víðari tí at minsta markið fyri at sleppa inn í ein skúla onkustaðna í útlandi ikki bara útand allastan her á lei var eitt ella annað níggju komma okkur ella tíggju komma sjey ella tíggju komma átta og so hevur mann tey problemini at øll skulu hav pessa á at koma upp har til fyri at fara víðari til eitt ella annað hvat mann so ætlar sær her víðari lívin hvør hog funnið upp á hatt har at tað minsta markið tað veit eg ikki men tað eru nøgvur ár eftir hondini síðani tað kom nokk so nógv ár síðan eg haldi at hatta er tað ringasta av tí ringasta sum nakantíð eg komi inn í skúlan tað e hetta hví skal mann fara og seta minstamark eri ikki ein sum ikki dugir nakað ja so fær hann bara at ringt at kara ter altso eg kundi tala fyri eg havi umskyldað orðadagi avvánaligum karakterin og og og so er tað hitt altso eg viski eg hugsaði um tá eg beginti úti á at sjónvarpsskúlan her úri á skiparaskúla vist mann tá hevði havt tíggju komma átta sum minnist ómark so havi eg kanska tveir sloppið inn helst helst eingin av sjeyogtjúgu helst eingin tí eingin koma í nærovnámind av tí ikki næðrum dá mi tað blívur frægari seinni men ikki nærámand av einum øðrum toppkarakteri hav onkrum klæði men ræstin tá mann hevar hugt eftir so ver tað blivið menn sum hava klárað seg út merka væl og verið fantastiskar rassju foreldrini kanska komin í ta søgu at tey pessa vera pressað á vera pressaðir til at pressa á at børnini skulu fáa beturi o betri karakter hú sagtat onkur um tey fáa ikki gjørt vandamiklar royndir okur hevði fyri sikt eg veitikkihat dag tað eitur okkurt annað og tað hevði okur serliga royndir tað var aftan á summarferðina tað ein sum varð ferðaðist í hvalba hann fekk set eina krumpar av kardbygd heim afturvið og tað koyrdi læraran í eittatavu blikku so gjørdi nakarakar spreingingar í kjallaranum og tað klallaði yvir allan skúlan og tað var eitt fantastiskt átak at gera ein hesar spreingingar av karbi í ta tavublittu mann koyrdi eitt sindur av vatni áv karbiti og so knallaði yvir allan skúla øhtað var tað sum royndirnar varð gjørdu har og og fleiri av teimum fólkunin ivu blivu komu bara heilt væl burtur úr tí heilas og tað sama hett her við at at ka atso fólk eru lærarar eru sjúkrameldari kkey neit altso hvat ger mann jú tað er eitt stórt problem lærari sjúkramerdagin munurin tað at tá ið eg gangisskúlan var tað at ververa lærara sjúkur ein dag so fór tann klassin inni í ein annan klassa som setti mann plátur or fyri vindeyga og ggufilm á og so koyrdi tað ein fyrrapart einki meir tað var fantastiska góð loysn upp á ein ein nei men hetta e hetta er alvorligt altso hetta er munurin á at mann verða ístressaður og at mann situr og slappar av og hyggurat
tað er ein góður film í skúlanumhví ikki tað hví kann mann ikki hita tað hvat er problemið tað flestu av teimum øll blivu ikki p.o.dagarar men tað flestu komu bara heilt ótrúliga væl burturúliga eg minnist á stíðum eisini tá er tað viðmerkingar
tann fyrsta ta er jóhannes joensen ger so væl takarar formaður ja eg kundi ynskt mær at tað var einu einum alvorligum støði heldur ein einum skemtiligum støði sjálvandi skemti er eisini gott viðhvørt men henriko old var inni á nøkrum tingum sum eg haldi eru faktiskt viktig tað er hetta her til dømis t hvussu nógv mann fokuserar upp á tað fakliga úrslitið tað verðr einki fokus lagt á til dømis samstarvsevnir ella arbeiðslag í dag tað verður fokus verður lagt á at tú fært fyri ta avrikið tú avrikar her og nú og spurningur er um tað er rætt at mann bara dømir tað hjá næmingum eitt annað er tá øllum mann sigur tað allir næmingar av stress ella øll av astress tað kemur sjálvandi av tí at jú fleiri møguleikar tú fært at velja jú meir stressaðblívur tú av øllum hesum valmøguleikunum fyrr hevði tú næstan ongar møguleikar at velja nakað so tað var einki at hugsað um nú skalt tú velja ímillum túsund ting bæði á netinum og allastaðni og tað fyrsta má spyr

jatakkhennigold ger suvæltakk hara formaður nú nú kanska ja eg skal ikki siga tað men men altso hetta var ki hetta var meint í alvor men men eg eg tími iki at standa gráta her tað er ikki neyðugt at gráta te so ringt eg tað heldur ikki at at diskutera hesi tingini men men tað at taka støðug teg hvar mann skal blíva tað er altso hvør hjálpir teimum at forklára teimum í skúlanum at tað er ikki neyðugt at fáa ein pod tú er liðugur ein vanligt lív allíkavæl um tú ikki kemur upp í toppi er tað nakar ið forklárað teimum í skúlanum tað at tað ikki neyðugt át øll altso eg havi tá egvarð landsstýrismaður so vóru onkir skúlaklassarar úti og har varu otta nýggur dreingir eini tíggjir gentur tríggjir ellagfýra skuldu lesa jurða av dreingjunum og eingin hevði fortalt tai mær at har var eitt fantastisk arbeiði til dømis at verømaskimmastarur tað royndi eg at aargumentera fyri sjálvt um ikki var maskimastæri men men bara tað at at at at hjálpa teimum av veg at siga at tað er annað tilvera uttan at koma upp í toppin av einum øðrum tað ber væl til at liva á gott uttan at og og og tað eri eg bangin fyri er eina grundin til at tey verða stressaði pressaði á vist tú ikki náar eitt ella annað ja so er tað mislukkvat tað heil tað er ikki mislukka tað ber væl til at liva um mann ikki
goær øh tað vita hundu eitt en annan
ja takk so er ta eydva jacobsen sumf ena viðmerking gersuvæyri hara formaður ja tað gott fara tað tað hennriold hevur altíð nakar mátar at siga tað upp á so tað kann blíva eitt sindur stuttligt men men eg dugdi væl at gjøgnumskoða allan alvurin sum var aftanfyri hetta her og tað er tað at visu vit kundu møtt barninum har sum barnið var barn í dag ikki bara fyrr eisini í dag kunnu saktans ganga bæði sjeyogtíggjár skúla og koma út og tey hava havt eina avbjóðing kanska frá í fyrsta flokki av ymiskum slag eingin hevur reistrerað tað sjálvt um tað hava verið ein foreldrarfundur fyri og annar eftir og eitt dømium tað er ikki longri síðan í fjør so vit hava vit hava nógv at at skula hyggja eftir og fortelja næmingunum og duga at síggja hvat tann einstaki næminignurið møguligst kann brúka sína skúlagongd til og har eru vit alt for vánalig í at hava eina størri viftu av tingum tað koyrir øgiliga nógv upp á hetta her at at teldtalini visti mann klárar at prestera telda so so er

ja takk ger su væl helnigold harra formaður eg tað eri púra samdur víð tí at atieitt eitt hálvda ella hvat tær hava vera tað er ikki tað endaliga altso tað er ikki að endaliga sægevandi altso eg plavi onkurt nevna fyrr onkuntíð eisini við onkur has klassinum er at at halda seg í mijuni er tað mest mest líkasum meir róliga báðir endarnir kunna vera problematiskur altso ert tú í tí iðarenda so er tað eitt eitt ávíst problem og eftir tí ovarendani ar so fært tú eini kolusalkrøv til til víðari fram altso so halda ikki eittlannað svingalig í miðjuni tað er ein lukkuligur tilveru at liva og og so er er er er ssum á restin bara lakaði seg onkursvegna og tað at at at halda foreldrarfundur vi tað óendaliga sum summi snakka um tey hava nú og forklára um um smáproblemir eg haldi at eg for lítið at forklára tað for lítið av keftin brúktar at forklára um at tað ber væl til at liva eitt gott lív um tú ikki kemur upp í toppin um tú ikki kemur upp á toppin tað tað ber væl til at at liva eitt gott lív og tað verður for lítið brúkt tíð uppá eisini inni í skúlim avi onkuntíð verið í skúlaklassinum tað hevur veri rættilia interessant helt tú siti o húgvu
tatð er so nakað heilt annað menja takk næst a røða verður jaspur langard ger so væl
ett orðafelli sigur neyð lærir nakna kvinnu at spinna fyri einum ári síðani góðum tað so var tað nokk so óhugsandi at at meginpartin av læra hjá okkum alt tvey túsund og tjúgu skuldi brúka meginpartin av skúlanum til at læra undirvísing heimanífrá og næmingarnir somuleiðis skuldu sita heimanífrá og læra hetta hevr verið ein roynd ein eksamia eini eitt ynski leingi frá nógvum skúlum at mann kanska hugsaði skúlan eitt sindur øðrvísi at mann sá kanska at kt kom at gera nakrar nýggjar møguleikar eisini innan fyri skúlans gott vit hava kanska takað vit niðri so hava vit nakrar smáar býir ella bygdir í útrjaðarunum har tað er torført kanska at fáa lærarar til dømis at undirvísa alisevnafrøði og øðrum fakum upp á sama máta er tað eisini her hjá okkum vit hava eisini nógvar útoyggjar statvekk sum ikki har næmingar brúka nógva tíð at reisa til og frá men har eisini nú hetta vísir seg at kt møgulvíst kann blíva ein týðandi partur eisini at teir næmingarnir kanska kunnu vera enn longri úti í tí staðnum teir eru uppvaksnir men statvekk kunna fylgja tí undirvísing sum sum er er neyðug

lærarastatturin er kanska ein stator sum kanska ikki hevur altíð havt tað at mann er nemmast at broyta tí nógvir lærarar og lærar eru nokk so vanabundnir men eg haldi lærarnir hava dugað serliga víst í ta síðsta ári hvussu væl teir megna at gera eitt skifti eitt umskifti tá ið tað er neyðugt men samstundis so vil eg siga at hetta gevur eisini haldi eg mentamálaráðharranum møguleika til at fara at at siga men kunnu vit nú taka skrittið eitt skritt longur hann hevur tíbetur sett eina spennandi ktverklan áktverkætlanin í gongd sum eg eri øgiliga spentur uppá men hetta er ikki nokk í sær sjálvum tað er eisini neyðugt at lærararnir fáa betri ktførleikar nú er tað fimm ár síðani eg sjálvur bleiv liðugur á læraskúlanum sum lærari og ein kritikkur tað bliv gjørd gjørdar kanningar úti á læraskúlanum har tað bleiv spurt inn til men hvussu er tykkara ktførleiki eftir at tit eru liðug á læraskúlanum og eg veit eisini fleiri lærarar sum eru úti í skúlanum siga eisini tað men lærararnir sum komu út úr læraraskúlanum hava nógv feir ringar ktførleikar og tað haldi eg er eitt problem so tá ið mann tosar um tað sum skal gerast á á fróðskaparsetrinum so haldi eg tay burdi verið ein natúrligur partur har mann hevði nógv størri fokus eisini á hetta økið at lærararnir ella fróðskaparsetrið didaktisk ktddagtis lærdi lærararnir betri at brúka kt sum eitt amboð og at tað at tað eisini bleiv tikin inn sum ein partur av undirvísingini eg trúgvi tað ið veit eisini at tosa við fólk á fróðskaparsetrinim um at at tey nú líkasum síggja hetta er nakað vit mugu gera meira nakað við tí t tað verðið fínt vfyri landsstýrismaðurin eisini fylgdu eitt sindur upp upp á akkurát tann partin so liggur ktpartin ú kom eg at fokisera hendan partin hvussu sær meira upp á tað so liggur tað eitt sindur millum land og kommunur ið veit at kommunurnar hava fleiri ynskt at mann segði men kanska skuldu vit yvir tikið yvirtikið tann partin og tað bleiv arbeitt saman við kommunufelagnum fyri nøkrum árum síðani upp á tað og eg haldi eisini kommunurnar hava verið raskar at gjørt tær íløgur í hendan partin úti í skúlanum so eg hevði eisini ynskt at landsstýrismaðurin prøvaði tók tað uppaftur tí at eg haldi eg trúgvi at ein stóran mun so kundi tað ligið nógv betri har soleiðis at lærararnir kundu fukusera upp á tann didagliskapartin altso undirvísingarpartin meðan kommunurnar kundu tikið sær bæði av tí fysisku karminum men eisini at syrgja fyri at tøknin í skúlanum í enn størri mun fungeraði og so hevur eisini tað sum eitur ktfelagið eitt ynski um at vera eisini serligani betri íklætt eisini til ati at taka sær av av ktumstøðunum úti í skúlanum har var ein útbúgving eisini til longu nú eini tíggju tólv ár síðan haldi eg minnist iki ordligandi verið ja visti ikki meir har mann tók íklæddi læraran ella ein part ei lærara í hvørjum skúla serligt við hesum her har mann eg haldi at mann burdi prøvað eisini endavent um tað hevði verið ein møguleiki at mann gav teimum møguvíst ein eitt eitttrýss i sides ella ein part av aso eitt ár ella í í læraskúlanum har mann slapp at fukkusera bara upp á ktøkið innan fyri e skúlan eg tað er eingin tíð eftir eg havi
nógv sum eg havi komið og óg koma upp aftur einf afturhat ja takk skul tú viðmerkirnt
hja tað er rósa samelsen sumr tan fyrsta ger so væl takk fyri harra formaður tað er ikki ringt at hoyra tað er ein kt serfrøðingur vit hoyra nú í lærarahami og eg skilji væl tann boðskapuin sum blíivur sagdur og møguligt skundi tað kanska verið undirvíst í kt tí at børnini eru kanska nógv framman fyri hvøn hvat lærararnar í veruleikanum eru tí hvussu øllum r tað sum mann hava fatan av men samstundis so kann ikki lata vera við at siga ella hugsa at tann sosiala samveran hjá næmingunum at vera saman við sínum javnøldrum er ómetiliga týdningarmikil tí tað sum vit uppliva íta í dag tað er tað at hesi børnini tey ungu sita øgiliga nógv fyri seg sjálvan heima í einari teldu ogtað er soleiðis at mann samskiftir í dag tað er heima í einum rúmi og tí máa tað í skúlanum læra at vera saman sosialt tí at annars verður tað foreinsligt í
eg framyvir
ja takk gerst vælagsblæggur ja takk fyri teg formaður eg eri púra samd við rósu samansen og tí kann mann siga at tað er akkurát sum eitt arbeiðspláss vit kundu í biskipinum øll havt eitt heimaarbeiðspláss og bara sitið heima men vit eru øll samd um at tað er ikki ein gongdleið men at hava møguleikan til at kunna sita heima tá ið tað er neyðugt og stádliga kunna gera tað arbeiðið sum um at mann sat á kontórinum er fantastiskt og tað er tað kt gevur tað møguleika tað gevur ein annan sum rósa saman sum nevndi tað veður teg við at hava beinleiðis kt-undirvísing nú hevði eg sjálvur í seytjan kt og hevði tøkni breyt og valdi so møguleikarnar at fara inn at læra tann flokkin fimta flokk at programmera tí tað er heilt sikkur at sannsýlulís ein av teimum fimmogtjúgu næmingunum kemur seinni í tí lí skula koda at tað skula sita og programmera tætta kodu inn og har fekk eg tí betur tori at siga rættiliga víst í dag at ein av teimum næmingunum er øgiliga skuffara um tíggju ár ikki kemur at liva av júst tí og tað var tí at mann fekk givið honum saman tað er ein møguleiki og hetta er ein vinnugrein sum tú sagt hann skal liva av ein maður sum ein ein ein drongur sum kanska var veikur og sumløgdur men akkurát her var hann sera sterkur
so eg eri púra samdur rósasamolsen í hasum
ja takk fyri har formaður ja tað er eitt her við fjarundirvísing og køni leikligt kt skal hava í skúlanum nú havi eg upplivað hetta her við tá ið vit øll vóru send heim og vit undirvístu næmingunum í eini átta níggju vikur yvir netið og tað var so á miðnám men tað sum eg haldi at tað vísi vísti mest tað var eitt her við at fyri at kunna læra ordiligt sum má mann vera saman og at mann er sterkt við felagsskapinum ikki bara fyri at læra at vera sosialur sum eg haldi rósa saman seg nevndin men eisini fyri at tær veiku næmingarnar ikki detta niður millum men harvið ikki sagt at kt ikki er eitt gott amboð og er øgiliga gott afturat men eg haldi mann skal vera øgiliga varin við at mann ikki sær at kt skal ikki líkasum koma í staðin fyri tað vanligu undirvísingina har mann er saman tí so verða tað alt for nógv sum detta niður ímillum av næmingunum men tað er øgiliga gott afturat og har sakna lærarin er nokk
sampen
jatakk ger su væljasulangur ja takk fyri harra formaður eg havi sjálvur lisið á á arussuniversiteti bara í fjarlestur í tað eitt itddaxisu shein har øll vóru burtur og eri púra samdur við eygun samensen í at tað tað er ein stórur vandi og eisini skilt tað nú á skúlunum at kanska teir næmingarnir sum hava lagt við at læra í skúlanum kanska eru eisini teir lærararnir sum koma hav a hava lagt att við at fylgja við tá ið tað kemur her meðan teir lær lærararnir a teir næmingarnir sum kanska hava tað eitt sindur truplari eitt sindur torskilt hava kanska ikki best av at skula sita heima so so tað er ein avbjóðing men eg haldi eg eg haldi at vit ikki síggja tað sum entin ellir altso tað er bæði o altso eg haldi tað er viktigt at hetta gevur eitt amboð afturat og at mann kann lata næmingar har tað loysir seg til dømis í eini útraðara til dømis úti or fugloy visi at mann hevur næming sum er sera dugnaligur og ynskir at vera búgvandi úta fuglo heldur henn skalt brúka nógva tíð at reisa til fuglinl klaksvíkar ella undirvísing ella tíðliga av oynni at hann tá kann vera har úti og fáa tað
undirvísing sum hann sum hann er krav uppá takk fyri
ja takk so er ta johannes joensen sum fær viðmerking ger su væl takkfyri harra formaður ja tað er sjávandi nógvir møguleikar í ktloysnum og ktskipanum í skúlanum men eg nú komi jaspur langord inn á ktvarð útbúgvingina tað er soleiðis at tað eru fleiri ár síðan at mann bjóðaði ta útbúgvingina út og tað er soleiðis í dag at tað allarflestu skúla ella øilia nógvir skúlar á fólkasklnmr hava slett ikki ein ktvøru sum er útbúgvin men hava faktist onnur fólk inni í skúlanum so mann kann siga tað at har hevur tað aftur eisini aftur aftur útsøld har á tí økinum vit eiga langt síðan at havt útbúgt fleiri ktvørar og tað sigur bara eisini tað at teir pengarnir sum an hevur fingið til at gera tey átøng sum eiga at verða gjørd á fólkaskúlaøkinum teir hava ikk veið til staðar og tí hevur mann bíðað eftir hesi útbúgvingini og eg vet kki hussu nógv ár vit snakka um kanska tíggju
tjúgu taðfyr
ja takk ikki so væl eg spyr ein kurv ja takk fær formaður eg hevði púra samdur við johannes jensen at johannes jensen umskylda at tað er at tað er eitt øki sum er fortreymt nú bleiv læraraskúlin lagdur inn undir fróðskaparsetir og nú nevndi johannes jensen eisini í sambandi við at skúlin er nógv spardur burtur at fingið nógv minni pengar at arbeiða við tað er púra samdur í men eg havi eisini skilt á á lærariútbúgvingini sjálvari at síðani tað bleiv flutt har inn innundir at tað eru eisini pengar sum eru fluttir og umroðkeraðir soleiðis at tað eru eisini gjørdar sparingar á hesum økinum innan fyri skúløkið har mann hevur flutt pengar innan tí aðrar lærugreinar og eg haldi at tað er eisini nakað mann burdi kannað tí tað er ikki í ordan tá nyttarin hjá tú uppkvalifiseraar nakað upp á tað upp á komprimiðið at fólkaskúlin skal svíða so eg haldi tað er tað hæddir so bara pásandi eg ikki kanna tað men tað er kanska eisini nakað mann burdi kanska hugnað
narig uppá takk fyrihara formaður ja takk so er næsti røðari tað verður heðin sikadeas
takk fyri harra formaður ø til viðgerðar av hesin fyrispurningurin frá johanes joensen sum er rættiliga relevantur og grundleggjandi og nemliga hetta her við við skúlanum og undirvísingini og hvussu ið lærugreinarnar eru eru býttar og hvat skal til og so víðari so víðari eg haldi at visti mann fer eftir vistimann tekur yvirorðna skúlan so kann mann gera tað øgiliga onkult tað er altso hví fer mann í skúla tað er sjávandi fyri at læra nøkur ting og tað grundleggjandi er sjálvandi at lesa og skriva og at at rokna og fyri at kunna tað so má trivnaðurin hjá fyrst og fremst næmingunum má so vera í í í topp taðvl siga at at næmingurin følir seg væl at koma í skúla at hann torir at fara í skúla at tann at tað verður undirvíst soleinar at hann følir seg trygga tí tað er væl soleiðisnar at tað er øgiliga nevnt at vera nummar eitt frá tí ovara endanum tað er kanska verri at vera nummar eitt frá niðaraendanum og tann parturin er nokk so grundleggjandi og so haldi eg eisini at bæði spyrjarin og eisini landsstýrismaðurin sum eg haldi vísir ein øgiliga góðan vilja tá ið tað kemur til eisini hetta øki o tey økini sum hann hevur umsitur at fáa sett fokus á tað og at gera broytingar og at tora at taka tað upp tað haldi eg er øgiliga umráðandi men skúlin er væl býttur soleiðisnar upp at kommunurnar hava bygningarnar nú snakka vit nógvað um um teldur og annað tað er er tað liggur eisini út hjá kommununum og tað vil siga at landið hevur ábyrgdina av at skaffa lærarar ella undirvísarar og og og og ta útbúgving sum har skal til ø eg haldi eisini at tað er nokk so grundleggjandi at at mann fer inn og hyggur eftir tí bókliga og tí handiliga í skúlanum soleiðisnar at tú tú beinanvegin at flytur næmingin inn tann vegin sum onkur heva verið inni á hvat er tað ið tey skulu vita tá tú fert í skúla hevur túikki álskjarklaat llatar at vera tá ið tú blívur vaksin

altso fáa at vita at taðer á framtíð fyri tí um túk hevur eitt tólvtal og vit síggja eisini í dag at tað eru øgiliga nógvir næmingar sum fáa tólv fyrr var að teimum nkkar heilt fáir sum fingu trettan og síðani lógu tær longur niðri og so kann mann siga eisini krøvini til at fara víðari eru tað ikki øgiliga høg í sambandi við skálan fyri at sleppa víðari úteftir og og og sum tað eisini verður víst á at at siga tað soleiðisnar at tú kanst fara ígjøgnum heilt viðso tímur og vist tú vilt men fyrsta treytin fyri at kunna gera tað tað er at tú trívist og tí haldi eg tað at tað er øgiliga interessamt hetta her hvussu skúlin verður skipaður og at at mann tosar um hvussu mann skal gera tað eg haldi at spurningarnir hjá hjá johannes joensen eru rættiliga relevantir og áhgaverdir og eitt annað sum han eg veri inni á hetta her tað er støddirnar á skúlunum og næmingunum inni í tímunum og mann sigur hetta her ati til dømis at tú skalt hava tær minni skúlar ella størri skúlar men vit kunnu hvussur staðfesta eitt tað má væl vera fyrimunur at hava ein klassa við einari lærugrein og einum einum lærara heldur enn tað at tú hevur so smáar skúlar at tú hevur kanska tvey ella trý fak inni í einari stovu við einm lærara tað kann í hvussu ikki vera vera ella tað má hvussu vera nógv verri at at koma ígjøgnum á tann hátt tí haldi eg tað er púra relevant og viðkomandi at mann fer inn og og hyggur eftir tað sum er í sambandi við hvussu í hvat er tað mann koyrir inn í skúlarnar og eg eri eisini samdur í tí at tað virkar nokk so løgið hvørja ferð um a tosa um eitt el annað sum stingu seg upp í samfelagnum so beginnir mann at tosa um tað mann skal koyra taðinn í skúlan altso hatta má skúlan taka sær av og so víðari so og eitt annað sum eg haldi eisini nokk so relevant no tosar mann um tímatalið hjá næmingunum og veit tettsvæl tað tað má kansna ikki samanluknandi akkurát men vist vat hyggja eftir hvussu leingi at næmingur eru í skúla í forhold tá ið hann er so er blivin seks sjey ára gamal men áðrenn hann kemur har upp so fær hann barnagarði ella í í ja í barnagarðarnar og har hann kanska upp eftir nógv longri í í ansvek enn hann er taðn ið kemur í skúla men sjálvandi tað er ein annar vinkul og tí haldi eg at at tað er tað er gott fyri inum sova fyrispurningi og eg haldi tað er púra púra viðkomandi at fáa viðgjørt hetta her hvørjir lærugreirnir skula vera hvat er tað grundleggjandi í skúlanum inniskúlingin má væl vera øgiliga grundleggjandi tey fyrstu trý árini og so víðari og so byggir mann víðari upp á tað men ein
ratlaði relevantur spurningur og faktiskt øgiliga áhugaverdur spurningur takk fyrija so e ta viðmerkingar
tað er fyrsti johannes joensen ger so vælakyrhara formaður ja eg komrøðaranum inn á nógv góð ting um viðkomandi ting eisini men eg hugsaði at ætlaði at spyrja heninsagreusina umø upá tíðina mannfe t hyggja eftir endurskoða lærugrein við kvaliteti fyri eygað tað vil siga hvussu fært tú best kvalitet fyri altso hugsar um undirvísingarmessia í einum skúladagarlongd og í tímatali ella tíma býti at mann ger tað upp staðin fyri at mann ællatíðina koyrir nýggjar lærugreinar inn uttan at endurskoðatak
ja
takk gerst væl ynsir kristin takk fyri eg faktiskt eri púra samdur við johannes joensen í tí at tað er væl øgiliga umráðandi tá ið tú kemur í til dømis sum at tekur útfræsnar at tey tingini sum tú til dømis lesur at tá ið tú ert komin í helvt við einari bók so dugir tú tað heldur at vera komin ígjøgnum bókina og kanska ikki duga mær helvtina av tí og so víðari tá tað dregðar seg bara um at koma ígjøgnum tað her og fáa so snøgga síður frá hondini heldur enn at fáa færri síður og tað sum tú so hevur gjørt tað veitst at tú dugir altso tað grundleggjandi mann plagar at tosa meg tær at at knekka lesikonuna og so víðari men tað sum eg haldi gott ísuni er ta tað at vit hava fólk í hesum førinum spyrjarin sum kennir til løkið og veit akkurát hvat

ja takk so er tað hennrikold fyna viðmerking gersu væljharra formaður eg eri samdur við tí hevðin sigerasen hetta her við at at trívast tað er ein ómetaliga viktigur partur tað at trívast væl í skúlanum tí tí at tað kemur so øgiliga nógv fylgist nógv annað væl nógv gott við enn trivnaði ø og at fólkila børn føla tað at eg stuttligt at ganga í skúlan mann fer frá húsunum tí at í stuttlitatkan í skúla tað hildu okur hvørfallin men nú er tað meira og meira eftirhr at tað verður at stress verður blandað upp í hví mann pressar sitrónina umbært so øgiliga nógv og eftir eftir mínum tykki so skuldu tað vera strafpart av havt at lisið heima a lisa uppá heima tað var tað vtað var tað einasta rætta t er tn reini undirgangu at krevja at børn sita heima í tímavís at staðin fyr at spæla og lesa upp á hvat hvat er endamálið við tí eg blíva
hai kókari eg ivist ítt
ja takk ger so vælsirisen harra formaður takk fyri eg plagi at siga tað sosirnar tað sum marr blíva stressaður av tað er í grundini tað sum mann ikki ger sum mann ætlar sær at gera og tað sumann ikki gera ella tað sum mann skal gera og ikki klárar at gera tað tað blívur mann atressaður av og eg haldi eisini at tað er nakað um tað sum hennikold er inni á hetta her við heimaarbeiði og sovíðari altso hvussu nógv altso tað er væl øgiliga umráðandi at sjálvandi at foreldrini fylgja við hvat er og sovíðari og at tað sum verður gjørt heima er hóskandi ikki soleiðisnar at ein sum klárar seg øgiliga væl hann pjøvist kanska slettkiki at gera nakað heima ein sin klárir seg rættiliga illa skal gera tað sama jøgko gjøgnum tað sama sum tann sum klárar seg best hann situr pán kanska hálvan dagin og og og ger skúlating heima og tað blívur niður brótandi og eitt annað sum eg haldi er øgiliga relevant eisini tað er tað at tá ið tú fert í skúla sum sjey ára gamal tá er ein dagur ikki tað sama sum hjá einum vaksn um fólki aso hugsa um tímarnar í forhold tá i tú eirtt barn í forhold táv tú veksur uppeftir ein ein dagur virkar sum ein sum ein sum ein vika ella sum eim mánaði og sovíðari og tí er tað øgiliga reulevant at hava við og at trivnaðurin hjá næmingunum má
komið fyrstu røð fyri at kunna læra nakað takk fyri ja takk so er tað næstu
takk fyri harra formaður ja hetta er ein spurningur frá jóhannesi joensen um lærigreina býti í fólkaskúlanum her ta eitt sera áhugavert evni og sjálvandi hevur spyrjarin serlig innlit í hetta evnið tí hann er lærari eg eri so leikfólk púrasta á hesum øki og eg hava sum so ikki meira innlit í at øka enn tað at mann sjálvur hevur gingið í skúla og hevur havt børn sum hava gingið í skúla men skúlin er jú sera grundleggjandi í okkara samfelag og ikki minst er tað ein stór ábyrgd vit hava í politisku skipanini sum vara av skúlanum at tryggja at hann livir upp til sítt endamál alt meiri skal skúlin hava ábyrgd av eg eg helt tað var nokk so áhugavert undanfarni røðari og bara í hesari vikuni haldi eg vit vit vóru nøkur her í salinum sum tosaðu um hetta her til dømis við persónligari økonomi at tað burdi verið meira lagt meiri dentur lagdir á tað í skúlanum soleiðis at fólk vórðu før fyri at taka sær av sínum fíggjarligu viðurskiftum so seint som í morgun lat las eg eitt uppslag á netinum frá jóhannes mit nielsen sum vit kennat sum fyrrverandi forkvinnu í á eyndarlistanum í danmark nú er hon aðalskrivari í ródd barni tað sum svarar til barnabata vistnokk í føroyum og hon skrivaði um hetta her trupulleikarnir og nevndu dømir har summ børn og ung deila myndir av hvørjum øðrum har tey eru nækin til dømis og hon hennara niðurstøða var at sjálvandi má hetta inn í skúlarnar at læra børnini um hvussu mann ber seg at á netinum eg nevni bara hetta sum dømir og spontana reaktijónin hjá okkum øllum er ja sjálvandi má skúlin gera meira burtur úr hesum her og og tað komma fleiri lærugreinar og tað koma fleiri evnir í hvørja lærugrein spurningurin er um ikki eisini mann skuldi eg veit ikki ordliga hvussu mann ger tað men men heimið hevur jú eisini sína stóru ábyrgd av tað sum vit kalla uppaling og og at menna okkara børn og ungu tað mugu vit ikki gloyma

eg komi í tankar um núhennikold hugleiddi tað dugir hann so væl nú fari eg at royna at gera nakað tað sama men men í samband við at eg ruddaði jólapynt herfyri so fann eg onkra jólakalendarar sum eg sjálv havi broderað í skúlanum og eg má siga at eg hevði hondarbeiði inntil og við sjóndaflokk og tá eg hugdi at hesum her so má eg siga at eg var rættiliga imponerað og ikki tí at eg upp á nakran máta hevði serlig evnir á hesum her økinum viðvíkjandi hondarbeiði men vit høvdu hondarbeiði hvørja einastu viku fleiri tímar vit høvdu ikki smíð vit høvdu ikki matgerð kanska var tað tí at eg nóg ella dugdi at kóka tað egg haldi eg tá i eg flutti heimanífrá tað r tað er so dótt eitt sindur við tíðini men hetta her at vit høvdu tí at hugsavna okkum um nøkur ting og tí dugdi eg nøkur grundleggjandi ting longu í sjónda flokki eg dugdi at seyma eitt lynlásíð eg dugdi at gera eitt knappul og og sjálvandi var tað øgiliga kynsbýtt tá tað var nakað sum vit kenturnar lærdu meðan dreingirnir lærdu nakað annað og eg minnist eisini hesher hondarbeiðstímarnir sum nú var eg í einum flokki við nøkrum fáum gentum og eina rúgvu av av edreingjum og tað var eitt sindur sum her í tinginum

droymir seg aftur til til nakrar friðarligar hondabaiðstímar viðhvørt men eg skal ikki siga at tað var tað rætta men tað sum eg bara vil siga við hesum her var at tað var tíð og umstøður til at læra nøkur ting ordiliga tá míni børn gingu í skúla so høvdu tey matker tey høvdu smíð og tey høvdu aðrar listarligar lærugreinar saman við hondarbeiði men eingin av mínum børnum hevur lært at binda ordiliga í skúlanum eingin hevur lært at seta í lynlás í og eingin hevur harafturímóti lærdu tey eitt sindur av øllum møguligum sum eg ongantíð lærdi um til dømis at smíða hetta er bara nakrar hugleiðingar eg skal slettisikki gera meg klókan upp á hvat er rætt og hvat avskeivt tíðin er longu farin eitt sum eg haldi er áhugavert sum eg havi hug at siga afturat tað er tað at kanningar vísa at tað ikki nærturviliga er samanhang ímillum tal av undirvísingartímum og dog døgum og hvat ið næmingarin fær burturúr tað haldi eg
sera sera áhugavert ja takk fyri vit hava eina viðmerking
gangi johannes joensen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna eg hugsaði um eitt sum ruttvang nevnir tað er hetta við við mál og miðu eftir her við ait hvat mann ger og mann kann hugdípa sí a mann kann fara inn í lærugreinin og læra grundiða frá grundini eitt eitthvørt og tað hugsi eg bæði handaliga og málsliga men heldur rutt vang at tað er nøktandi tá ið til dømis tær tær námsætlanirnar sum mann gangur eftir í hvørjari lærugrein tað er tað hvat ú skal læra at tær eru so breiðar viftan er so breið at tú skalt skunda tær gjøgnum øll hesi evnini kann tað ikki gera tað at skúlin blívur øgiliga yvirfladskur tað vil siga at ei man tá mann manglar at gera tað soseinasta við at fáa námsætlanirnar spískaðar til og hingarøkini til at blíva nágreinað manglar so ikki ein partur av tí

ja takk fyri ruttvang ger sovæl ja eg haldi e eg hav eg havi virðing fyri fakfólki og tá ið jóhannes jensen sigur joensen sigur hesi her tingini so trúgvi e hann hevur sína orsøkir og tá ið eg bara skal halda meg til tað sum eg haldi er vanlig snúsifornuft so so dámar mær tankan um at fólkaskúlin lærir børn tað grundleggjandi altso vegna visti tú skalt læra nakað víðari her í lívinum so er tað altíð so gott útgangspunkt at tað grundleggjandi er upp á pláss og tað sum mann hoyrir og eisini úr úr danmark til dømis at børn fara úr skúlanum og ikki kanska ikki duga dividera altso og ogaltso onkursvegna má hetta grundleggjandi vera í ordan hugsi eg uttan at vera fakfólk upp á nakran máta so hevur tú altíð grundarlag til at læra onnur meira kompliseraði ting men fyrsta
er grundleggjandi vildi eg hildið takk fyri ja takk fyri og næstur at røða er magnus rasmussen ger so
er eini áhugaverdur spurningur sum er rímiliga spesifikkur tá handlar um lærugreinarbýti men tá mann tosar um skúla so blívur tað næstan sum eitt eygalorðaskifti mann fær nógvar ymiskar tættir og eg haldi eisini tað er fínasta slag vit hava øll okkara meining um fólkaskúlan vit hava gingið í fólkaskúlan rokni mið øll vit kanska hava háft børn sum hava gingið í fólkaskúlan onkur er kon í holvt við fólkaskúlanum í kommunalum arbeiði onkur sum starvsfólk so øll hava eina meining um fólkaskúlan og yvirskriftini hjá mær kundi gott verið at vit hava ein góðan fólkaskúla tað eri eg púra vísur í at vit hava ein góðan fólkaskúla tá i tað er sagt so er einki statiskt altso tað er tað er ein ein menningog ein útvúgvlingur sjálvur gekk eg í skúla barnaskúlan í jaldsskúlan í hálvfjerðsunum

fýrsunum ar hálvrunnurin so havi eg undirvíst nokks nógv tá sum lærari so mann mann hevur verið líkasum í í trýssunum og hálvfjerðsunum og so í fýrsunum og so hevur mann fylgt við alla allan vegin vit hava ein góðan tað hevur sagt hetta her um trivnaðin strivnaðurin ikki er til staðar ja men so gevu ta iki meining tað gevur ikki meining at tosa um lítlitabell ella at lesa við seg høvdið ella hjartað ella sálrin er full av øllum møguligum øðrum og tí verður nógv orka brúkt í fólkaskúlanum fyri líkasum at taga og velta soleiðisnar at trivnaðurin er góður soleiðisnar at barnið kann móttaka tað sum er í skúlanum av tí reint fakliga eg haldi at gongdin hevur verið við seg skal generalisera at mann brúkar meira tíð til tað sum hevur við trivnað at gera enn tað vistivit kalla tað fyri roint fakliga men tað er neyðugt visti tet ikki er upp á pláss við trivnaðanum so gevur hitt onga meining tað verður tosað um hetta her við heimi og skúlin at tað vera so nógvar uppgávur mann sigur bara hatta orðna skúlin og eg kann fylgja tí eisini at tað er meiri meira at mann sigur hatta má skúlin taka sær av hetta er ikki nakað nýtt hatta var eisini tá mann kann siga fýrsunhálvfemsunum tá eg undirvísti o nógv at mann tosaði um at nú skuldi hetta koma inn í skúlan og eg minnist einari av lærustovuni áðrenn fór til tíma tá tá var onkur sum var eitt sindur irriteraður av hetta her at nú skuldi skúlin hetta og hetta og tað var jú ein ein uppgáva fyri foreldruni tá ið vit koma aftur úr tíma í fríkorter tá stóð á talvuni tí stóru hvítu talvuni at áttandia skuldi til fótarøkt týsdagin og tá bleiv hesin lærarin altso bara í øðini men tað var altso ein sum hevði gjørt tað víð nýggj áttandiáskuldi til fótarøkt tá helt hesin lærarin nú var altso farið for langt og o tað er hetta her við altso hvat er tað heima og hvat er ta í skúlanum men tað er ikki so uppbýtt og tí má tað vera eitt gott samstarv og samskifti millum heim og skúla soleiðis ær at mann veit akkurát hvar hvør hevur hvørja uppgáv og at mann ikki lítir á hvønn annan tí tá kann tað blíva heilt galið og har kemur mann so til tað sum eitur foreldrasamstarv sum eg betýði lipoytt haldi eg ó tey seinastu árini h vissi vissi eg skal blíva eitt lítið sindurítøkiligur um lærugrainabýtið so haldi eg tað at eg fór nógvir tímar í fólkaskúlanu hesi børnini hava for nógvar tímar tað tosaðu vit um og tosa um og tosa um og tað sum hendi fyri tveimum árum síðani m mann koyrdi tfeird níggjar tímar inn í tímatalvuna eina nýggja lærugrein omaná og so tosar mann um at dagarnir eru forlangir ja tað vór øll samd um men tað sum hendir tað er tað at at tað best ikki av læraranum altso lærararnir fingu eina viku minni til sjálvu undirvísingina staðin fyri at mann haldi eg og tað er tað er fínt at lærarin kunnu ráðleggja tekur ikki feila tíð men men tá ið mann nú tosar um næmingarnar so haldi eg tað at vit mugu lækka tímatalið og soleiðisnar at deygarnir ikki verða so langir hjá tá tað kemur til heimaarbeiðið sum eisini hevur nevnt so eri hvussu mín fatan at tað skal ikki verða domunerandi við heimaarbeiði tað sum tú líka ikki klárar í skúlan ger tað liðugt heima og so ger mann avtalu við foreldrini so at hann i onkur situr heima tveir tríggjar tímar og lesur so er tað lærarin sum ger eina avtalu við foreldrini brúka korter soleiðisnar at hesin næmingurin ikki fer niður við flagginum eitt sum eg haldi skuldu verið meira av í fólkaskúlanum og tað er spontaniteturin lofta tí sum er í luftini og tað hoyrir mann nú at tð akkurát sum lærarari siga vit skulu nága hetta og hetta tað skal vera ein roynd tá og so skal tað á pisa og so eru tay í átta hundrað og níggjunda at spontanoteturin at at at hann kanska minkar tí at hesim arbeiði í skúlanum følar tær eitt sindur soleisnar hat tað er alla tíðina okkurtso
takk fyri tíðin fór ja takk fyri vit hava
á eina viðmerking jóhannes joensen ger so væl ja nú komi magnus rasusen inn á nógv áhagvert øh eg hugsi hann snakkar um tíma skúladagin er for langir hevur verð magnus rasuse nakað boð upp á hálvgum tvey hvønn dag ella hvat snakkarhonn um evu nakað boð up á hvussu hvussu ein ein skúladagur kundi sæð út generelt kanska miðdeild og so eisini hettaher við at mann mann fokusera so nógv up á pensum mann kemur ikki í dýdna tí mann skal náa so nógv førleikamála kundi mann kanska gjørt tað øðrvísi soleiðis at tað vóru færri førleikamál í námsætlanini soleiðis at mann skuldi náa minni men kundi farið í
na við tingunum takfyrija takk fyri
fymagnus rasmussen gersovæl ja takk fyri formaðin eg havi fleiri spurningar í hasun her men tað er bara tað at tá tú tú skalt ganga nýggjár fólkaskúlan til ferðslu eina fráfaringaroynd tú veitst tá ið tú verður lærari so veitst tú tað hatta er tað sum krevst so so tú mást pá ein ella annan máta koma ígjøgnum soleiðisnar at tá ið næmingar fara til próvtøku at teir eru væl fyri í teimum evnunum sum eru so so um mann skal seta sær krimpa ta inn tað eg veit ikki mann má hvussu dekka tað sum mann møtir á á tí eina degi og hvussu nógvar tímar tað er haldi eg annað upp á um tey tey yngstu ella middeild sum tað nevnt ella hádeild men generelt ov nógvir tímar allan vegin gjøgnum vist tað var til mín men eg veit so kemur tað eisini einan faklaspurning og sovíðari og hvat skalt tú so taka av hvat skulu vit minka og sovíðari men higartil hava e bara lagt omaná seinastu árini sjálvt um vit hava snakkað um
um at eg fóru nógvir tímar á tímatali takk fyri ja takk fyri og næstur at røða er edvar jacobsen ger so væl
hetta er eitt sera áhugavert og gott kjak sum vit eru inni á og taðer nógvir vinklar í hvussu mann hevur best ein fólkaskúla mann sigur ofta tað at eg kundi gott havt yvirskriftina sum segðia skúlin varp fyri øll tí tað er øgiliga ofta tað mann brúkar meni eg seti ofta spurnatekin við altso er hann tann skipanin sum er samansett í dag er hon fyri øll tað er so lætt at at brúka tað at skúlin er fyri øll og so legg mann undirvísingina eftir tí men men tað er mann skal bara vita tað at tað er líkaso nógv dag sum tað var fyrr tað er nógvir næmingar sum føla einsemi inni í okkara stóra fólkaskúla einginpjøssa fara longri enn frá sær sjálvum hvussu skjótt tað tú kanst føa te einsamallu í eini mongd tá var tað kanska frægari at tað vóru tvey ella trý og tann sum var til staðar hevði tíð at taka sær av tí sum tú sum tú vart so møtti tær í dagligdegnum eg havi prøvað t sett mg itt sindur inn í hettaú eisini ein partur av av einum eini kommunu og royn at fylgja við hvat gongur fyri seg einum fólkaskúla men tað sum eg tað situr eftir hjá mær tað er tað at mann setir at skúlin er fyri tað einstaka barnið hann skal sjálvandi vera fyri øll vit skulu hava tey grundleggjandi sum mann sigur tey skulu læra níkur rundleggjandi ting tí tað læra tað ikki aftaná tá er tað tá spyr mann bara hvat tú skalt brúka hetta til soleiðis eg verðhen í dag skalt tú víðari til nakað so skalt tú vísa nakaðsum tú gjørt framanundan so tú er noydd at hava eina grundleggjandi ting men nakað sum hennrikold var inni á eisini tá ið handvarar uppi tað er hvat hóska væl til tað einstaka barnið at seta spurningartekin við tað soleiðis at tú kanska yvir sært n næming gjøgnum heila fólkaskúla tað ber væl til at yvirsíggja tað í fólkaskúlanum at ein næmingur er sterkt orðblindur sjálvt um tú hevur havt eina rúgvu av av foreldrafundum og tað er nógv nógv sum hava og foreldrini hava kanska meitt upp fleiri ferði r sagt hvat hvat er galið og tá er tað bara rósan upp á skýggjar men næmingurin hevur eina forferdiliga tíð tí hann klárar ikki at hontera tey tingini sum skulu lesast men tað verður ikki loftað og ikki longri enn síðani vit kundu gott fara bara eg sk eg skal bara fáa eitt ár aftur tíðina hvar eg havi møtt slíkum næmingi sum sumi bleiv loftaður úti á miðnám og miðnám hevði mannsett nakað inn fyri nøkrum árum síðani at tú tú hur starttað við einari samtalu tú hevur eitt prát við hendan næmingin tá sjáandier tað bara vaksnin næmingar men tú hevur prát við næmingin tgjøgnumgangur nøkur ting sú fært nøkur amboð visti tú hevur nakað sum møti tær sum gera at tú hevur trupult við at fylgja við og tað bleiv so gjørt hjá hesum og og viðkomandi hevði gingið í tíggju ár í í fólkaskúlanum og og viðkomandi siga hetta má gerast umaftur tí at her eru nøk heru nøkur ting sum sum tar rendu seg í ta gjøgnumførn gjøgnumførir ikki nakað her vissu it ikki seta inn tað bleiv so tikið ein samt afturat og tá kom so hendan her niðurstøðan av ymiskum slag men at tú vart sterkt orðblindur og tað kansnt harma meg eisini sum var eg av eisini landstpolitiskt hvussu gera vit tað soeisin her næmingurin bleiv forstaðin og loftaður tíðligu tíðini inni á fólkaskúlanum soleiðis at hann hevði kunna fingið nøkur nøkur ár í fólkaskúlan sum vóru lættari fyri viðkomandi eg haldi eisini at vit mangla í føroyum at seta nakrar útbúgvingar saman vísa næmingum sum ikki eru so øgiliga sterkir bókliga fyri mmi er rokningin eitt stórt andíkapp men tú kanst goplin fínur náttføðingur fyri tað niðri hevur tú tað tann mátan at tey hava heimasíður sum ein næmingur sum ikki so lættur rokni kann hann fer inn har hann sær hvat fer pakki skal til hjá mær fyri at eg kannblíva nátfrøðingur so er tað fýra faktúrur vístur til og tey fakini megnar hesin næmingurin men hann megnar ikki miðnámsskúla so tað er akkurátum visti mann setir seg inn í tann einstaka næmingin og vit kanska høvdu eitt sindur meira eitt størri vyftu at bjóða teimum næmingunum sum ikki megna hetta her at fáa nýggja gjøgnumsnitt og gjøgnumsnitt eg kenni eg kenni persónar sum eru námsfrøðingar í dag men men sum hava tikið útbúgvingina niðri hví tí tey brúka netið og isus hær stendur tú kanst bíga námsfrøðingur vist tú ikki hevrta slagt tú kanst sbæra námsfrøðingur við hesum hesum hasum hasum fakinum ókey tey síggi hat nú ertað knappliga nakað sum otað er ikki tavdú kanst gott ganga kann gott ganga til einstaklingarfak men tá blívur tú nakað burturúr her fært títt tilboð eitt tilboð sum er til tín sum ikki megnar at hava tólv tíl í øllum og kanska kanska trý oknig men eg haldi t vit skulu eina hugborðsbroyting tá vit hugsa um fólkaskúla og vit tað sum eg fegnist um tað er tað t at samgongan sett sær fyri at saman við landsstýrismanni at gjøgnumganga og endurskoða útbúgvingina so her eru nøkur ting sum virligan skal hyggja eftir sum eg gleði meg atfara at arbeiða við hvar mann kann deila hesa her tingini hvat skal til tann einstaka næmingin fyri at síggja tað at hann eisini kann fáa eitt eitt gott lív
arbeiðslív aftaná takk fyri frú forkvinna ja takk og her eru nakrar við
imerkingar jóhannes joensen ger so væl ja nú kemur edva jakobsen inn á á ítøkilig mál men men eg nú var hon inni á hesum her við orðbliskúlanum vit hava fingið orðbinnalærara inn í fórleikastovurnar fyri at líkasum a lofta teimum avbjóðingum sum eru flokkunum men eg blíiv við at venda aftur til at tað besta hevði verið í vistmann á læraraskúlanum fekk lærarar sum høvdu grundleggjandi vitan um øll hesi viðurskiftir eisini orðblintini og hesar bólkarnir av næmingum sum eru tað kann vera autisma autiht og annað so allir lærarar í fólkaskúlanum duga at síggja hesi børnini eyðmerkja tey og at leggja eina undirvísind ti rættins eftir teirra

ja edvar jacobsen ger sovæl forkvinna ja tað er akkurát tað nakað sum var inn inni á fólkaskúlin altso a roynir vit hava sett nógvar góðar skipanir inn vit hava tær førleikastovurnar og vit hava eisini tey inni á har sum hava fáast við orðbrinni og alt hetta har men tað hvussu samt skipað mann altí hetta r arbeiði tá ið tú allíka væl megnar í einum góðum skúla ella í einum skúla sum roynir sítt besta at ein næmingur kemur út í hinum endanum og eingin hevur í øllstíggjuárini fangað tað tat drongurin ella gentan at næmingurin var orðblindur og tað gav honum ein trupulleika sum sum kanska ikki kann bskrivast tá ið tú ikki kanst vera ein partur av av fjøldini og tú klárar ikki at fylgja við í tí sum er og tað verður ikki sett orð á ta tað er øgiliga hart fyri næmingin tað kann gott vera tað at men men eg hugsi bara at vit mugu hugsa breiddina í hesum her tí hetta er ikki so so svarthvítt nógv av hesum her men tá ið næmingar hava avbjóðingar so er tað hvussur nakað sum tey vaksnu mugu seta sær fyri at gera nakað við tí næmingar
kom í fyrsta klassu teir eru óskyldigir ofta í øllum snegum sum gongur fyri sítt visisku loftardømi ja takk
nú fór tíðin sigur stemberg næsta viðmerkið at ger sog væl takk fyri fyri forkvinna ja gu hvørá sand við edevi jacobsen um hetta hevði vrið næmingum við serligum avbjóðingum at tað er heilt ótrúliga viktugt at mann í skúlaverkinum kann hava amboðini til at seta tað inn sum er neyðugt og nú bleiv tað nevnt orðblivndni oh og tíverri so eta eisini soleiðis at tað eru næmingar og tað eru foreldur sum virkuliga stríðast tann gott frá tað er staðfest at tað eru lesitrupulleikar men hvussu fert tú so tað rættur hjálpina kanska fert tú ikki tað eftir tímarnar og tað hevur eisini øgiliga trupult er nógvum førum at fáa ta tøknina sum skal til tí tað finst ein røð av amboðum sum tú kann brúka sum ger tað lættari at lesa kunnleikin um tað úti á skúlanum er kanska eisini for lítil so so at at tei ma hyggja eftir lærugrein á býdunum so haldi eg eisini mann har hyggja eftir at næmingar við serligum avbjóðingum mug at fáa ta hjálp sum teir hava fori neyðini og teir tímar og tey amboð tí tað er teirra lívsgrundarlag sum kann
blá skert tú ikki
ja takk edva cobsen gersovæl forkvina tað er akkurát hetta har hjá summum næmingum er tað kanska í seinna lagi at koma við ryggsekki tá ið tey koma út á miðnám tá tey hava gingið tíggju ár og hava havt ein blasting sum mann kundi sett inn við longu í í annarklassa og givið teimum nøkur gleðilig amboð sum tey kundu brúkt og gjørt tað at tey kanska ikki enda við ikki øll men onkur av teimum møguligt fáa aðrar avbjóðingar virkligani av einum lítlum einum lítlum máli sum vit kundu hjálpta teimum við men men viðhvørt sær man ikki oriliga skóginar fyri berum trøum og mann eg haldi tað skal ikki vera soleiðis at næmingurin skal fáa nakur boði tað er gott hann færdi boði í miðnám men tá átti hann virkuligan havt fingið boði fyrr so hevði ann kanska prøvastan ryggsekkin tá ðhann komu longur upp og kanska kemur hann slett iki til miðnám tí at hann megnar ikki tað og tí eg haldi í øllum hesum her vit tosa um hevði mon kunnað sæð tann einstaka næmingin tað einstaka barnið og kunna sett inn sjálvt um tú verið noyddur at hava eina eina breiða undirvísing men men at kunna betri
eyga tey sum høvdu tørv á tí takk fyri frú forkvina ja takk og næstur røða er rósa samuelsen ger so væl
e enki ivast í hetta er ein áhugaverdi fyrispurning summ johannes joensen er sett og vit vita sjálv vit vita sjálvandi tað eisini tað at hann hevur tað sum starv at verða leiðari á einum skúla og eisini sum lærari og sjálv havi eg eisini arbeiðt saman við núkommunalpolitikki og eru tay nøkur ting sum vit hava diskuterað rættiliga nógv um nú fær hann nokk so spesifikt inn bara eftir fólkaskúlanum tí er tað sum sum spurningurin leggur upp til men eg vil fara so longur niður og siga tað at tað er neyðugt tá mann hugsar serligum tey børnuni sum hava serligan tørv at taka fatt og taka hond um tey longu í barnagarðinum tað er kemur fro oftani fyri at tað er børn sum koma í skúla har um mann hevr eit mistanka um tað at tað hava ein el eina avbjóðing at drerast við um mann ikki setir inn fyrr enn tað koma í skúla tá tað fyrsta árið og tann helvtina kanska eft næsta árinum áðrennmann veruleikað setir inn til tær næmingarnar til dømis har vestur kann eg sum vísa á at vit hava roynt tað fingið og fingið góðkenning upp á eina verkætlan har um mann setir námsfrøðingar inn í inn skúlingina sum kann fylgja børnunum sum eru sum hava avbjóðingar sum kann taka hondin um tær næmingar sum eru í skúlanum og fylgja teimum yvir í hvítuarskúlanum avbjóðingin er fakfelag fakfelagið sum sum sum ikki kanns kvi má vúaikki verða samdur um mas siga hvar ið námsfrørin skal vera og hvar hvarj lønan skal hava og tey viðurskiftini og tað er nok so keðiligt tí at hasin verkætlanin sum man virkuligan vil arbeiða við hon er hon er neyðug at hava men hon dettur so at siga niðurfyri av tí at mann ikkikan líva samd um hvat mann skal iv tsiga tá inland og kommunur blíiva samd ella kommunurnar og mentamálaráður samd um at vit fara í gongd í eina verkætlan sum er málrættar til a taka hondum tar børnuni og fylgja teimum so eigir tað ikki at koama ett sár stríð um hvør og hvussu fólk skulu lønast tað er nakað sum man mán bara má lofta tað r einki ivast í at nógvar hasum børnum tær rena seg inni í avbjóðingar inni í inni í skúlagátt og tey rena seg inni í ær að aðrar avbjóðingar tá tær koma í frítaskúlan og hevur mann lagt upp fyri tí áðrenn børnini koma í skúla og givið teimum hjálpin og sett tær hjálpina inn sum tey hava brúk fyri so hevðu mann eisinikumnan fyribers tað at mann kemur í tær støðurnar og tí haldi eg at tannmsig fara at loysa upp upp á tann tær avbjóðingarnar sum er vist ikki ber til at fáa námsfrøðingar í tann mun inn sum mann ynskir so er mann oyd til at farat hyggja eftir um tað ikki neyðugt at siga vit taka eina forskúla at gera eitt forskúla tilboð soleiðis tað at har eru jú bæði lærarar og námsfrøðingar hjá okkum hava vit na eina eina skipan sum eitur jól til jól at tað ert børnini sum ganga í barnagarð áðrenn tey fara í skúla so møtast tey javnan soleiðis at kumma kenna hvønn annan læru a kum at kenna næmingarnar og námsfrøðingarnar og og og børnini eru trúgv við ta aliveringina sum er men avbjóðingin er so tá ið mann so komin í skúla t eingin lofta teimum tá teir skuldu yvir í tann næsta innsanst aftur sum eitur á

tá ið tú byggjir á skúla fyri nøkrum árum síðani tá hevði mentamálaráðin á ráðstevnu um skúlabygging srættiliga áhugaverd har sumakkasum má legðið upp til at mann skal taka hædd fyri hvat er tað fyri hølið mann hevur brúk fyri í tí arbeiði núm sum mann hevur í skúlanum og eg minstkat tá bleiv eisini tosað nógv um hetta her at mann skuldi seta krøv til hvat eta hølið mann skal hava og eisini hvar ið skúlin altso hvar ið hølini skulu vera altso um tað ser síðungum av síðuni av hvørjum øðrum enna lykkju tað er akkrát sum tað manglar at seta tey tey krøvini vistimannhyggur eftir so kannmann fara ogásyogoog lil at síggja londunum um okkum hevur mann nøkulunda statandakrøv sum mann sigur hvat man skal hava inn í enu skúla men tað er upp til tan politiska myndugleikan kommunali politiska myndugleikan sæ man á arkitekti at innrætta skúla sjálv fylgirð skal góðkennast av mentamálaráðnum men í ein vissan mun skuldi tað verið ein trý parta avtalu

vóni eg at tað eraltso meg siga nú nú havi eg sjálv eina by eini skúlabygging ma siga tatikið endan um ena skúlabygging har sum kanska tað var tað bleiv eitt kanska eitt sindur av av knýggjríi í hvar ið ávís høli skuldi vera tí mann ikki hædd tikið hædd fyri ta funktiónirnar sum skúlin hevði ella sum skúl uppgávan hjá skúlun hjá sjóumsskúlanum so at at mentamálaráðið kann seta nøkur krøv yvir hvat eta fyri hølir sum skúlin hevur brúkfyri og so at onnur komu inn yvir eisini í einum felagssamstarvi og tí tað dregar seg um at vit taka hond um tær næmingarnar sum vit hava óðansamtíð hava serligan tørv so sigur mann serligan tørv eru tað tey sum klára seg illa í eit mista mun kann man eisini gótta siga at tað eru børn sum hava serligan tørv sum klára seg rættiliga væl sum rættiliga væl fyri fakligt men kanska ikki klára at
a seg inni í teimum karmunum sum eru og ikki minst tá kanska nú fór tíðin so at vit hava nakrar viðmerkingar tá kanska røðarin kann útdýpa okkurt sum hann ikki náddi at siga fyrstur
tra viðmerkja er edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna tað sum rósi samuelsen nevndi hettiher hetta her jólli jól sum mann prøvar í nøkrum har fært tú slúsa spakuliga yvir tí summi koyra nulta beinleiðis inn í skúlan men men tað hevur eisini sínar ella avbjóðingar í at megna sítt lív at koma so tíðliga inn í heilisskúla ta tað er ikki nógv at hava ómindiliga gott av teimum tilboðisum ligja uttanfyri men soleiðis at tú kemur nakrar tímar inn áðrenn tú byrjar áðrenn masiga tann realiteturin plav er til skaltvyr í fyrstan tað tað haldi eg tiltakari av og tað kundi eisini hugsað mær var ein partur av hesun hersum mann tosar um tá mann fer at tosa um tað málið um fólkaskúlan tá ið tá ið tað kemur til viðgerðar eg haldi tað er tað er hava nógv verið glað fyri er eitt gott

ja takk rósa samuelsen ger sovæl tað er san ivast í at jóljólsskipan er ein góð skipan hon er eitt samstarv millumdagstovn og og skúla men hon er upp á altso hon er ikki ein i serligt krav yr hvussu mann ger tað tað er upp til hvønn einkalta barnagarður ella ella skúla hvussu mann ger ynskilil kanska tað vistimann ikki forskúla tilboð at mann hevur tað meira skipað í hvussu mann ger tað tí at tað er alt annað upp á hvussu hálningurin er hjá teimum ymisku pørtunum sum sumsum er avgerandi hvussu tað ysum hvussu tað eydnast tað ereinki ivast í tí
men tað e einki ivaste ete ein góða skipan ja takk fyri næsta
viðmerkiarjóni nólsoy joensen gjørt væl ja takk fyri frá forkvinna tað var hesin partin sum er ræðast á saman við sær nevnir um teir námsfrøðingar sum arbeiða á skúlaøkinum sum eg síggi fyri mær kann blíva ein partur av framtíðini tí vit síggja tað rundan um okkum í grannalondum og aðrastaðni at at fyri at hvussu eg økja trivnaðin sum jú hevur liggið til grund fyri allari læring hjá hjá barninum so hevur tú námsfrøðingar sum eru inni yvir og taka sær av tí partinum í stóran mun og har lærarin so tekur sær av tí fakliga partinum tað síggja vit meira og meira eisini og útbúgvingin ella ella ella á setrinum eru eisini relaterað tann vegin at tað er fakið mann ílaða fokuserar uppá og mann kanska ikki hevur kanska tað somu orkuna til til trivnaðin og hvussu sær hós á samvitsøgnum tað er ein framtíð at at námsfrøðingar eru
meira inni á á skúlavøkjum eisini takk fyri fyri fólkuni
ja takk rósa samuelsen ger sovæl tað er eingin ivi um mínari verð um at tað er neyðugt at hava námsfrøðingar inni í skúlanum serliga vist tú hevur ein stóran flokk við tvílæraskipan nú havi eg ma siga tosað við onkran av læraranum sum sigur tað at vit megna ikki at taka hond um tær næmingarnar sum í veruleikanum skuldu takast hond um men høvdu vit havt ein námsfrøðing inni sum hevði eina fakvitan um hvussu akkurát mann skuldi taka hond mísi børnini so hevði tað verið nógv nógv lættari tí at meg skal minnast til at tað er kanska eini eini ein flokkur upp á eini tjúgu fimmogtjúgu kanska ella tveir flokkar saman so eru tað øgiliga nógvsamansettir nógvar samansett persónligheitir inn í enum sovorðnum flokki so námsfrøðin
eg skuldi tá inn í skúlan ja takk
og næstra viðmerkja jaspur langord ger sovæl ja takkfyrihara formaður forkvinna rósa samuelsen hevur øgiliga nógvar og drúgvar royndir tá i tað kemur til at arbeiða við børnunum og ungum eisini í skúlanum innanfyri sum hava serliga serligt tørv eisini gjøgnum sítt arbeiðið gjøgnum kommunurnar hvussu heldur rósa samuelsen at skúlin í dag megnar hetta og er tað nøkur øki akkurát á hesum økinum sum rósa samaeleses sæð fyri sær at mann kundi gjørt enn betri og møguliga eisini samstarvið við kommununa enn størri
samstarvið við kommunurnar takk fyri hara formaður
jrósa samelsen gersovæl takk fyri frú forkvinna ø eg vil siga tað at tað sum eg havi lært allarallarmest av uttan fyri politikkin tað er tá eg havi roynt og fingið møguleikan at verið stuðul hjá í einum barnagarði og arbeitt sum hjálpa fólk í einum tíðarskeið sum avloysir í barnagarði at síggja tær avbjóðingarnar sum eru longur har niðri og at tá ið tú ikki megnar at hjálpa teimum børnum sumsum í veruleiganm skuldu hjálpast og at vera vikni til at síggja hesi børnini fara í skúla og ikki hava fingið tað hjálpinasulu ey hast brúk fyri tí hava fyrisitanri fyrispurning til landstýrismannin um heta her dastonaðalógina paragraf fimm uhar sum børn í serligum tørvi er har sum mann ongantíð hevur eftirmett ta skipanina frá tí at hon bleiv útløgd eg var formaður kommunufelagnum tá eg helt tað var øgiligani ella et tð var rætt at at at leggja altso stuðlarnar yvir til kommunurnar so børnini fingu bliva ein integrerað partur av øllm hinum børnunum mensamstundis vil siga tað at tað manglar tann eftirmetingin um børnini veruleikanum fáa tað sum sum tey hava hava brúk fyri tey fáa ið at missa mun ja men eg haldi ikki tey fáa nóg nógv so at tað gleðirmeg at síggja tá ið
nanstýrsmaðurin hevur er komin á mál við tíðarbeiðinum takk fyri ja takk næstur at røða er djóni nolsøe joensen ger so
svætakkfyri frú forkvinna fari eg eisini at ynskja eygum samensen til lukku við sessinum í formansskapinum h hetta er eitt áhugavert kjak sum eg komi avspurninginum hjá johannes joensen um lær okur eina býti í fólkaskúlanum og har tað vera nógv spennandi evni frammi og tað er vítt at fara tá ið mann fer at kjakast um fólkaskúlan í dag í føroyum og taltíðin er avmarkað sum man eg havi hug at koma inn á hetta her sum hevur við trivnaðin at gera ø nú hoyra vit nógv um eisini at dagarnir eru langir og at krøvini til lærarar og og næmingar í dag eru eru vaksandi fyri at koma at passa inn í ein ein inn í ein karm millum inn í t skema eittar øgiliga skemallagt og og tátá kann tað fáa meg hugsa ofta um at nú skal heldi ikki blíva so romantiskt menn men eg eg minnist øgiliga gott á míni mína tíð í skúlanum har har tað var tann fleksibilitetin tann tann tað býti ímillum at sita og læra at lesa og rokna og so gleddi tú ti næsta tíma tá ið tú hevði gjørt tað so fórt tú til smíð ella tú fórt til matgerð ella onnur handalig ting at tann vekslingin ímillum at ikki sita for leingi við einum evni tað helt eg var øgiliga gott og nú er eg ikki ordiliga uppdateraður upp á upp hvussu er í skúlanum í dag men eg eri bangin fyri at tað sum man hoyrir eisini frá frá tað sum verður kemur á setrinum og hvørt á sínum so eru allar tær handaligu lærugreinarnar á veg út ella í minking og og tað fær meg at blíva eitt sindur bekimraði hann um eisini sum onkur hevur nevnt her hefta her tú kansn læra nøkur grundleggjandi tingroynt handaliga og sum tú kanst brúka seinni í lívinum eisini og tí tí reisa nakrar spurningar í mun til altso skulu vit líkasum steðga á og hyggja eftir læruútbúgvingin í dag hvussu hon er hvussu hon er samansett í mun til tað akademiska partin og tann tann tann meira handaliga partin og og tí tí eg haldi at tað er eisini komið fram við onkrum spurningum sum løgtingsfólk hava havt til til til umstøðurnar á setrinu eisini í mun til námsfrøðiligu útbúgvingina praktikkin er í minking og og tað tað ger tað at at mann blívur eitt sindur ikki so álvurligur við at at at vit bara skulu kanskasma siga koyra tann akademiska vegin vit mugu kanska steðga á og líkasum at fáa eitt meira kanska javnt býti ímillum tn akademiska partin og tann tann tann tað handaligi tann handaliga partin annars so er grundarlagið fyri at læra best tað er tá ið trivnaðurin er í hásæti og og børn sum í fólkaskúlanum trívast tey tey fáa mest burturúr og tí haldi eg at tað tann gongdin sum er við at vit fáa kanska námsfrøroyingar inn at taka sær av tí trivnaðarliga partinum har lærarin tekur sær meira ati fakliga tí tað er eisini nakað við vistu lærarin skal náa øll hesi fakligu málini og og í í í í hesum námsætlaninum so so er tað kanska minni tíð og vit hoyra eisini til tað til at kanska t at gera nøkur ting sum eru líka sum ba spæla við børnuni ella vera meira aktivur úti og hvørt á síðunum øh og tí haldi eg tað er tað er tað er tað er framtíðin at kanska námsfrøðingar koma inn og gera tann partin gso at vit fáa samspæla ímillum tað síggja vit alla aðrastaðni eisini í grannalondunum so hví ikki eisini í føroyum at vit fáa eitt eitt meira býti so at tað kanska lættir um hjá lærarum at at til ta stóra uppgávuna sum er at at læra líkasum fakið annars so kunni g eisini vissu eg skal halda áfram í tí meira romantiska so haldi eg at tann føroyski skúlin skuldigenerelt havt ein ein bát tilhoyrandi ein føroyskan bát sum næmingar jøvnum millumbilum kundu farið út á floti teir kundu farið út eftir náta og alt tað føroyska mentanin sum er eg veit haldi at onkr onkur skúlar hava tað men tað er so bara líkasum nakað sum sum eg haldi burdi verið sum ein e sjálvfylgjað atføroykaltso at føroyska føroyski fólkaskúlin var líkasum eisini mentaður upp á at hava at at dyrka tað meir tað ta føroysku ta føroysku mentaninar sum vit hava altso fletting og og hvørtá sínum tað haldi eg hevði hóskað seg væl ø og til síðst har tíðin gongur skjótt so haldi eg at tá ið tá líkasum fer at taka saman um hetta her við at at næmingar eru kanska í sastressar í dag og tikkam fór langir dagar so haldi at eisini p ás í pláss at vit aftur byrja at tosa um eina at fáa eina vetrarferðiu inn í tí tíðin frá januar og kanska til amarsapríl tá ið páskaferðan er hon er í ein ov lang at mann líka fær steðga á og verður meira sama sum familjar heima og næmingarnir kundu líka finguð eitt so eg haldi avgjørt erfo
búreineri wethr e fyri takk fyri fori forsmið ja
takk her var ein viðmerking jóhannus joensen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina ja nú vóru nógv ting sum gjón nols jonse lókk fram eg kundi hugsa um eitt tað seinasta hann sigur tað er at fara flot og hvst tað eru fleiri sum royna at gera tað í skúlanum men tað er eitt indur trupult tá tú u ein lærir um seksogtjúgu næmingar umborð ein bát sum tekur tíggju næmingar so tað er nógv ting mann kundi gjørt pluss tað mann skal hugsa um eitt pensum sum eisini skal røkkast so tað e nógv ting mann kundi gjørt visti tað læt seg gera men í praksis er tað øgiliga ringt so er tað tað at lærar at gera eitt ótrúligt arbeiði í dag eisini við at royna at fáa næmingarnar at trívast og brúka øgiliga nógva tíð til trivnaðararbeiði í skúlanum so tað skal ikki forsmáast men men í fleiri førum so haldi eg lærarin ynskja sær meira tíð ítøkilig eftir at gera tað sum skal gerast og kanska trýsti eg um pensum lækkar eitt færa eitt sindur aftur í bakgrundina og
ja takk
djóni nólso joensen gersovælja takk fyri frú forkvinna og takk fyri fyrispurningin øja tað er nettupp hett her sum eg eisin eitt sindur sakni at tað er býti ímillum at millum tey krøvini um pen sum og tað vísi tað sum eg sum eg hoyri tað nú havi eg ikki so hundrað rosen innarliga í tí so hoyri eg bara at tey tey krøvini økjast fyri ár fyri ár oog og tá haldi eg at tað eitt sindur spellið at at næmingurin ella ella lærarin er so pressaður av pent sum at skula náa alt hetta her at mann ikki hevur næstan tíð til at steðga á og ogo og og geva sær far um um tað sum fer fram rundan um seg í í í í skúlanum altso hetta her rundan um í tí føroysku mentanini tí atat ar við bátunum til dømis tað ktað kann mann tað kan an arans skera seg burturúr við at aso kann mann kanska hava læna tveir bátar ella hvat er tað er men tað tað er meira eg men eg dugi væl at síggja at tað er ikki tað er ikki pláss fyri tí í í í í verandi skipan og tí halda hevði tað verið gott við seg vilsigv skúlan kanska hvør sær kundu fingið meira frælsi til
bara skipa seg sjálvur takk fyri ja takk næstur at røða er beinir johannesen ger so
takk fyri ja eg haldi hetta er eitt øgiliga áhugavert evni ið vitviðgerða í dag og eg haldi sjálvur at tað at mann kanska tekur endurskoðar lærugreinar býtí tað er tað er gott tí at hygmann til dømis at fólkaskúlanum í dag nú er tað kanska ikki so øgiliga langt síðan egeri sjálvurgjøgnum við fólkaskúla tað kanska skjótt átta ár síðani meðan onnur herpeint hava kanska gingið real og fór úr sjeynda flokki og áðrun tað var sovorðir sum mann hevði avtikið langt áðren eg varð føddur men men sum eg minnist so var tað kanska øgiliga nógv tað at mann fokuserað ølga nógv uppá hatta bókliga og tann bókliga vegin og eisini tá mann tosaði um tá mann skuldi víðari í skúla so helst at taka eina bókiga úttbúgving og nú var tað kanska hjá mær sjálvum so lá tað kanska lættari til mín men men kanska serliga hjá nógvum øðrum dreingjum so liggur tað kanska ikki altíð so lætt akkurát tað og og hygg mann eisini soes ásku fólkaskúlan sum heild so vísa kanningar oftan tað at tað er dreingir sum trívast illa og sjálvur haldi eg at teð ikki veru nakað galið við at mann kanska fekk fleiri handalig og kreativar lærugreinar at mann kanska normeraði tær men so er tað tað so má okkurt helst helst minka vist tað er og har millum annað haldi eg ikki tað at tað er føroyskt sum skal tað føroyskt er undir einum stórum trýsstu sum er nú at tað mugu vit so ikki niðurpretera upp á nakan máta men tað var fekk fleiri handaligog kreativi fakinn tað gjørdu kanska eisini tað at mann kanska vísti fólk á aðrar útbúgvingarleiðir tað kanska ikki bara er tann bókligi iðvegurin sum er svarið upp á alt og nú fleiri feri inni á eisi sindur í hesum her við stress ja kanska og tað er skanningar vísa tað at tað er ung fólk sini siga seg vera strongdan ígerandisdegnum og eisini í skúlanum og onkur segði tað at mann helst mátti liggja í miðjuni í skúlanum ikki liggja niðast ova segði einini her í áðni fyri at tí tá var einkitrýst á tær visti tú lág niðast so skuldi t vera betri og latu ova so skuldi helst bløða okkurt øgiliga stórt og og tað er akkurát tað vit hava t byggja okkara útbúgvingarskipan upp á ein miðal karakter og faktíð eg tað at tað er bara eitt nummar tá vit fáa tá altsor tað sigur ikki so ræðliga nógv um okkurt sum menniskjur og hygg ma til dømis eftir altso eg sjálvur eisini upplivaða sæð tá tey hav gingið í skúla at kanska onkur sum gjarna vil verða lærari ella námsfrøðingar okkur í dagr hann fer er øgiliga góðam karakter og fer so víðari lesa læknan til dømis tí at hann hevur karktering til tað so má hann sjálvandi fara til tað men hvat sigur hetta talið so øgiliga nógv um hvussu væl egnaðrnur er til lækna enn onkur annar til dømis tekomandi dømis ikki nøkur onnur ting í perspektiv her altso til dømis altso hvat fyri royndir hevur tú hevur tú fingið tíggju komma fimm og tú bara kanska verið í øllum esínum kassnum alla tíðina tú verðir barnagarðurs og skúla og so víðari miðnámsskúla og so víðari aftur fingiðeit góðar karakter ella hevur tú verið kanska ískúla men tú hevur eisini situ í kassað um bónus tú hevur íðkað ítrótt tí hjálp til í ymsum felagsskapum og fært kanska átta komma átta altso hvør er so betri egnaður til akkurá hetta her og tað haldi g eisiniat maður burdi komið eit sindur burtur frá at sæð alt í tølum akkurát tá tað kemur tilnæmingar og annan men eg haldi t hettað hevur veru liga eitt øgiliga spennandi kjak mann er havt í dag og eg halti gott at at ýmaðurin hann hevur verið inni á tí at hann ætlar sær at endurskoða okkurt og mann setir tað arbeiði í gongd og
taldi eg øgiliga gleðiligt takk fyri ja takk og her eru nakrar viðmerk
arkingar jóhannes joensen ger so væl kfyri frú forkvinna ja beini ohannesen kemur inn á nøkur áhugverd ting dreingir og handaligur útbúgvingar hóska ikki inni í skúlanum og tað passar rættiliga væl nógv av hasum dreingjunum serliga dreingir teir hava ongantí kjansskúlanum tí tær hava ikki tað fáa ikkitat tilboðini sum sum teir hava tørv á e í fleiri førum vil eg siga tí at at at skúladagurin rúmar teg ikki tí vig skal hava nógva v hesum bókuligum lærugreinum og so er tað her bangin mur in á hví fær mann ikki ummælir fyri annað enn bara tað sum eitur hesin karaiteruin fyri hvat tú avrikar hví fær man ikki ummæli fyri starvsvilja arbeiðshug ella ídni arbeiðslag hví fær mann ikki ummæl fyri tað hví eftirmetar vit ikki tað hví geva vit ikki karater í tí tað kanma spyrja seg sjálva tað bestemma vit sjálvu vit geva bara karater fyri hvat tú presterar
tað løtuna
ja takk beinir johannesen tær so væl ja takk fyri og hygg mann eftir teimum handaligu tingunum ella tað sum kanska skils frá tí bókliga ofta í skúlanum so hevði eg sjálv reyð køk og evning og hondarbeiði tað er kanska ikki akkurát tað sum dreingir dáma best sjálvt um eg fekk seymingorgort tey eru ov so glaður fyri men men man hevði kanska spýð men hví er mann kanska ikki okkurt sinnaðni elarbeiði ella motorlæru sum framvegis tað er absolutt fyri nakað eisini nakað sum gentur absolutt eisini hava hava í at gera kanska eitt sindur meira tíð tí tað er absolutt nakað vit kunnu taka við okkum víðari í lívinum tá vit

gengdað afturat djónin væl segði jóensen ger so væl fyri frkvinna ja áhavert sum sum beinir johannur sær inni á og tað er serligt her sum er faktisræani sum kom undir fram undir kjakin og dag erta her við at hvussu pressa øll eru fyri at fáa hetta penstsumeð ígjøgnum at mann hevur næstan ikki hug at ella tí at at gera nakað annað tí alt er so í hesum kørmunum ha tað sum ban johannersen innioúg efti her at eisini fyri at náa ein ávísan karakter sum eg haldi ertað er so tað sum tað er men tað sigur ikki meira enn enn enn ey vist tað eru tær sosialu ferduheitirnar sum mann lærir kanska í skúlagarðunum og aðrastaðni ímillum aðrar næmingar sum eru líkaso týdningarmikið so so eg haldi at a tað er tað er nøkur góð peng sum bein johann es inni á og og nakað sum vit eiga hyggja nærri eftir at vit skulu hava pláss fyri nakað sum kann gera tað at tað minkar um stressu fyri at nú endan er ólukku høgakar
kt herur hon altíð takk fyri hvúr fortínu ja takk
beinir johannesen ger sovæltað er ja tað er ei øgiliga stórt trýss verður lagt av børn eisini ha og ikki minni tá ið nú við hesum sosialum vinum so at foreldrini tað hevði líkasum reypað av um barnið hevr fingið tólv og soortar og kanska onkur fara sjey og tað er ein fín karakiteri men foreldrini hjá reypa kanska skiót í ha so tað er kanska seturstórt trýst á men so eisini tisi kassan má kanska ver settur í at mann mann líkasum byrjar fólkaskúlan so hevur mann alt hetta her úti í eitt men nú havi e havi nokks hug at sigatað er verið verri tá mann kemur í miðnám nú havi eg prøvað at gingið undir hesum her tí nýggja breytaskipanm í miðnám og gekk so hugbreyt men eg hevði so ongan møguleikar at at velja kanska eitt fak í handilsskúlanum ella okkurt annað ella tað vera onkur sum kanska vildi hava okkurt inn á motorpassar á á sovorðt harfak eitt handaligt fak miðnám tað er einki møguleiki fyri tí mann en øgiliga fastlæstur og tað eru ikki øll sum eru sekstan ára gomul sum hava kanska endaliga bestamast hvat an kann man ætla sær og tí so tá mann er kanska er liðugir sum í nítjan tjúgu ára gamal í miðnámsskúnanum so v longur blíva øgiliga avmarkaður so tað er absolutt nóg
tríva í takk fyri ja takk og næstur at røða er erhard joensen
fyri frú forkvinna ø sera áhugaverdur spurningur sum johannes joensen hevur hevur reist til landsstýrismannin hetta við at endurskoða lærugreinarbýti í í skúlanum okur hava øll okra meining um fólkaskúlan okur hava øll verið har okur hava øll okra beilast sum okur taka við harfrá

magnus rasmussen nevndi í sínari røðu hetta her við at hann saknaði kanska eitt sindur av at mann í í undirvísingini tók spontanitetum tá ið hann kom at mann líkasum brúkti hann í undirvísingini og tað er eitt av teimum tingum sum mann eri funnið útav sum sum riggar øgiliga gott tí spontanitetur hann gevur nemliga eina nærveru sum tú kanska saknar tá tú situr og terpa týskt ella ella okkurt heilt annað í heila tikið so so meini eg at tey kreativu fakini mangla í fólkaskúlanum allar kanningar vísa tað at visti tú innførir kreativitet so fært tú vakt nakrar sansir í einum fólki í einum barni sum tú annars ikki fært veikt so sum tú annars ikki fær vakt hetta at improvisera at vera í spontanitetinum fyri at visti tú skalt improvisera so skalt tú brúka eitt samarbeiði visti tú skal visti tú skalt vera kreativur kreativur tetur ger tað at tú blívur meira djúphugsin tú skalt fordjúpa teg í nøkrum tingum tá ið tú er í eini kreativari prosess

øll hesi fakini sum nú havi eg sæð tímatalvuna sum sum johanes joensen hevur lagt við tey eru so undirprioriteraðir inni í fólkaskúlanum eg eri samdur um við øll eru samd um hinni er at fólkaskúlin tú skalt skalt geva tær hesi grundleggjandi tingini skalt læra at lesa tí tað er neyðugt fyri samfelagið og fyri teg sjálvan tú skalt læra at rokna tú skalt læra at mál tú más tú má duga nakað enskum og og donskum g so víðari hava okur brúk fyri tíggju árumn til at duga at koma at duga at lesa føroyskt nóg væl til at kunna klára okkum víðari í lívinum eg ivist men tann kreativa prosessun hon er so viktiga fáa enú fólkaskúlan tí tað er tá tú situr í fólkaskúlanum tað er í hesum árinum frá sjey til fjúrtan fimtan sekstan ár hvar ið tú kanst suga alt til tín tú fer ikki at duga at vera kreativur bara soleiðis av tí sjálvum tá ið túg blívur tjúgu ár nei tað er ein spýri sum ú sum tú dirkar frá tí tú ver heilt ungur okur hava í føroyum og ikki bara í føroyum allar aðrastaðni har hava okur havt tað at okur fara út at spela í ín mínum áragangu fór út at spela okur gjørdu flakar okur gjørdu smáttur okur gjørdu alt ímillum himmalíðir kreativt amarbeiði improviseraði øll hesi tingini sum okur í dag í hesum samfelagnm sum okur liva í dag hava fullstendiga knúst nøkur av teimum grundleggjandi tingunum sum tað at vera drongur at kunna fara oman í fjøruna at fara út á flakan at kunna detta á sjógv at koma niðan aftur aftur øll tey tingini ekstera ikki í dag nú alt hendir í dag á hesini her og inni í skúlanum

tallar kanningar vísa eisini at vist tú útsetur til dømis tað gjørdast nógvar kanningar um hvat er tað sum kann hjálpa fólki sum eru komin út á skráplanum til dømis í fongslum hvat er tað sum ger tað at teir ikki fara út aftur um rúsevnini tað er at tú kemur inn og fer at læra teir at vera kreativar at brúka tann partin av jernanum sum okur í dag hava frákobla hjá okkra ungu tað er tað sum hjálpir so for gutlskyld landsstýrismaðurin fær ov fá endurskipa hesa her undirvísingarætlanina fyri fólkaskúlan fá kreativitetin improvísatiónina spontanitetin listina til at vera ein nógv størri part tí tað ertað sum ger okum til heil stoykt menniskjur tað nyttar ikki at okur hava tólv í føroyskum at fara út aftur aftur við seu okur eru
fullstendiliga deyð á te kreativa økinum tað ber ikki til a okur muga endavenda skipanini snara høvdinum hundrað og fýrs gradir og veruliga fara og hugsa fullstendiga øvugt tí tað kemur at geva samfelagnum so nógv meira enn tað sum fólkaskúlaskipanin í dag gevur samfelagnum tíðin
heru tvæir viðmerkingar jóhannes joensen ger so væl ja takk fyri frú forkvina eg kann vera púra samd við erar joensen nógvur tíð sum hann førir fram tað passar t at spontanitetin við kreativiteturin hann blívur tóldur niður hann blívur settr til viks sjálvt um lærarar royna at vera kreativir í lærugreinunum tí at mann stendur allantíð við eini námsætlan sum skal náast nøkur lærumál nakr karaiterir nakrir nakrir pens sum skulu gjøgnumgangast so mann í síðsta enda fara eitt autpo sum svara til tað hvat mann skal forvænta og og vistimann ikki er hevur tað rætta autpoti so eur mann máldur í at mann klárar seg forilla man dugir for illa tú feru ikki máldur í kreativitetið tú fert ikki upp til próvtøkukreativitetið so øll hesi tinginisum tú tosar um sum sum røðarin tosar um tað er fantastiska gott hevði mann kunnað fingið tað innført men so mást tú taka nakað vekk av hinum tavliesegða krøvini fleiri av teimum krøvunum sum hann setir í dag eru
tey skilagóði ja takk
erhard joensen ger so væl takk fyri frú forkvina og og takk fyri viðmerkingina johanes joensen mín ærliga meining tak hesa ætlanina hesa her ætlanina sum lærararnir í dag skuldu arbeiða eftir koyr hana í skrell riskposan av nýggjum og lat okum fáa nakað upp sum veruliga er nyttugt fyri børnini og gevur meining hjá læraranum og í síðsta enda kemur út sum nakað positivt fyri samfelagið tað er tað sum tað snýr seg um lærararnir gera eitt kempiarbeiðidag men tað standa við einum námsfrøðiætlan sum er fullkomiliga óbrúkuligur í mínari verð fullkomiliga óbrúkilig tí hon tekur bara útgangspunkt í neviliga tað sum spyrjaspyrjarin nevnir hetta her autpoti sum skal koma út sum eitt tal í síðsta enda og sum ikki sigur nakað sum helst um dygdirnar hjá hesum menniskjanum
sum standa aftan fyrihetta talið at vita alt um janus sjurhuus er ikki tað sama sum at tú veit nakað um lívið og er føri fyri at geberda teg í lívinum og víðari framakk fyri
djóni nolsø joensen ger sovæl ja takk fyri og eg i kann ikki vera meira samdur erhard joensen enn øllum tí sum hann førir fram nettup het her við tí kreativa tí kreativa menniskjanum hvar tað sprettur hvar tú kansti víðka tín fór í songt fyri øllum sum sum liggur fyri læring eittlanda stað og tað er tað sampakkar við tað at tá vit hoyra nú kjakið her í dag um hvussu lítið tað er til av tí eftir í fólkaskúlanum so hoyrir tað so so undirbygi tað eitlanas stað tað sum vit hoyra eisini frá setrinum at allar tær kreativu lærugreinarnar tað eru tær oyru vit minking og og tí fáa læraran í dag sum sum eg púra samdur gera og royna at fáa tað inn í unirvísingina øso so nógv sum teir nú kunnu teir hava ikki tað er ikki natúrligt at tað kemur frá læraraskúlanum tað sum var kaskg man siga fyrr og tað tað er stórspell og tapararnir í síðst enda tað eru á
okara føroysk skúlar næmingur
ja takk erhard joensen ger sovælja takk fyri frú forkvinna og og takk fyri viðmerkingina gjóni nols joensen tað sum okur í hvussusu ver kunna konstatera og tað sum okur kunna máta tað er tað at bíðilistin av ungum til sykuatiska depilin hann er váksin í stórum tey ungu hava ongantíð í søguni havt so stóra havt so ilt í sálini sum tey hava í dag hví tað má vera nakað galið við tí mátanum okur behandla hesi ungu menniskjuni frá frá tí tey koma úr móðurlívi til tey fara úr fólkaskúlanum tað kann ikki vera nakað annað tað má vera samfelagið sum hevur spæltfalytt so ella so herundir undirvísingarskipanin so forgutlskild koyra undirvísingarætlanin á skrell rist posan av nýggjum kom víðari soleiðis at tú fer inklodera inklodera øll í hesa skipanina so fáa okur loyst ein stóran part av teimum sálarligu trupulleikunum sum okur hava í dag um mín endasalur skal vera tað sum okur gera beint nú viðvíkjandi okra ungu tað er skeivt og eg haldi at øll her inni vitan deg skeivt so lat okkum koma víðari og taka eina uppgerð við hetta soleiðis at okur
kunnu fáa endaðu sum galdskapinum takk fyri ja takk næstur at røða er
ja til viðgerðar í dag ta er ein spurningur um lærreinbýt í fólkaskúlanum

vissi bara takið meg sjálvan altso hvar eg komi frá eg havi gingið tíggju ár í skúla og og og eg eg kenni skúlan frá tí tíðini tað eru nógv ár síðan eftir hondini tað er varð vórðu liðugur í fimmogfýrs eg minnist lítið til skúlan skuldi vera púra erligur so tað eg kann ikki snakka út frá tí men eg eigi so fimm børn og tað er kanska meir frá tí tíðini at eg havi fylgt skúlanum men eg eigi fimm øgiliga ymisk børn við øgliymiskum tørvum fýra av teimum eru liðug tey ganga ikki á fólkaskúlan meir tey eru komin víðari í lívinum meðan eg eg eigi tay yngsta barnið hjá mær sum er tíggju ára komul genta hon hevur serligan tørv og har nú snakkar mann um inklitión og skuldu hava lærugreinar býti og hvussu alt skal hanga saman eg dugi at síggja tað at tað tað var øgiliga trupult at lofta øllum við einum í einari einari lærugreinarbýti sum klára lofta øllum við teimum ymiskum tørvunum sum hann hevur tey sum klára seg væl tey møguliga tað lærugreinarbýti sum nú er er fínasta slag meðan tey sum hava ein serligan tørv sum krevja

øeg sjálvur haldi at skúlin í dag taðhevr verið frammi eitt sindur úr dag um at tað kanska koyrir eitt sindur uppá at mann skal læra nakað nakað serligt kanska miðalkarterurin skal upp um mann skal bliva nakað serligt í lívinum hvat tað so er men eg eg sjálvur havi havi saknað tað sindur ír skúlanum og eg haldi at skúlin er blivin nógv betri til ta tey seinastu árini at taka tær tær handverksligu fakini við sær í skúlanum eg haldi tað er blivið nógv betri at at líkasum eg settisettsjóneykuna á tann partin men eg dugi at síggja nú havi eg sjálvur eitt arbeiðspláss í mínum privata starvi har ið eg havi nógvar lærningar eg havi lærningar bæði innan fyr maskinsmiðjur og innan fyri skrivstovu inan fyri goymslu eina fyri sølu og eg havi eisini elekturmekanikar eg dugi at síggja tað at tað er øgiliga ymiskt hvussu í tilgongdini er í hesum ymisku lærugreinunum ella ja læruplássinum nøkur av hasum læruplássunum sum ikki hava so stóran áhuga hjá fólki so kann mann siga hví hví hevur tað ikki tað tí at øll hesi her fakini bara tað sum eg havi við at gera eri øgiliga týdningarmikil fyri at fáa samfelag mala runt líkasum alt annað í føroya landi spurningurin er altso er tað tí at lærugreinarbýti er sum tað er hvat tað skal vera veit e eg ikki ordiliga vit hava tað ið næminguri koma níggjunda og tíggjunda meini eisini tað eru so fá gangutíggjunda í dag so hevur mann eisini verið starvsvenjing og starvsvenjing haldi eg er ótrúliga týdningarmikil partur av skúlagongdini sjálvt h eg bara í fjúrtan dagar ella tíggju dagar er tvær vikur hon er ótrúliga týdningarmikil fleiri av teimum næmingum sum eg havi tikið í læri havi eg funnið tí at teir hava verið í starvsfrenjing og eg dugi at síggja og hvat hvør hvørji hsi fólkini eru og hvat tey standa fyri og samstundis so við at síggja teg at fleiri av teimum sum komu læru hjá okkum ella tað eru nakrir nøkur hvørfall finni útav at tað eru orðblnd og tað undrar meg eitt líta sindur at mann knappliga skal finna útav at mann er orðblindur tað er eisini onkur sum komin inn sum eru talblindur altso skilji egikki tøl tað undrar meg at mann skaldi gingið tíggju ár í skúla og ella nýggjár skúla og og finna útav at mann ikki ikki dugir tøl so har er nakað sum vit kunnu seta inn annars skal eg bara enda við at at siga at eg haldi tað hetta her við karaterum ja hvussu skal mann gera visti mann ikki hevur karateri tað er tað er eitt sindur vatnsklit við at gera men sjálvur haldi eg tað at eitt nú vinjuháskúlin brúkar tað at tay geva eina virðisløn fyri ínni a og tá eg síggi at fólk fáa prógv í vinjuhásskúlanum og tú og so er tað ein næmingur sum fær brógv fyri oynni tað sigur mær nokk sosinur tað kann gott vera at ein næmingur hevur nógv betur kariter men tann sum er ídni tað sigur mær at tann viðkomandi persónur at hann hevur víst eina góðan vilja hann hevur ikki nóturliga tann besta eksamjuna men hann hevur hann viljan
tá áræði skal til fyri at liva lívið takk fyri ja takk og her eru nakrar
viðmerkingar jaspur langaard er fyrst ger sovæl ja takk fyri frú forkvina ja takk fyri vara nógvar góðar hugleiðingar eg haldi vit síggja meir nú enn nakrantíð týdningin av at vit hava nógvar og góðar handverkar samfelagnum eg haldi tað er øgiliga trupult at óansam um tað er ein elektrikari ella timburmaður ella maskinsmið ela hvat tað er fer tað trupult at fáa fatur í handverkaran óansá hvat fyri fakmenn er innan fyri og og har hugsi eitt sindur um frimund rasmussen hevur nakrar tankar um hvat skúlin kann gera fyri at fáa stimbr at í fleiri næmingar í skúlanum sum fara tann vegin nú nevndi hann at tað skúlin ger meir men men visti frimund hevði havt okkurt uppskot sum vinnulívsmaður hvushvussu skúlin kundi tymbra enn meira undir at vit fingu fleiri ungdómar at velja tað
ta er tann vinnu vegin eisini takk fyri a formaður
ja takk fyri eg havi sjálvur verið við til at farið niðan skúlan saman við øðrum í klaksvíkini at farið niðan skúlan og har ið í mann líkasum hevur greitt frá hvat ið hetta inniber at farið læri og hvat ið hesi ymiskukini hava at gera altso tað má bara varpast meir ljós á hvørjum fákini eru og hvat tørvurin er á tað var ein filmur einaferð vístur har ið har um alt við líkahald bleiv steðgað og so eg veit ikki um tað sama filmin men har sum alt samfelagaði hvussu tað smuldraðist saman tí at eingin helt seg líka tí er tað tað øgiliga týarmikil at vit at vit hava øll hava týdning fyri øll í okkara ymisku økjum har sum vit eru sett so tá kundi kanska víst tann filmin fyri næmingunum tað hevur
fa enn tey giviðkoyrt ttil tankar ja takk
næsta viðmerkingina eigur rósa samuelsen gerso væl takk fyri frú forkvinna tað var áhgavert at hoyra ein pápa og ein vinnulívsmann greiðar frá tveimum ymiskumø síðum og og serliga tað er tann týdningin av at vinnulívið kemur inn í skúlan ella næmingur og næmingurum kemur út í vinnulívið soleis at tú upp á ein lanna máta man sigar finnur eitt samstarv til eftirtíðina hjá teimum næmingunum sum hava brúk fyri tí g ikki minst fyri tann partin sumsumløgtingslimurin ella løgtingsmaðurin sigur um í samband við sum pápi at tú mást rúma øllum teimum børnunum sum eru í skúlanum og ikki atað eru nøkur sum eru pasifiseraði eg sá einnei vær vitjí í íslandi har sum tað var nemliga einsin ein sorserbreyti sum var fyri næmingar sum ikki megnaði so nógv har sum nevnia tann eina gentan gekk aftan á eina vaskikonu og tað var fantastiskt at síggja hvussu væl tær báðar trivist og tað altso endamálið var hjá skúlanum at behalda gentuna soleiðis at hon
ja takk
fimarasmussen ger sovælja takk fyri ja nei eg eg eg kann bara endurtaka hatað eg haldi er øgiliga týdningarmikið at vit lofta øllum og at vit geva øllum møguleika og og skúlin ger sítt ítata fyri at fyri at inkludera tey men eg veit samstundis at tað er einki nevnt at at inkludera altso gedu nevnt inkludera men tað er tað hvussu fevndu tey soeiðinar at tey verða møtt har sum tey eru og og tá tú tá mann so tosar um at mann skal fara í starvsvenjing og og atatat fáa hese ymskur við altso eg eg eri ivirvístur í tí at arbeiðsmarknaðin í føroyum stendur opin fyri at fáa hesi fólkini soleiðisnar at tey hvørfall kanska finnast har sum tey kunnu brúkast t til tað dagliga lívið og fáa sítt virðisgrundalag og tí gleðina í tí arbeiðinum sum vit øll vit liva jú og royna at at hava eina eina nøkta tilveru so tað er arbeiðið ein

takk fyri jóhannes joensen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina tað er gott at frimutrasmusn kemusr inn eftur við praktikkivíðar ella starvsvenjingin hussu viktit hon er tað er sjóhndann praktiski partin at fara út og og læra um arbeiðsplássini og kanska hvat mann er áhuga fyri øgiliga týdningarmikið at tað forsetir og heldur áfram og heldur styrkist æ men eg hugsi eitt annað eisini at han nevna ett her við orðblindi onk koma hjøgnum orðblinnini verða orðblndur og og fara íjøgum allan fólkaskúlan og fór staðfesta aftaná tað er kanska eisini ein ein ein avleikari av tí at mann kanska tað økið krevur ein uppraðfesti vit hava fingið orðinav lærara men e tað nokk eg haldi sjálvur at í læraraútbúgvingini skuldi mann fingið meira skúla meira lærarai til at síggja hesi børnini sum eru orðblendað eisini a so eg hugsi meira tað efta e ein ein generell styrkjan av
lærara hópini hjá honum
takk fyri frímund rasmussen ger so væl jú eg dugi væl at síggja at mann skal styrkja tann partin og at mann noyddi til tað men samstundis haldi eg eisini tað at tey sum ikki eru orðblindan lærara at tey eiga at duga at síggja at tað er ein trupulleika við at nevna sjálvur gekk eg í klassa saman við onkrum sum eg abbin sat og terpaði við viðkomandi og eg var onkuntíð inni hjá teimum meðan hann terpaði og eg tonkti at hann dugir at lesa altso tað var snetan sítt at lesa vit kendu einki til orðblindin tá at tað var slikt til nú tí síðstu árini svav eg at hugsa at snakkanin hann er orðblindur tí haldi eg tað at at altso eg eiga at tú at síggja tað um onkur er orðblindur visti eg tú er ein trupulleika men tað sum at mann so setir inn við tá ið forløgum skulu til við ein lærara sum er speciaalari tað haldi eg øgiliga týdningarmikið at vit seta
fokus á tann partin
kkfyri siri stenberg ger sovæltakk fyri harra formaður ja eg haldi tað var serliga heta her við eisini við starvsvenjing í skúlatíðini sum er viktigt sum tað er nú so so sleppa skúlanæmingar tvær ferð tvær vikur a fýra vikur til saman í allar sínar skúlatíð í starvsvenjing og kanska var tað eisini nakað av tí mann átti at hugt eftir staðin fyri kanska bara at seta fak inn í tímatalvuna sum eru kreativ fak at mann kanska hevði fýra ferð kanska í sínari skúla tí hat ma var starvsvenjing ella man va longri ella eitt annað tað er heilt sikkurt at tað eði komið nógvum aftur altso til góðar aftur at mann hevði nógv meira starvsvenjing og nú snakkar mann kanska avtaka tíggjunda kanska skuldi havt verið helvtina av tíðni í starvsvenjing altso gjørt heilt annað skúlatilboð
teldur enn at taka tað burtur takk
fyri frimun rasmussen ger sovælja hetta við starvsvenjing haldi eg er øgiliga týdningarmikið eg meini tá eg gekk skúla fólkaskúlanum tá í fýrsunum og hálvfjerðs fýrsunum tá varð starvsvenningin í áttanda og tíggjunda flokki tað meini at vit vóru men í veruleikinum í dag et tað at eingin altso tað er so øgiliga fá sum fara víðari til tíggjunda so so egentiliga hevur mann bara fjúrtan dagar starvsfrenjing tvær vikur tað er níggjunda flokki sum er tað var tað er níggjunda flokki í dag ja eg fái nógvar næmingar so dag veit eg o eg fái øgiliga fáar fyri ikki ongan úr tíggjunda tí að teir er ikki til teir næmingarnir so eg halditað er øilia viktigt at mann at mann hevði tað intesant at at mann kanska í yngri árun eisini kanska fekk onkran tí at ein partur av av lívinum hjá mær tað er tí at eg havi kanska hava verið við til arbeiðis við pápa mínum og og onkrum øðrum sum eg kenni so vit kenni ast
end til pá tann máta takk fyri takk fyri so mong vóru orðini tann næsti er
ja takk fyri harra formaður nú eru øgiliga nógv sagt um hetta málið og hetta ereitt eitt gott og gevandi kjak um um fólkaskúlan og hvat ið treingist til á tí økinum hí løgtinginum eru nógv sumhava á læraraútbúgving og vita nógv umh hesu tingini so eg føli meg púra tryggan við at vit nokk skulu koma rætta leið tá ið tað tá ið tað kemur til hetta nú eti eg ikki ein av teimum sum hava nakra bókuliga útbúgving og og ein og hvør tekur jú støði í sær sjálvum so ati hetta vóru bara nakrar eygleiðingar sum eg ætlaði at koma fram eg dugi ikki at síggja tað tað fyrsta sum eg minnist til til til fólkaskúlan haldi í dag at tað er tá ið vit fóru út í starvsvenjing tað var tað var tað allarbesta tað var tað allarbesta sum mær dámdi tað var hesin henda tíðin her og gott nókk var hon øgiliga lítil tá ið ið mann fór útir starvsvenjing tá fóru vit í starvsvenjing við átta hundra níggjuhunda og tíggjunda so eg havi verið eg havi verið heppin á tí

mín leið í fólkaskúlanum var tann at eg at eg brúkti meiri tíð upp á ati hugsa um sjógvin og um megan heldur e um at gera lekkskir heg hevði góðar bókligar førleikar meni men onkursvegna so fylgdu tað ikki nógv og tí minnist eg øgiliga lítið aftur til til tað men vit vit vóru vælsignaði við við við einum lærara ella tveimum sum faktiskt dugdi hetta her ati at koma til okum og og vísa okum eisini áhuga hetta her at spyrja inntil hvussu gekk núáleygardagin tit vóru á flotu ella illa fingu tet fatur í í hasum veragjemlingunum sum tit runnu eftir tá altso hetta her við at inklodera hetta her við at fáa fólk við geva pláss fyri tíð innan fyri skúlansgott tað haldi eg var heilt einastandandi gott og síðani havi eg sjálvandi havt eg havi havt børn eisini tey eru so liðug við fólkaskúlan nú eg dugdi ikki í saman mun at síggja yvirhøvur at børnini hjá mær fingu rúmd

øheg haldi at vit fara ov nógv í dag bókligan vegin nógv for nógv bókligan vegin øh vit leggja niður í børnini hjá okum ela tey flestu samfelagið leggur niður í børnunum hjá okkum ati vit skulu øll blíva akademikarir øh tað er faktiskt eisini brúk fyri fólki ís samfelagnum sum er orðblind sum eru sum ikki klárar seg so serliga væl í í teimum bókliga sterku fakunum og eisini sum sum sum altso samfelagið hangur saman av so nógvum ymiskum menniskjum sum kunnu so nógv ymisk ting og tað eru altso ikki bara tey bókligu sum sum sum bera hetta samfelagið og tað haldi eg at vit gera ein feil í samfelagnum í dag at vit trýsta fólk til at vera bókliga og og tað er skeivt mínari ver er tað púra skeivt vit leggja for lítið dent á tað handaliga til dømis í fólkaskúlanum eg haldi sjálvur at hendan her hendan starvsvenjingin sum sum næmingar fara út í er heilt einastandandi gevandi og eg kundi til tonkt mær at sæð tað sum ein nógv størri part nógv størri part av undirvísingini sum varð til dømis í framhaldsdaildini hjá okkum hetta her við at tú tú burdi næstan farið altso eino ferð um hvardali út og og brúkt eina viku upp á at arbeitt við onkrum sum tú sum tú veruliga tímti so tað leiðis at tú var máttiveraðu til at atat fylgja skúlanum í hesa tíðina tað eru øgiliga nógv børn sum fella uttanfyri og tey keða seg tí at tey síggja yvirhøvur ikki meiningina í at ganga har tí tay havi ikki inderessu og her tosi eg serliga um dreingirnar dreingirnir veruliga eru teir í dag sum fella uttanfyri og at mann fellur uttanfyri vit vita at trivnaður og innlæring fylgjast hond í hond og hevur tú ikki trivnaðin við so lærir tú ikki tað sum skal og at tú ikki følir teg sum ein part av tí jamen tað hevur nakrað aðra konsekvensur tá fert tú inn á nøkur onnur ting tú fer út ati nøkta tann tann tørvin sum tú hevur fyri felagsskapi og øðrum við kanska at tú kemur í onnur seldskøp tað vil siga seldskap har sum rúsevnir eru eru domunerandi og annað sum sum ikki er so heppin so tað hevur heilt ónatúrliga stóran týdning hvat hvussu vit grýpa tað and hjá teimum ungu sum ganga í fólkaskúlanum tað eri eg sannførdur um
takk fyri
fyri ein viðmerking frá edvul jacobsen ger sovæl akkfyri frú forkvina tað sum branassamder eisin var inni á kom fekk at hugsa um lívssins skúla hvar er hann í ofta í dagsins samanhangin nógv hava er ein fantastisk arbeiðskraft úti á rættiliga nógvum ymiskum økjum men men tey hava ikki tann fakliga førleikan men tey hava førleikan sum skal til fyri at megna tað arbeiðið sum er úti í markini har sum tey eru og og vit vit vit trýsta øgiliga frá nógvum síðum er við til at trýsta á at minka um tann bólkin sum hevur lívsins skúla vit kanska krøvini blíva bara størri ogn størri fyri okkara ungu til at megna ein øgiliga sterkan fakligan grund soleiðis at fleiri og fleiri detta út men í staðin fyri at mann hyggur betri eftir teimum hvussu fáa vit loftað teimum sum sum hava ein rúgva av øðrum førleikum millum annað sum verður sagt her við einum kanska

takk fyri har fomaður ja og tað er akkurát tað alt hetta her øll hesi krøvini alt hetta stressið alt hei hesari hesir kassarnir sum vit royna at trýsta fólk niðurí tað tað byrjar her tað byrjar her inni tað eru vit sum sum skulu royna at at at skrúva skipanirnar tola saman at øll passir nýt tær vit eru vit hava gjørt hetta samfelagið forsnaðurt sum er og tí fella so nógv uttanfyri við teimum konsekvensum sum sum vit tíverri síggja í dag hjá hjá nógvum av hesum
takk fyri takk fyri tann næsti at røðar
magnus rasmussenætakk fyri frú forkvinna ja tað vr nokk smávegis sum eg ikki fekk tíð til í mínum fyrra umfari men eg havi hug líka at taka í tráðin sum erhard joensen var inni á hetta her við tí spontana og tí kreativa eg var so heppin at vera við til tá ið mentanarlønar vórðu handaðar inni inni í runavík og tá ið tann eina hevði fingið menturnar hevði eg fingið eina virðisløn so so segði nøkur orð og tað fyrsta sum hon takkaði tað var musikkskúla nummar eitt musikkskúla altso og og hendan her unga kvinnan syngurin er í opararnir í týsklandi tað var musikkskúlan hetta kreativa men tað startaði kanska eisini í í barnahoiminum so var ein ein eiein annar sum fekk virðisløn tað fyrsta takkaði tað var skúlanum bygt á skúlanum har sum hann var komin frá bygta skúlanum líkasum hetta her við at tað bleiv nakað kveikt tað bleiv nakað kveikt og nú eri eg eisini inni á hesin her spontana lofta tí sum er luftini hvat er tað sum kanska hendir í í fólkaskúlan dag at tað er so nógv ymiskt at spentaniteturin haldi eg eri minkaður og tí haldi eg at mann eigur at lata upp fyri meira spentanitetið og fleksibilitetið í fólkaskúlanum hetta við tað verður verurð nevnt um praktikk og ekaavegin og hvat kann skúlin gera men hvat kann heimi gera hvat kann eg gera nummar eitt vit sum foreldur ommur og abbar ella vit heima tr vit sum fyrst og fremst mugu leggja í okkara børn at tit fara tann vegin sum tit hava áhuga fyri tit eru góð til og sum tit ynskja og so um tað ikki er akkurát tann akademiska vegin sjálvt um pápin ella mamman er akademikari ja men bakka upp og og tað er verð samd um og tað er nú eri eg aftur innin á tí vit siga at skúlin skal skúlin skal ja skúlin skal eisini men tað starta við okkum sjálvum eg sagt tað fyrr at í í danmark var tað soleiðisnar at mann skuldi fara at lesa og og og so visti ikki tað bar til so var tað handverk men nú kanska man eg koppar teg á altso vistitú ikki eri hendunar rætt samanskrúvaðar ella uppi á far sooles vit hava brúk fyri hesum her kreativum vit hava brúk fyri handverkarum í stóran mun tað sum eg ikki fekk tí til sum eg nú skal komin á tað er serøkið í fólkaskúlanum fjórðingurin av játtanini syrka hundrað milliónir verða brúktar til tað sum eitur serøki og tá eru eisini á tí sum vit kalla fyri inklutión johannes joensen segði at at at í føroyum er meira inklutión altso teð r fleiri næmingar sum hava serligan tørv sum eru í fólkaskúlanum eri tilhangari av at vit skulu hava so nógv í fólkaskúlanum sum tað ber til men treytin má vera at tað at tey fáa eina nødd á knekka hvønn dag sum danskarin segur so at tey mennast tá ið eg tosi um serøki so veit eg tað at tá vit eru so kempistór upphædd og eg veit at tað er nógv sum erur gott so haldi eg allíkavæl at mann eigur at hyggja uppá alt hetta her sum eitur serøki fáa vit tær bestu skipanirnar burtur úr hesa millunum kunnu vit gera okkurt øðrvísi kunnu vit gera okkurt betri enn tað sum er í dag ein ein jøvn eftirmeting og faktiskt haldi eg at mann burdi farið ordiliga niður í supstansin hvussu verðir sørøkið skipað í fólkaskúlanum er tað gott har er nógv gott men er tað okkurt sum vit skulu líkasum justera tað haldi eg hevði verið týdningarmikið av fingið fram til tað allarseinasta so er tað læruútbúgvingin sum eg havi nevnt fleiri ferði ír nógv ár síðani igar gekk lærustovan men tá vóru vit meira enn hálvt ár í praktikk í starvsvenjing av fýra árum meira enn hálvt ár kanska trý hvart ár og nú var tað nakrar fáar vikur tað ljóðar ikki rætt og eg haldi teg veriðr frammi at lat okkum ikki gera tað fór akademiskt lata okkum gera tey sum læra til lærarar at tað verður líkasum at tað er út í fólkaskúlafólkini skulu arbeiða og at tey fáa innlit í fólkaskúlan og visu tey ikki koma í starvsvenjing tú tosar mann um starvsvenjing fyri næmingar í átta hundrað og tíggjunda flokki men vissu tey sum skulu arbeiða í fólkaskúlanum bara hava verið fýra vikur í starvsvenjing til dømis ella seks vikur og kanska ongantíð verið einsamøll ein gong so er tað púra sikkurt eftir mínum tykki alt for lítið so at styrkja tann partin og annars kanska endurskoðað alla nei
ti lærar útbúgvingina takk fyri takk fyri tað eru fleiri viðmerkingar
tanfyrsta frá jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvinna eg áhugavert magnus rasmussen e eg hugsi eitt sera øki nevnd ov nógv tað kostar sjálvandi men nú mánn fingið nøkur serskulatilboð runt um føroyum og mann roynir at gera meir á tí økinum við at set inn har so eg hugsi at mann er í rættari leið eg hugsi at mann skal bara halda áfram og royna at fáa skipað tað øki tað kostar í pengum men eg trúgvi at mann fær eitt gott úrslit tá mann hevur sett nú mann er set tær kjøl

fyri eingin eyðug eg kenni seg til tað tað verur nógv gott arbeiðsgjørdt men eg hugsi bara tá ið tað fyllir ein fjórðing av øllum tí sum brúka til fólkaskúlan so havi vit skyldu til at hyggja uppá er hetta akkurát tað rætta og vera pengarnir nóg væl gagnnýtthir av tí at tað fyllir so nógv eg veit tað at mann er farin handan vegin sum spyrjarin ella viðmerkjarin segði og og tað gevur góð úrslit tað veit men tá ið tað er ein so stórur partur av allir fólkaskalaskipanii so haldi eg veruliga mann mátti farið ordiliga nýta fyri at funnið útav eru vit á rættaraleið ella er okkurt sum vit kundu skrúva eitt sindur uppá og tað kundi hent at okkurt var sum vit kundu fyri at fingið tað betri so sum eg segði
einki stendur í stað takk fyri
ósa samuelsen ger sovæl takk fyrihara formaður eg hald te ávavert at hoyra at magnus rasmussen sum fyrrven at læra eisini sigur at tað er neyðugt at hyggja eftir serøkinum í fólkaskúlanum men eg vil fara so langt at siga at tað er neyðugt at hyggja eftir serøkinum niður í barnagarði tí at frá barnagarð í skúla har er eisini har manglar v siga skipað samstarv og o kanska tað skal mann skalki kanska seta fyrr í øðrvísi inn í barnagørðunum soleis at børnini eru klár til skúlan tá ið mann kemur har til sendurskoða ser økið sum heild frá børnunií heilsumála
ikki fyrr enn har er ein blíður
takk fyri at mann stræstan gjørt væl ja takk fyri frá fólkum ja tað er tað er púra púra sæð sum røst á samansøganum á men eg nú helt helt eg meg í hesum umfarinum til tað sum eru fólkaskúlan at gera og tí komi eg til tað men tað sigur seg sjálvt at hesi børnini sum góvum fólkaskúlan tey koma onkursligt frá inn í fólkaskúlan og at tað tað sambandið er í ordan og eg haldi sjálvur at tað tað gongur tað rætta vegin men at tað kundi verið uppaftur betri tað yvirskís og og har eru vit so eisini yvir á tí kommunala so eitt gott samstarv millum kommunala og lands tað tað hevði eisini verið gagnligt soleiðis nær at børnini frá tí tey koma við vøggustov og børnagarð og so víðaður skúlan at at tað kann vera so smidligt og gott sum tað ber til

henricold gersæfrú forkvinna tað eri nógv gott kanska okur hyggja ikki so nógv eftir sjálvi í okra skúla eg sá einaferð kum lóva landaði skakaen rso láðið upp á dráð og hugdi at sjónvarpinum tá var ein diskussión í sjónvarpinum um hvussu í skandinavar kláraði seg inni hjá hvønn øðrum danmark norrøu svøríki serliga finnat ikki so nógv men og har vóru norðmenn nokk so væl frammanfyri danskar og svenskarar at klára seg hjá hvønjum øðrum so var ein ta var eitt paneli við fýra fólkum sum var ein dama frá gjøgnum havn og universitet og hon sigur men út yvir altí heta her so eru nakrar har uppi og tað eru føroyingar teir leggja hn langt omanfyri øll hini við sínum málsliga skúlaskapi og tað var segði hon at í staðin fyri at her tað klára at hava einm arbeiðsmarknaður pá hálvtrýss túsund fólk so hevði teð ein málsliga soleiðisnar væl fyri at tey hevi ein arbeiðsmarka knuppa sjeyogtjúgu milliónir tær kunna fara hvar tað skuldi vera so væl fyrri var føroyskur skúli málsligi tað var stuttligt at hoyra frá ein av dami sum visti hvat hon snakkariu
takk
fyri magnus øvstensøgan takk fyri ja tað er púra púra sannheit sum henni goldið er henni á eg nevndi í míni fyrra innleiki at vit hava ein góðan fólkaskúla og málsliga vita vit hvussu væl vit eru fyri vit eru so heilt ótrúliga væl fyri eg kenni til dømis onkran føroying sum arbeiðir til dømis í englandi og hevur nakað við norðurlond at gera einki problem tí føroyingarnir klára at snakka øll skandinavisk mál tað klára eingimennur ikki vit kunnu fara til íslands ja men teir ikki væl fyri og tá koma vit til at her at vit hava lært danskt og vit kunnu so fara yvir og gera tað til skandinavisk ella hvat vilja vit klára okkum so heilt ótrúliga væl og tað skulu vit altso ikki undirmeta og kannst tú bara enda við tí at tað skuldi tú halda fast við at vit klára okkum so væl og ikki fara at líka sum at tera upp á tal við sum mann fer at tel
lækka tímatalið við fólkaskúlanum takk fyri takk fyri so virði tann næsti at røða er har
ger so vælja takk fyri frú frú forkvinna e ja eg eg vil altur líkasum taka tráðin upp eftir eftir magnus rasmussen hann nevnir hefta her at ein fjórðingrer allar játtan til fólkaskúlan tað fer til serøkið og hví tað hví fer hann tað er ta tí at eta tí at tað er nakað galið við við við teimum børnunum sum koma inn ella er tað kanska galið við skipanini vend ta aftur til hetta her við inklusiónini eg síggi úti í fólkaskúlunum nøkur dømi um hvar ið iðserliga ungir dreingir verða koyrdur í í seklassar sekklassar

eg haldi at ein í hvussu so ver so vísir tað seg sum um at um mann hevði broytt hesa skipanina soleiðis at hon var meira innkluderandi at mann hevði eitt betri miks ímillum eksaktar lærugreinir og tað er kreativur lærugreinarnir søgdu ein stórur partur av teimum sum í dag ganga í hesir her serflokkarnum so høvu tað verið inni í einum púra vanligum flokki og fylt undirvísingini uppá akkurát sama máta sum øll onnur eeri eitt hundrað prosent sikkur í at visi okur broyta samansetingina fáa kreativitetin spontanitetin listina alt hetta her innaftur aftur í í fáa tað inn í undirvísingina so fáa okur eitt ein heilt annan ein heilt aðra tilgongd til fólkaskúlan tðverður nevnt at visti tú fer í skúla ein morgun og tú hatarat fara í skúla

nei okur hava fingið eitt nýtt eitt nýtt hugtak skúlanoktan ung børn noktar far í skúla ein stórur partur av av av børnunum fer kanska í skúla og tey tíma ikki skúla lærur tú nakað tann dagin nei tað trúgvi eg altso ikki uppá so eg vil venda aftur til alt hetta her sum sum okur hava tosað um nú hetta her nasta seinasta tíman við teimum handaligu við kreativitetunum hygg eftir hygg eftir teimum londunum sum klára seg ordiliga gott í í vinnuligum høpi í dag til dømis har hevur tú brúk fyri einum góðum myksi av eksaktum lærugreinum og kreativum lærugrein fleiri og fleiri ung fólk fara í dag at taka sær eina yrkisleið innan fyri tað kreativa og tað kreativa tað er ikki bara altso at sita og og og tekna og mála og og og spæla tiaftur nei tað er at hava ein heilt nýggjan hugburð til hvussu skulu likur liva í framtíðini alt innan fyri elektronikk alt innan fyri alt innan fyri bzens tað er líka so nógv kreativur mainrett sum taðer eksaktar lærugreinir tí man hugsa tingini uppá ein heilt annan máta og tað er tað sum kemur at gera at nøkur samfeløg koma at klára seg ordiliga gott og tey sum ikki koma at innføra hetta her líka niðri frá skúlunum av tey koma ikki at klára seg líka gott og so at duga at velja tað út sum man vil framelska her eru fleiri inni her sum sum sum arbeiða úti í vinni til dømis frimund rasmussen su varuppi sum hevur havt sum hevur nógv fólk í arbeiði innan fyri nógvar ymiskar greinar hvat er viktigt hjá honum at fáa tað viktigasta at fáa hjá honum í arbeiði tað er at fáa eitt fólk sum er ført fyri at loysa uppgávur at hugsa sjálvt og taka støður sjálvt tað kanst tú ikki læra við at sita og studera føroyskt og týskt og danskt bara tú skalt hava tað tú skalt hava tað eisini men tað kanst tú fáa vist tú í skúlanum til dagligt er í einum umhvørvi hvar tú alla tíðina hugsar kreativt hugsar alternativt hugsar loysnir hugsar samarbeiði hevur spontanitetin inni so fertu nøkur virkuliga góð fólk útaftur aftur í hinum endanum sum eru heilstoymt og sum ikki minst klárar seg sjálvan men í øllum lutum blíva eitt aktiv fyri ta samfelagið sum tey koma út um og og ein ting afturat kreativiteturin vísir seg hevur ein so ótrúliga positiva ávirkan á tína sálarheilsu og er tað nakað okur hava brúk fyri í dag so út tað at fáa at forbetrað sálarheilsuna hjá okkura ungu
takk fyri frú hvørkróna takk
fyri ein viðmerking frá johannes joensen ger sovæl akk fyri frú forkvinna ja eg kan vera samdur við onkrum sum tí sum erhard joensen fór fram eg hugsi bara kreativitetið tað tað krevur eg sjálvandi eisini at mann mann setir heilt onnur endamál við við við fólkaskúlanum sjálvandi og mann kann eisini kompinera kreativitet og fakligheit men eg haldi alla tíðina í dag ta sum krøvini eru að er tað blív ofta for stór krøv haldi eg til at ein lærari saman við seksogtjúgu næmingum skal kunna klára tað eg hugsi at mann er noyddur at hugsa eisini um hvussu nógvir næmingar skulu vera í einum flokki prlærara og har hugsi kasta serliga inskúlin tað krevur øgiliga nógv at skula vera kreativur og motivera fimm seksogtjúgu næmingum einsamallur

ers væl takk fyri frá skránna fullkomiliga samdur seksogtjúgu næmingar í einum flokki til ein lærara alt í verðini fór nógv hann ongan jørðiskan kjans til at klára tað sum samfelagið kemur at krevja av teimum næmingunum sum koma út í hinum hendan ongan jørðiskan kjans so klassarnar við einum lærara upp á seksogtjúgu tú skalt næstan hálvera tað ikki heilt men tú skalt tað skal langt niður um seksogtjúgu púra ein
gen e við johannes joensen takk fyri takk fyri so var hetta umfarið endakomið tann næsta røða verður annika olsen
so vætakk fyri frú forkvinna tú hevur verið ótrúliga áhugavert at líga á hendan skrivliga fyrispurningin hann hevur nú varað í gott og val tríggjar tímar so tað er eingin ivi um at fólkaskúlin fyllir øgiliga nógvhjá okkum øllum fólkaskúlin er um okur vilja tey ella ikki hjartaslátturin í tí føroyska samfelagnum og eg vilt siga tað at í hvørjum sínum lagi gera ovur stórar íløgur í fólkaskúlanm kommunurnar hava lagt nógv fyri fer at byggja nýggjar karmar tiltil okkara ungdóm fyri at taka tórshavnar kommunu her so hava okur bygti skúlaøki út fyri eina hálva milliard í síðstu seti skúlan á fløtum og musikkskúlan sum liggur beint við síðunar av sunda kommunan var eisini bygt nýggjan skúla klaksvík og fingið nýggjan skúla so runt um kring allar føroyar fáa okum nýggjar skúlar og okur leggja nógv í at tað eru góður karmar tað er ikki bara ein fýrakant av kassi sum verður settur upp men tað er bæði list tað er tað at mann gjarna vildi eggja næmingunum til at at royna sítt hugflog har vig brúkt nógvar pengar upp á list og upp á onnur ting í skúlunum og eg havi hug til at nevna eitt dømi nú tá ið okur høvdu hátíðarhaldið fyri skúlan á fløtu so var tað ein sum spurdi jamen hví hava tykur brúkt so nógvar pengar upp á ein skúla hví ikki bara byggir ein fýrakantaðan kassa og so so var tað kanska tvey hundrað milliónir spardar við tí við við tí han so sigur bispur tey tey vísu orð jamen visi tú byggir ein fýrakantaðan kassa so fert tú fýrakantaðir børn so tað at mann eisini leggir leggur nógvar pengar í sjálvar karmarnar tað tað haldi eg hevur ótrúliga nógv at siga og eg haldi at okur hava ótrúliga dugnaligir lærarar út í tí føroyska fólkaskúlanum lærarar sum eru dugnaligir til atumskifta tá ið viðurskiftini krevja tað millum annað nú undir koronu at mann pluss tað mátti leggja læringina heilt um við tað at mann mátti hava alla undirvísingina yvir timskt tað haldi eg er fantastiskt at síggja hvussu ið lærararnir megnaði at at gera tað umskiftið so tað hava teir alla rósa uppiborið fyri men í mun til hendan fyrispurningin hjá hjá jóannesijoensen so vil eg siga tað at skúlin hann hevur kanska fingið í og so stórar uppgávur og ábyrgd so hvørt sum viðurskiftini broytast jamen so er tað skúlin sum skal lofta tí so er tað nýggj ting sum stinga so v jamen so er tað skúlin sum skal lofta tí við nýggjum lærugreinum og nýggjum tingum sum skula proppast inn í skúlan og tað er nakað sum okur skula vera nógv meira greiðr yvir at at ikki bara proppa inn í skúlan tí tað sum eg haldi er viktigt í skúlanum er kanska ikki tað at egentliga sjálvir lærugreinirnar tí tað tað hava lærararnir fullstendiligani stýr uppá tað sum eg haldi er trupulleikin í dag tað er kanska meira einsemi hjá tí einstaka næmingunum nú hava fleiri verið inni á tí í dag at nógvir næmingar trívast ikki í skúlanum og tá ið tú ikki trívist so kanst tú heldur ikki læra nakað og tað sigur seg sjálvt so tað tað haldi eg er er nakað sum mann skal leggja nógv meira dent á hetta her við einseminum við happingini við sálarfrøðini at tað eru nógvur næmingar sum hava ilt í sálini og tað sigur se sjálvt at tá ið næmingurin hevur tað trupult tá ið næmingurin hevur avbjóðingar við einsemi við happing og so víðari so kann mann ikki læra nakað og so er tað sjálvandi onnur viðurskifti sum eisini okur eiga at taka hond um tað er tað er tað at dreingirnir kanska detta nógv meira niður ímillum øí skúlanum at skúlin kanska er blivin ein gentuskúli við tíðini at hann líkasum leggur seg meira tann vegin heldur enn tey handaligi lærugreinar sum fleiri hava verið inni á í dag yvirskipað ein fantastisku skúla sum okur hava lat hann fáa frið við at at gera tað sum hann ger nú men lat okkum heldur hava eygu við teimum næmingunum sum hava tað trupult og sum skulu loftast onkursvegna tað var bara tað eg hevði at leggja afturat hesum annars øgiliga áhugaverda
orðaskifti í dag takk fyri ja takk fyri so verður tað næsti at røða johannes joensen
ger so væl takk fyri frá fólkini ja nú bleiv tað ordil kjak um um um fólkaskúlanum tað var gott fyrisprutin hjá mær gekk út upp á lærugarnar býti og eru púra óstandi undanfarna røðar um at tykkist má nertast tí at lærugarnar býti er jú grundarsteinur undir skipanini sum er í dag í endamálsovorðnum hjá fólkaskúlanum við
formenn sist loyvi at ella frnna loyvi um at sitera tað ja ger sovæl tað stendur í fólkasktólar lógini at fólkaskúlanum eigur at skapa sovorðni líkindi fyri uppliving virkishugu og djúphugsan at næmingarnir kunnu menna sína sannkenning sítt hugflog og hug til at læra at tær kunnu venja síni evni til sjálvstøða meting støðutakan og virkan og búnas itresi til sín sjálvs og til teir møguleikar sum eru í felagsskapinum føgurorð spurningur bara um vit liva upp til tað eg ivist í fleiri førum vit mugu tora at rista posan aftur og siga jamen hvat ertað við vilja við fólkaskúlan eingin sigur alt skal reulitionerast men bara endurskoða tingini tað sum hevur verið oftani eini gjøgnumgangandi í løgtinginum haldi eg tit man samtykki nøkur ting og í skipanum og mann samtykkir at endurskoða tingini men tey verða sletki endurskoðað tað verða sl ekki eftirmett og skipanir sum g ikki verað eftirmettar tær dótta bara burtur ella fella út í einki vit hava eitt dømi um at mann hevði eina skipan uppi á skúlan um løgmannabreyt sum skuldi eftirmetast hon ikki eftirmett enn og hon hevði virkað kanska í eini tjúgu ár ja tað var ikki eini fimtan áragussu og og soleiðis blíður tað oftani tað tað varð ikki eftirmett og tí var tað ikki kannað um tað er gott ella um tað er nakað sum ikki er so gott og tí haldi eg leggi upp til í hesum her førinum at vit gera royndarskipanir royndarætlanir tað ber væl til at brúka ein tveir skúla til at gera ella tríggjar skúla sum skal vera til at gera royndarætlan eitt royndarprosjekt er tað nakað sum er betur í tí sum vit royna av og tað eru fleiri møguleikar til tað her av verðar nøkur uppskot um at til dømis at broyta praktikkina frá at fara frá tíðjunda níggjunda flokki niður í níggju hunda og átanda flokk tað er eitt konkret hugskot tað vil siga at at fáa starvsfrening og átnanaflokk eisini so eisini hett her við at at tá ið mann kevur ummælir vit geva bara karaterir fyri tað sum tú presnterar vit geva ikki ummæli fyri samstarv kreativitet ídni tað varð ikki loynt hevur tú góðar evnir fínt so fær tú góðan karter hevur tú vánalig evni jamen so fært tú ikki nakað fyri at vera íðin ella kreativu ella samstarvshugaður duga væl at at samstarva tað fór t einki fyri og tað er soleiðis vit meta børnini í dag tað er soleiðis vit meta sjálvt um samfelagið krevur nøkur heilt onnur menniskju samfelagið krevur jú samstarvshugaðir menniskju krerativ menniskju íðin menniskjur tað krevur ann arbeiðsplássinum men tað krevur skúlin ikkju nú eri eg øgiliga fýrakantaðu men men í høvuðsheitum kann mann siga taðpp á tann mátan eg veit tað er nógv ting sum eru á lánini ligur hjá lánini men landsstýrismaðurin hevur lovað nú at fara í gongd og tá i mann fær í gongd vð at eftirmeta og ristað posan umaftur so er mann eisini so má mann eisini siga nøkur ting sum kanska er eitt sindur ópopler tað vil siga at vit mugu hyggja eftir nøkrum lærugreiðnum hvat hvussu skulu vit gera tí eingin lærari tað ið eg hugsa eisini sjálvur sum lærari eg hevði ikki viljað slopt mær av við nakran tíma í mínari lærugrein soleiðis verður tað altíð men kanska kann mann hyggja eftir tingunum øðrvísi og kanska fær mann skipar tað soleiðis saman við lærarunum saman við starvsfólkunum saman við leiðslunum soleiðisat mann fær ein fólkaskúla sum øll vilja hava eisini tey sum arbeiða í skúlanum og eg hugsi tað er skilagott at landstýrismannin seta arbeiðsbólkar niður og kanska eisini gipolitiskan fylgibólk sum ger at tú fært ordiliga kjølfest eina broyting tí hon má kjfestast í skúlanum og eg havi slett ikki nevnt heldur tað tað tað arbeiði sum leiðslurnar ella ta stóru ábyrgd sum leiðslurnar hava í skúlanum við teirra manglandi leiðslutíð sum eg veit at teir arbeiða nógv við so eger að tað er tað er viktigt at mann ger tað rætt bæði við at fáa lærararnar við foreldrini við og leiðslurnar við tá mann fer í gongd vi eftirmeta hesa skipanina og eg hugsi at man má torir at fara í gongd nú tí vit hava snakkað um hetta her í óendaliga tíð og tað eru nógv ting sum liggja á láni og tað liggur á láni einamest tí at vit ikki í løgtinginum játta pengarnar sum krevjast fyri at hava ein ordiliga góðan fólkaskúla eg sigi ikki at fólkaskúlin er vánaligur fólkaskúlin er góður tatað aka ikki feil fólkaskúlin er góður men eg haldi vit eiga at kunna blíva nógv betir ja takk fyri tað er ein við
merking frá hervur polstóttir ger so væltakk fyri mær dámdi ølga væl tað sum jóans joensen sigur um um karakterið hvussu vit fortelja næmingum av hvat støðirtær liggja á samstundis so ger mann øgiliga lítið burtur úr at siga hví viðkomandi kanska fara eitt sjeytal ella eitt tíggjutal ella hvat kannmann gera fyr eitt betra ella hvat hevur mann gjørt sum gjørdi at mann ikki náddi toppin ogsovíðari á karakterskipanini soman onkursvegna mann leggur bara eitt tal á næmingarnar so at koma út og so er tay eitt tal tí tað er tað sum tey skulu brúka víðari og sað haldi eg eisini at eitt tað býttasta mann hevur gjørt í føroyum var at mann fylgdi aftaná todanum óvella sjeyskálaðan karakterskalarin sum mann nú hevur implementerað í fólkaskúlan og á miðnám og á á á setrinum tí at hann leggur enn meira trýst á tey sum skulu hava eitt tal í síðsta enda tí at tað eru so ræðuliga stórt spenni ímillum hvat er ein góður karakter og kan ringu karterur og tað einasta fólk hugsa um tá tey eru undir útbúgving tað er at tey skulu brúka karakterin víðari so tað mann fór til sjeyscaln frá
góði hetta skal hann tað er eitt at býttast av hjá mann tikið takk fyri
takk fyri jóhannes joensen ger sovæl takk fyri ja eg eri samdur í tað sum hervurt polstett sigur me eg hugsi eisini um at hví broyta vit tingini eg nevndi í byrjanini at vit hava ein føroyskan fólkaskúla sum sjálv stýra men vit hava alla tíðinar lyndir til at broyta og gera líka sum øll onnur gera og kanska eisini tær somu feilar sum hini gera í fleiri førum so royna vit ð at hava ein fólkaskúla sum líkist í norðralondum tí vit brúka hvønn annan vit útbúgva okkum í til dømis danmark og aðrastaðni og tað kann eisin vera skilagott og tá er tað bara ummæli karakteriurnar um mann brúkar og tað er ein soðnur skipan sum hann í felags um at siga soleiðis er tað men vit kundu væl eisini gjørt onnur ting her sum kunnu vera okkara sjálvt um vit brúka tann almenna skalaðin eisini við sínara tað var tosað eit sindur um hetta her um um um langthjálp líka bara viðmerkja tað at at finnnar til dømis teir hava lektshjálp í tímatalinu men tað er tvungin lektshjálp í føroyum er tað fríviligt tað vil siga at tey sum mest hava brúk fyri lektihjálp koma ikki tí tað hava ikki heimanfrá hava tað ikkitann stuðul til at koma og tími otta ikki at koma so tað er faktikt bara tey sum ikki hava tørv á lekstsjálm sum koma tað vil siga finnar hava gjørt tað soleiðis at tit fungið at koma til lektshjálp tað er ein partur av skúladegnum tað vil siga visti mann til dømis skerr skúladagin niður á seks tímar so r leggst sjálv tveir tímar ella ein tíma afturat ella niður á fimm tímar so leggst sjálvp tveir tímar tað hvja tú er eingi heimaarbeiði tað var alt orðnig í skúlanum og tá hevur mann kekk á at øll jøganga tað sama og fáa tar
hjálpina tað er bara ein máti tað kunnu verið fleiri mátum takk fyri so tíðin farin tann næsti at røða er landsstýrismaðurin í uttanríkis- og mentamálum
fyri hetta bleiv aitt ordiligt maraton orðaskifti men tað er gott tá tað vísir kærleikan og umsorganina sum løgtingsfólk hava til skúlan eg havi næstan bangin fyri at okur ikki fóru at lukkast til ja sjálvandi ok skld hava nakrar fyrispurningar afturat men til holukost haldini sum vera tað er ein týdningarmikil dagur í dag men hetta var gott eitt gott orðaskifti og nú skulu okur bara vísa at at okur ætlað nakað við tí sum okur hava sagt tað ikki blívur sum við øllum hesun her orðaskiftinum sum okur hava sum bara blíva tó orðaskifti og einki meir sumjóans joensen nevndi so so ætli eg mær at fyrisøða løgtinginum at umframt hendan arbeiðsbólkin so eisini seta ein politiskan fylgibólk soleiðis at nógvar tíð sum komu fram her í dag ikki bara fer út luftina í dag meni eisini kemur kemur inn í tann arbeiðsbólkin soso arbeiðsbólkurin við fólki úr skúlaverkinum og aðrastaðir

tá ið arbeiðið byrjar og kanska kanska fleiri ferð afturat og soleiðis at okur sum politikarar kanska kunna kunn kenna meiri ognarskap í tí sum hin arbeiðsbólkurin kemur kemur til ella skul vit siga tann samlaði arbeiðsbólkurin kemur til og kunna fara í løgtingið og og broyta orðini til til nakað til handlikka tað fari eg at fyrisloa og so tað kemur ei innbjóðing frá mentamálaráðnum til løgtingsfólk um atla til flokkarnar um at velja fólk í ein sovorðnan politiskan arbeiðsbólk eg vari glaður fyri attann kvaska magn siga tann linjan sum hevur tað sum er gingið aftur ella eitt sum hevur gingið nógv aftur í dag tað er trivnaður trivnaðurin trivnaðurin er alfo og og mega at at at øll trívast at ikki skúlin ikki bara verður gjørdur eftir einum leisti sum ger at nøkur als ikki trívast og líka nevna eisini at tað var maktpolliggjandi hjá okum í mentamálaráðnum at í ársins fíggjarlóg tjúgu einogtjúgu har skuldi trivnaðurin verða raðfestur so tað bleiv hann eisini til dømis so er longu trivnaðarráðgevi settur og trivnaðar dagar og trivnaðar kanningar verða oftari enn tað hevur verið so okur kunna fylgja við at trivnaðurin blívur betri og

ordiliga gott at hoyra eg havi skrivað nøkur av teimum tingunum sum hava verið nevnd nógv av teimum hava vit trivnað at gera hennik old var inni á astress strongd og nógv hava verið inni á á spontantet at at at okur ikki køvas tað hevur tosað eisini um er skúlin veruliga fyri øll hava okur gjørt umstøðurnar soleiðis at hon er fyri øll serøkið er blivið nevnt og so hesin herløgni sorgarleikurin vil eg siga sum okur hava uppliva at at fólk kunna fara ígjøgnum skúlaverkið og gjøgnum øll skúlaárini og og mann ikki hevur funnið útav at tey eru orðblind o onkur nevndi eisini at tey vóru talblind

ein soskynssøga haldi at okur nú fara at fáa eitt kt eina ktskipan fyri alt skúlaverki meni sum eg haldi og jaspur langaard tosaði um at at okur mugu eisini syrgja fyri at ella skipa tað soleiðis at at lærararnir fáa betri kt førleikar til at brúka skipanina skúlanoktan ein dagburt tað er veru eitt veruligt eitt veruligt tal fyri tað tað er ein veruleiki at børnin eru sum ikki vilja fara í skúlan tað er so ein orsøk til afturat at at at fáa trivnaðin í í hásæti í skúlanum eisini verur tosað um heta her ikki at leggja for nógv a ábyrgda skúlan og tað er tað er rætt okur hava øgiliga skjótt fyri at koyra ábyrgdina frá oku men tað eru okur sum sum politikarar okur sum foreldur sum sum hava hús á ábyrgdina skifti frá dagstovuni til skúla ev verður nevnt eisini og so víðari alt gott krøkja tað kreativa hetta er at dreingir trívast illa at okur mungu eisini hava skil fyri tíð at okur eru ikki eins og so víðari og til endans nú tíðin farin ja so hevur mann verið inni á á læruútbúgvingini men men hon verður hon verður við í tí útgreining tað havi eg nevnt fyrr í dag sum verður gjørd av setrinu
takk fyri ja takk fyri tríggjar við
tilmerkingar tann fyrsta frá jaspur er langur ger so vælja takk fyri tær formaður og takk fyri jensarana tú nevnist her við trivnaðakanning og eg sat í skúlastýrinum á toftinum fyri nøkrum ár síðani har vit gjørdu námsóknak høvdu fokus akkurát á tað og eg minnist eisini hvussu lærararnir vóru eitt sindur bangnir fyri at mann blívur eitt sindur moldur trívast tey og er tað eg sum hevði skyldina av at børnini ikki trívast og hvussu við leiðsluni og hvussu við kommununi og hvussu við og hvussu við foreldrunum og har gjørdu vit sær tað har inndraðu vit kommununa skúlastýriður og lærararnir og foreldrini so saman fekk ella og so fingu vit eisini gjørt tað soleiðis og næmingaráðið ikki minst at gloyma næmingaráðið tá ið kemur til tað her og gjørdu so tað at vit valdu trý økir út hvør sínum lagi kommunan valdi síni økir næmingarnir síni økir vóru lærararnir síni økir og so royndu vit at fáa tað og so gjørdu vit somu kanning í minstu og eini fýra ár seinni saman við gallup tað er greið at útmerka at tað var ein fínur fínur loystur sum vit vóru og haldu eisini tá ið lærararnir upplivdu tað her at tað var so so var tað líka sum barætin at fór eitt sindur niður tá ið mann hevði
próar at tað var ikki so farligt takk yi
takk fyri jenisarana ger sovæltag eri júst hatta har at at at skilja at trivnaðarkanning tað er ein útrætt hond fyri at gera viðurskiftini betri tað er ikki fyri at inna finna sindabukkar og trivnaðarkanning er blivin so vanlig at eg veit at í síðstu viku tá bleiv ein trivnaðarkanning løgd fram um hvussu trivnaðuri var á í teimum ymisku aðalráðunum í í í fyrisitingini so tað er tað er bara gott tí so tí trivnaðar kanningin m vit ikki hon er gjørd rætt so finnur hon nøkur økir so útpakarsum nøkur økir har trivnaðurin kundi verið betri
takk fyri hesum
sjoensen ger suvælforkvinna ja landsmaðurin nevndi nøkur ting sum hava verið frammi í dag bara minnan á at vit tí er nógvir tosa um eisini næmingataligan skúlaflokki og hvussu nógvir lærarar skulu vera pernæminga og tað haldi er ein øgiliga týdningarmikil partur i fyri fyri at fáa ein góðan fólkaskúla serliga innskúlingin so eg hugsi og eisini at læruútbúgvingin verður meira eyðmerkt soleiðis at læraran verða førur fyri at at kunna tillaga undirvísingina etil allar næmingar sum eru í flokkinum tí tað er ein stór avbjóðing men hevur mann tveir lærarar so skuldu tað v
takk fyri
fyri at jens ræðuna ger so væl tað er akkurát tað tað sum okur byrjaði kjakið við eisini ella viðgerðina við at her tvílarar útbúgvinir tvílarar skipanina og so víðari og tað tað hangur saman við okkurt tosar eisini um tú byrjaði hana við tað fíggjarliga tað er so høg hetta hetta forpliktað er altso og lat okkum lat okkum viðdúma seg at hetta verður eitt kjak sum sum sum ikki bara verður í orðum men sum eisini flytur seg yvir til at okkurt gera gera nøkur átøk og har er nokk tað fíggjarliga átakið tað er týdningarmikið at okkurt fáa afturmeldingina fyri samlaða bólkinum og tora at tosa um og royndarskipanina ja og tora at tosa um hvat tað kostar og kunna fara í gongd møguliga við eina
royndarskipan gott hugskot
akk fyri siri stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja tað er tveir spurningar tað eina er um heta her við at mann er farin at hyggja eftir læraraútbúgvingini nær kann man rokna við at at tað liggur onkur niðurstøða frá tí akkur sum tann eftirmetingin av læruútbúgvingini tað e tað eina og hitt er at tað bleiv nevnt at eg vai ikkim eg skilti tað rætt men segði landsstýrismaðurin at mann kanska fór at arbeiða við at niðurleggja tíggjunda flokk ella var tað bara kanska ein ein ein ætlan kanska fyri tey nógvu árini framyvir eg leg ta nakað mn at arbeiða ítøkiliga við

takk fyri jenisarana ger sovælgin av læraraútbúgvingini hon ereg veit ikki um fólkini eru funnin sum skula vera við í tí kanningarbólkinum okur fingu pengarnir til tað arbeiði á fíggjarlógini eina millión so tað er klárt at fara í gongd við tí tað er bara at at at fáa fáa fólkini tey arbeiði við tí í løtuni at finna tí tað er tað er útfrá komandi fólk sum skulu hav gera hesa kanningina og viðvíkjandi og og og og eg vænti at hon fer at taka hetta árið altso tað tað verða hetta árið viðvíkjandi tíggjundaflokkum nei eg tosaði ikki beinleiðis um at niðurleggja men men vismann tekur nógvar næmingar burtur úr tíggjunda flokki og seti tey á ítróttarháskúla og og og og eftirskúlar so kemur tað heilt automatisk at krevja at okur tora at fara at leggja skúlar saman tað er tíggjunda flokkar saman og tað hevur mann jú gjørt við við við góðum úrsliti í havn so tað tað noyðast sog at at fara gongd við ja
takk fyri hatta vóru so tey seinastu orðini í hesum sera áhugaverda kærinum um henda fyrispurningin vit fara víðari í dagsskránni hetta var tann fyrsti av fýra spurningum skrivligum fyrispurningum sum varð viðgjørdur í dag tann næsti er svar upp á skrivligan fyrispurning nummar s trý tjúgu tjúgu til kai leahólm johannesen landsstýrismann í heilsumálum og hesin spurningur snýr seg um rúsevni og tað er brandur sandoy tingmaður sum spyr
ja tað er skrivligi fyrispurningurin hjá mær sum eg setti fyri ein góðum tveimum mánum síðani skrivligur fyrispurningur til kailea holm johannesen landsstýrismann í heilsumálum viðvíkjandi rúsevnunum og spurningarnir teir vóru soljóðandi hvat ætlar landsstýrismaðurin at gera við veitsnandi støðuna við hørðum rúsevnum millum fólk tvey metir landsstýrismaðurin at eftirlit við innflutningi av ólógligum rúsevnum er nøktandi og trý er landsstýrismaðurin vitandi um at royndir eru ella hava verið gjørdar at framleiða hørð ólóglig rúsevnir í føroyum sambært heimasíðuni hjá heilsumálaráðnum setti mann sær fyri í fólkaheilsuætlanini frá tvey túsund og seks at ribyrgjandi átøkini móti rúsdrekkaog rúsevna misnýtslu skuldu styrkjast serliga galdandi fyri tiltøk sum eru ætlað børnum og ungum og at eftirlitið við innflutningi av ólógligum rúsevnum skal gerast munadyggari og

við hørðum rúsevnum millum ungdóm okkara sýnist at vera syndalig dagliga hoyra søgur um mannalægnir sum liggja skilja sovorði av hesum rúsevnum tað hoyrist millum manna at sera nógv rúsevni sleppa ígjøgnum tolleftirlitið og eisini at nái ði leysir framleiðarar innflyta ráevni til at virka hesi hørðu rúsevnini úr og framleiða tey í føroyum til føroyskan ungdóm at brúka alt verður gjørt við peningaligum vinningi fyri eyga og at hetta millum annað eru útlendingar sum standa fyri at framleiða og selja hesi rúsevni tað sigur seg sjálvt at hetta er ein gongd sum ikki á nakran hátt kann góðtakast og er ein av størstu vandinum móti føroysku fólkaheilsuni bæði upp á stutt og langt sygt tørvur er tí á kjakið um hetta evni tí hesi rúsevni leggja mannalægnir og har við familjur í sorð og kostasamfelagi á okkara munandi a menniskjansligum og peningaligum tilfeingi okkur má gerast nú og tí er hetta málið reist o

vit kunnu siga at nú eru tveir mánaðir farnir síðani eg setti handan spurningin og tað sýnist at standa við ím vesna vit hava seinastu tíðina upplivað dagliga næstan í fjølmiðlunum ati mál um rúsevnir eru uppi at venda í miðlunum ø

fólk sum hava nógv við hesi tingini at gera millum annað bróta inn løgreglufólki í føroyum øhvit eru sum tað sýniskt komin inn á ein eitt heilt annað spor eitt eitt heilt annað milliø í føroyum sum sýnist øgiliga óføroyskt og sum í øllum førum eg sum spyrjaði spyrjarin síggi ein øgiliga stóran vanda í

e tað spurningurin til til landsstýrismannin hvat ger mann í einum í einum sovorðum føru h vit hava vit hava nokk ikki tørv á at uppfinna tann djúpa tallerkin einaferð afturat tað eru nógv samfeløg í heiminum tað er nógvi nógvir býir í heiminum sum hava hesar trupulleikarnar teir somu sum vit hava við nógvum hørðum rúsevnum og katastrofalum avleiðingum av teimum tað eru sirka tað er um kring aldarskiftið ella áðrenn aldarskiftið toppaði hetta í íslandi hetta her trupulleikin við hørðum rúsevnum og trupulleikin við øgiliga nógvum ungdómi sum gekk úti og rúsaði seg og og við nógvum kriminalitetið í í í slógini

gjørdi mann nakað aktivt har gjørdi mann nakað aktivt har fór mann inn við við einari einari nationalari handlingsplan har sum mann har sum mann sum sum tey kallaðu fyri út eisnjúst inn aislend har sum mann simptan broytti nakrar lógir so gjørdi tað restrektivari ati við hesum við hesum rúsevnum og ikki bara tað men eisini fór inn og hugdu upp á ta samlaðu myndina altso bæði hetta her við sosialum myndugleikum øvið tað sum vit hava diskuterað her frammanundan fólkaskúlan man inndróð hann í tað eisini mann indraðu so nógv onnur øll stóðu saman um at hetta var ein kempitrupulleiki og hvussu klára vit at lyftan hetta gjørdi mann fyri fimmogtjúgu árum síðan í íslandi so kann mann so spyrja seg sjálvan er mannviljur til at gera sofara so langt sum íslands fór millum annað hetta her við ati mann fyri ung millum trettan og sekstan ára aldur øhsettu eina skipan í verk sum segði an veitsk hvat tit aftaná klokkan tíggju tá eru tit altso heima um veturin um summarið eta klokkan tólv er tað nakað sum mhann vil inn á eg eri ikki ekspertr up á nakran sum helst máta í hesum men tí eg dugi at síggja ein stóran trupulleika vit hava ein stóran trupulleika av hørðum rúsevnum og av leiddum kriminaliteti í dag og tí taki hetta málið upp til viðgerðar løgtinginum soleiðis at løgtingið sum hevur evstuábyrgd og sum sum veruliga kann broyta nøkur ting sleppur at diskutera hetta og sleppur at koma fram við tí sum summ sum løgtingið hevur at siga um hetta málið í íslandi avleiðingin av hesum átøkunam tey gjørdu í íslandi var tað at øhhesi fimtan sekstan ára gomlu sum sum høvdu verið tað gjørdu kanningar hvussu nógv av tykkum hava verið til dømis rúsaði innan fyri síðsta mánaði og tað fór úr tveyogfjøruti prosentum í nítjan hundraðog áttaoghálvfems tveyogfjøruti prosentum niður í fimm prosent í tvey túsund og sekstan tað er ein heilt markant minking øhvisti vit so fara til eitt rúsevni sum er harðari enn tað kannabis øh har fór tað frá seytjan prosentum niður sjey prosent og roykingin millum tey millum tey teir íslendsku ungdómarnar hon bleiv tað ska vekk hon fór úr trýogtjúgu prosentum niður í trý prosent øh og tá er hetta okkurt sum sigur mær eg veitsk hvat onkrastaðni í verðini hava tey onkra plan sum hevur fungerað øh og spurningurin er so finna vit upp okkara egna handlingsplan tað kunnu vit sjávandi eisini gera men hvat við at skeita til onnur samfeløg um hvat mann hevur gjørt har til dømis yviri yviri ílitavá ha eralso nógv av hasum her er ikki bara á landsplan ið vil diskutera navtíð er eisini á kommunalum planum og har yviri í einum býi sum eittur kauna sum er næststørsti býir í litavatmeinii har gjørdi mann implementeraði mann somu somu heildarloysn ella ætlan sum tey hava fingist við í íslandi og har fór mann millum tvey túsund og seks og tvey túsund og fjúrtan fóru talið av hesum fimtan sekstanára gomlum sum høvdu verið rúsa seg seinastu tretivu dagarnar lækkaði við fimmogtjúgu prosentum fimmogtjúgu prosentum yvir nøkur fá ár tað siga mær so mikið sum at einslærastaðni í verðini eru nøkur ting sum mann hevur gjørt sum fungerað og eg haldi at vit burdu gjørt eitt sindur við at hugt eftir tí eisini nú er nú kemur landsstýrismaðurin upp at siga hvat ið hvat ið vit hava sett okkum sum mál í í í í føroyum eg haldi at hesin trupulleikin er ein so mikið stórur trupulleiki at hann hann treingir til eina grunddíða viðgerð og tí
takk fyri so er tað landsstýrismaðurin karliar holm johannesen
vælforkvinna og takk fyri spurningin og síðani spurningurin bleiv settur so má siga at tað er hent óalmindiliga nógv altso tað er fult hús uppi í vórkadali sum eg skilji lag har er fult millum annað við fólkum sum hava við rúsevni at gera og

onkuntíð hevur mann breggjað sær av teimum er uttanlands um at tað er so trygt í føroyum at mann plívist isg a onga steingja hurðan tá g so lesi at sjálvur fútin kemur út og biðið fólk steingja hurðarnar

tað er øgiliga óføroyskt tað er øgiliga óføroyskt og eitt tað fremsta málið hjá okkum má vera trygdin hjá okkara borgarum og serstakliga trygdin hjá okkara ungdómi so at hetta her er ófratta kent kann mann siga og vit hava eisini havt tað uppi á landsstýrisfundi hvar ið veruliga at landsstýrisfólkini hava hugt í eyguni a hvørjum øðrum og sagt ja til at vit skulu seta resursur av til hesa avbjóðingina og avbjóðingin er ikki einkul og tað er øgiliga nógvar meiningar um hvat er rættasta at gera so attað sum er hent higartil sjálvandi eisini tað er atløgmaður hevur fyrst og fremst havt ein fund við fútan um bekimringina hjá okkum í landsstýrinum og tað er heilsumálaráðið sum hevur fingið í eina uppgávu at at at organisera ella samskipa nøkur ting hvar ið vit hava hugt og spurt og samskift við tey teir instansir sum á ein ella annan hátt koma í kontakt við hesi fólkini løgreglan er sjálvandi har tollvaldið er har nú vit nevna tollvaldið so er eitt uppskot á veg niðan hvar tað verður strammað nógv upp at tey sum koma til føroyar at tú fært nakað heimildir har hvør tað er hvør hvør betalir fyri blettir hvør ferða saman og sovorðið og tað er absolutt eitt gott stig á vegnum vit hava so fingið eitt katalog kann mann siga ella nøkur uppskot eg haldi at tað eru tveyogtretivu uppskot ymisk uppskot á einum breiðum fronti hvar ið tey sum arbeiða við tí sum hava skil fyri tí siga at mann eigur at seta inn so í tí ætla vit absolutt at gera eina nationala plan akkurát sum í íslandi nú havi eg verið í íslandi eisini og tosað við tey eisini tann fýurin sum stóð fyri at organisera ta íslendska modellið tað var øgiliga tað var eisini deilt upp í rúsdrekka og rúsevni altso hvat hvat var tað bleyta og tað harða bæði eru gift eg veit men tað er øgiliga nógv av rúsevnum sum ferðast nógv undir radaranum øgiliga ringt at fáa hagtøl hvat er rætt og hvat er skeivt og tá eg so sigi at hetta er so alvorligt at fútin fer út í dimmalætting forsíðunið í dimmalætting og biðið fólk steingju hurðina so sóu vit eisini at eitt fultvápnað løgreglulið nú ein dagin fór inn í eini hús tí at onkur ikki mátta upp eg hugsaðimær sjálvur thann hevði vussu fær ikki koyrt á hálvfems altso tað tað mátti tað mást vera alvorligari enn tað og tað hevur tað eisini tað verað eisini alvorligari so at hetta er øgiliga alvorligt og vit hava eina ábyrgd at organilisera hetta her og seta inn við resursum soleiðis at vit kunnu minka talið av giftna ella nøgdini av giftuni sum kemur inn eg havi líkasum hildið eitt sindur at at tað kom mest inn ígjøgnum ella ella flogvøllin og her niðri á kaiini men tað er øgiligatað er kanska ikki akkurát tað sum hann heldur sum er tað rætta til at fáa tað besta loysna so her er eingin ivi um at her skal setast inn á fleiri frontum og eitt av e eisini fyribyrging og upplýsing til okkara ungdómi hvussu alvorligt hetta er visti tú visti tú kemur inn í eitt sovorðd milljø tí at eitt menniskja sum verður tikið visu eg verður tikin við tveimum kilogum ella tveimum komma trimum kiloum av rúsevnum at tað skal ikki nógv til tað skal ikki nógv til at rokna út at tað sekundi eg blívi tikin so skildi eg eina stóra nøgd av pengum til ein ella annan og tað er ikki betri og tað iki si bant norðdigt tei hava nakrar rentum

til teir sum eg skuldi selt fyri so eru tað nakrar heilt aðrar treytir sum eru galdandi ogtað er einki við rentur at gera tað her einki við rentur at gera tað er nógv nógv verri enn tað og eg havi fingið staðfest seinastu dagarnar hvussu ógvusligt tað kann ganga fyriseg so ein eit ein ordilig umbøn frá okkur politikaranum tað er til okkara ungdómi haldi tykkum langt langt vekk frá rúsevninum soleiðis at tit ikki koma inn í ta milliøið hvar tit ikki sleppa út aftur og hvar tit kunnu blíva pressaði og familja og foreldur kunnu eisini blíva pressaði so hetta er so alvorligt at vit skulu gera vit eiga at gera alt vit eiga at arbeiða saman og samskipa hetta so at vit fáa ein felags innsats at tað skal ikki vera lætt at koma við rúsevni koma við gift inn til tað føroyska samfelagið og tað vil eg gera mín eg eg vil gera mín part úti á ráðnum saman við nógvum øðrum sum vil g gera mínpart fyri at steðga hesum her við øllum millum og eg rokni við og eg vóni at kom a at síggjata entinu eykajáttanum ella á ein fíggjarlóg at vit seta konkretar resursur av og dømi er eisini at hvørja ferð ar flúgvara kemur tað er eisini eit partkiminnm handan vegin og illa skip koma so er løgreglan á staðnum og tollvagdi á staðnum tað tað er øgiliga viktigt eisini fyri ein avskrekkjandi effekt so her er øgiligani nógv ting her ein breið vifta sum skal setast í gongd og eg vóni og eg eg trúgvi eg veit tí eg kenni kolegarnrin her eg trúgvi virklig at vit øll saman vilja seta teir neyðugu resursurnar av soleiðis at vit fáa bastisktn her og so sigur onkur revsingnittur einki o ger tað frítt og hvat veit eg ja altso gera tað frítt altso tað haldi eg absolutt ikki harra formaður slett aldeilist ikki og tá ið tað kemur til revsing eg hugsi beinan um hetta her við dblopp ella helbiau ella hvat er altso at at fordobla revsingina fyri hesa giftina tí at vit eru noydd til at seta hart inn yvir í hesum kliontellinum eingin ivi um tað so takk fyri ein viðkomandi fyrispurning og til tað síðsta so er eitt mál hjá løgregluni hava vi fingið upplýst hvar ið tað verður framleitt eisini her í føroyum so er tað staðfest
men takk fyri spurningin ja so er tað
ja takk fyri harra formaður og takk fyri svarið kaili holm johannesen

sum sagt eg eri ikki pá á nakran máta ekspertir í hesinher tí er tað øgiliga gott at vit hava ein arbeiðsbólk at koma við nøkrum uppskotum til eitt líkasum eitn katalog til hvat hvar kunnu vit seta inn og hvat kunnu vit gera eg havi ikki sum løginslimella sum sum sum samfelagsborgari sæð tey taey átøkini sum sum tann arbeiðsbólkurin mæli til og tað rokni eg við at eg komi at gera tað gangi eg bara út frá

kann spyrja seg sjálvan og undrast ótrúliga nógv hví mann eftirspurningurin í føroyum vera so stórur sum manel hvar er tað vhví hava vit so nógvan tørv á at at rúsa okum tað vil siga ati gloyma tann veruleika ella eina løtu gloyma tann veruleika sum viti sum vit liva í øhhava vit so ilt í sálini at vit hava tørv á at ati

teir við við rúsevnum og ginisik rúsdrekka og so mildara rúsevni og sog harðari rúsevni tað gangi út frá gongur hondíhond øhhví er tørvurin so stórur og tað tað er tað er fyri mær ein gáta og tað haldi eg er ein partur av loysnini eisini tað er hetta her at greina út hví er øh hví er tørvurin so stórur hví hava vit trongd til at rúsøku so nógv og tað tað gjørdi mann eisini nú visu vit aftur fara inn á á tey tey tingini sum mann gjørdi yvir í íslandi tað gjørdi mann eisini tá mann setti nágreiniliga

undir søkisir í verk har sum mann nágreinaði hvat feilti altso hv hvat var hvar vata fólk hevði ilt í sálini og hvat kundi mann gera við tað og eitt sum eg haldi í øllum førum at vit únú sjávandi eg eri ikki nakrar spertur men eitt sum eg haldi at vit mugu eitt sindur nærri inn á tað er hetta her við at hvar hvhvat gera vit sum foreldur tað gjørdi mann í íslandi mann gav foreldrunum ikki siga henn uppsang men altso manni mann fór til foreldrunin og segði eg veitsk hvat fylgir nú betri við hvat ið tykkara ungdómi at gera og hetta her við at tit í dag meta tykkum at hava kvalitetstíð saman við tykkara ungu tveir tímar um dagin ella eitt annað sóvoritt tað er altso ikki nokk tit mugu traka karakter og tit mugu vera tey sum føra hetta stríðir og sum práta við tykkara ungu og sum spyrja tykkara ungu um hetta er tað sum tú vil við lívinum illa um um tú veruliga hvat hvat hvat feilar ha eg haldi at ein partur av loysnini eigur at vera tað at vit eru farin for langt í dag frá tað er blivið forstórt glopp ímillum foreldur og børn í tann mun at foreldrini í í minni mun enn áður uppræða síni børn og vegleiða síni børn og leggja teimum lag á hvat er gott og ringt her í tað haldi eg er ein partur sum vit mugu diskutera eg fegnist ótrúliga nógv um at sum sum landstýrismaðurin sigur at tað er eitt uppskot á veg niðan har sum mann fer ati geva tollvaldunum nakrar heimildir afturat men við heimildum so økist tørvurin á játtan til at fylgja teir teimum heimildunum upp og og tað eru eresursur sum vit her inni í løgtinginum skulu til at seta av og eg vil í øllum førum gera mítt til ati vit við einar eykajáttan klára at játta teir pengarnar sum vit nú halda skulu til og tað er nógv fólk sum eru komin til mín og hava spurt meg hví seta tit ikki inn á tann farmaflutning sum eru millum lond farmaflutningin millum millum hálvland og føroyar millum danmark og føroyar hví seta tit ikki inn har við hundum og við tolleftirliti soleiðis at vit fáa fatur í meiri av tí sum kemur inn í landið
hetta verður tað fyribils takk fyri bakfarið svínoy er tað landsstýrismaðurin aftur
holm johannesen gersovæl ja øtað er júst tað vit kunnu taka fyrstu tað íslendska modellið tað legði eg merki til tá ið tey greiddu frá hvussu tey gripa hetta her ann foreldrini vóru ein stórur partur av loysni foreldrini teir góvu foreldrunum eisini eina ábyrgd uppgáva er eisini tá ið vist tað skuldi vera festur og ballu hvat veit eg ungdómurin slapp ikki at vera einsamallrvið ein hús tað skuldi vera eitt foreldur og tað var yvir tað heila og tí tóku teir tað so teir tóku tað øgiliga seriøst upp og eg trúgvi veruliga mamma passa øgiliga væl upp á at generalisera eg trúgvi virkuliga at foreldur í dag skulu hugsa seg øgiliga væl um hvat ungdómurin ger spyrja inn til tosa við ungdómin tosa við síni børn soleiðis at ikki kom út í hetta her og eitt annað eisini tað er at tá i eg var ungur aftur vei eg havi bara prøvað ht her við við línubáti eg havi verið við línubáti og nú funnlandi í í nøkur ár sum heilt ung eg veitst eg tí veit ikki e vusi tor at siga at eg hoyrdi om eg hoyrdi um finsbritt frá sampir o sovorð nakað til føroyar og ast eit tá var tað brennivín a og men tað var øgiliga ringt at eyðmerkja hvussu nógv kom við hvussu nógv kom inn við hvørjum manni a og tað er tað sama her tá ið tað kemur til hetta koyrir øgiliga nógv undir radaranum so uppá einanna máta hava vit eisini eitt tørv á at at fáa at vita hvussu stór hendan avbjóðingin er í nøgd altso hvussu nógv er hetta í mun til fyri tíggju árum síðani hvat er tað sum ger tað at vit fáa nakrar sakir nú sum eru nógv harðligari enn tað hevur verið og tað er meira rátt og tað tað er nakað sum sum eg haldi vit skulu taka øli alvorligt og sum brander cadseði at at tað er tað er løgtingið her í seinasta enda sum avgerð um vit seta teir neyðugur resursurnar av ella ikki og hundar hundar og neyvar resursa tolli síni og hjá løgregluni tað haldi eg er altfá omig tað er numar tað er simpilten nummar eitt at seta inn at vit beinanvegin fáa teir eygugu eyka resursurnar av settar av soleiðis at tú tú skalt síggja løgreglu tú særst kalt síggja tollar tá ið tú kemur til landið tað skal vera tað fyrsta sum tú møtir tað trúgvi eg hevur ein herverið nógv at siga so ati akkurát sum fólkaskúlanum her eru nógv sum hava orði so nú fara at seta meg át lurta og vónandi fáa vit eitt ordiliga gott orðaskifti og nøkur góð uppskot sum mann kann taka við á vegnum
takk fyri harra formaður ja takk so er tað onnur sum fáa orðið og tann fyrsta er bjørt samuelsen
ger suvælharra formaður fyrst vil eg fegin takka brandi samday tingmanni fyri at hann tykið hetta málið upp hetta er sera aktuelt og hetta er sera álvarsamt mál ella eisini eg haldi eisin taðvar gott at føroya løgmaður nevndi hetta í røðu síni ógvuliga greitt og tað gevur vón um at mann í landsstýrinum fer at raðfesta hetta høgt sum landstýrismaðurin í heilsumálanum eisini hevur víst á eg kundi gott hugsað mær at kanska at vit onkursvegna nokk so skjótt í løgtinginum fáa nakað ítøkiligt á borðið hvat er tað fleiri pengar skulu brúkast til tí jú h uttan iva kunnu vit royna at broyta revsilógina hon er á føroyskum hondum mann kann herða revsingina avbjóðingin við tí er bara øgiliga ofta at tey sum enda í fongsli tað eru ikki bakmenninr tað eru tey sum selja og tað er ofta ólukturvit hava hoyrt nú um hesir ungu menn sum eru komnir í skuld onkurstendur kanska í milliónasskuld til eitt bakland tí at tey eru tikin við rúsevnunum sum skuldu seljast og nú verða særúsevni iki seld altso støðan er so álvarsom eg tori ikki ein gong her á tingsins røðarpalli at endurgeva ela eg vil ikki endurgeva tí tað blívur for ógvusligt men tað sum eg frætti og nú havi eg nærs samband við ung fólk tí ávhaviung fólk og tað koma nógv ung fólk inn í mítt heim orsakað av tí og tað sum eg hoyrju er so ógvusligt at mann mann trýsst so nógv í oyrum altso eg havi ikki fyrr upplivað eg minnist tað vóru nógvar ógvusligar søgur tá eg sjálvar yngri men tað var altso tað var smáting í mun til tað mann hoyrir nú tað er heila familjur í føroyum í dag sum liva í ótta hvønn einasta dag tí at onkur teirra familju er handtikin og er blandaður upp ísið rúsevnismálin og tay koma fólk uttanífrá tað sigst at tað eru rokkara umhvørjum niðri frá tað tað tað kann ikki svara upp á tað vita onnur betri enn eg men í øllum førum at tað er knýtt at og tað vita vit tað verað og innflutt som tik knýtt av nøkrum kriminellum umhvørjum uttanlands og at tey hótta og tey hótta hesi fólkini at syrgja tikiðt fyri at betala tykkara pengar so fara vit ikki baraeftir tykkum men eftir tykkara familju summum føru um børnum í summum føruum foreldrum og so frameftir so tí er mín spurningur til landsstýrismannin í heilsumálnum hvat ger mann í mun til at verja hesar familjurnar hvat ger mann soleiðis at føroyingar kunnu føla seg tryggar upp á vhetta er eitt lítið samfelag so onkursvegna ko man trúð at ein av okkara bestu verjum var at at tað er lætt at vita ting í hesum samfelagnum tí forholdini eru so smá tað er ein fyrimunur vit hava men tora fólk at boða frá tora tey føla tey seg trygg av vestar melda at tað ikki upp á nakran máta leggur út hvør tað er sum hevur meldað tað er ein partur haldi eg av verjuni og so snýr tað seg eisini um ja vit skulu seta pengar av til meira eftirlit men hvat við verjuni av hasum fólkunum hvussu verja vit hesi her sum eru bangin sum ikki torar at lata síni ungu fólk og tað er heilt ítøkiligt tað er ung fólk í dag sum ikki sleppur býin tí familjan noktar teimum at fara býin tí at tey eru innan fyri teir sirklarnar av fólki sum eru hótt harra formaður eg skuldi ynskt at vit kundu sagt at útlendingar danir meini eg tá atso danski ríkisborgarar ella óansæð hvørjum landteir koma út men persónar sum eru dømdir fyri at hava selt sítt eitur til ung fólk skulu ongantíð kunna seta seg fót á føroyska jørð so kontant kundi eg hugsað mær at mann hevði møguleika

tað er so ikki nakað vit hava heimild til at gera hatta víðari men tað er tað er eitt sum eg gjarna baðað landsstýrismann taka upp at føroyar at vit standa saman um t at stríðast fyri at djúpt kriminell persónar sum eru dømdir í útlondum og som kanska hava sitið sín dóm eru sloppin út ella er sloppin undan at dómi at tey ikki sleppa til føroya visum mann veit at tey hava verið partur av tí at selja rúsevni til ung so haldi eg sjálvandi alt tað fyribyrgjandi arbeiði so vit verða noydd vit vita at tað er onnur lond sum hava sett milliónir um milliardir inn upp á at fyribyrgja og todlvald og so víðari tíverri er tað sjáldan tað sum loysir trupulleikan og tí er tann fyribyrgjandi partuin tann at fáa mótstøðufør hjá okkara ungu til at tey ongandíð koma út í hesar avbjóðingarnar eisini øgiliga umráðandi og hvat er tað mann ger har altso sjálvandi vit hava nakrar fyribyrgjandi nakað fyribyrgjandi arbeiði tað er samstarv millum politio skúla og heim men tað er tílvíst ikki nokk hvat er tað at vit kunnu gera har eg haldi tað er ófatiliga umráðandi at mann eisini setir inn á tí økinum men søgan her og nú eg haldi tð er sita ótrúliga nógvar familjur kring landið og vilja veruliga hava svar upp á hvat er tað mann ætlar at gera nú fyrst uppá stutstutt sygt fyri at steðga hesin her týðiliga vøkstrinum sum er írúsevnismisnýtslu í føroyum og innflutningi brandersande nevndi farmaskipini ja altso hevur mann yvirhøvur eftirlit við øllum tí sum kemur til landið tonormamongdir altso hvar mann tosar ofsta um eftirlit á flogvølli altso er tað yvirhøvur tann vegin mann flyti slíkt í dag í øðrumd londum hevurmann hoyrt um at eisini fiskiskip kunnu vera ein virkin partur av innflutninginum eisini útlendsk skip sum kanska liggja og ikki leggja at
ja takk harra formaður hetta er eitt stórt og týdningarmikið
vja takk fyrihara formaður ja eg haldi et ta er ein sera áhgaverdi áhugverdur spurningur og álvarsamar spurningur eg kundi hugsað ærat spurtibjørt samelsen um tað kanska ikki vildi vera í eitt hugskot nú tað er nókk ringt at finna nakrar loysnir tí tær eru tær eru jú øgiliga kreativir hesir persónarnir meneg átti mann kanska breytt politiskt at fara undir at vátta tað neyðugu resursurnar til at mann kundi fyribyrgt altso skaffa tað neyðugu resursurna av øllum slagsum skal til fyri at mann aktiv kann seta inn upp á heitta øki her altso tú má væl vera ei verða stúðkusina uppá sum er effektivur við at veit at tað neyðugu
pengarnir og resursirnir annars
djórs samelsen takk fyri eg havi alt ov lítið innlit í hetta øki til at eg kann siga øgiliga ítøkiligt hvat er best at gera men vissu skuldi givið nakað ráð til landsstýrismannin og landsstýrið og hetta høvur á ting so skuldi tað jú verið tað at mann royndi at fáa eina kampanjugongd har mann aktiveraði allar føroyingar ímóti hesum her altso brúka í staðin fyri kanska kopierað kampanjur aðrastaðni at mann skal brúkar tað styrkirnar vit hava eitt lítið samfelag tttforhold tað skal verða vit hava álit á okkara myndugleikum vit hava alloftast álit á løgregluna at vit brúka tað og oman onkursvegna so fær persónar at ráðgeva tí toyminum sum sum sum kann fyrireika eitt átak til at heinta fólk inn sum vita hvat er tann nýggi mátin hvat er allir sikreativu mátan teir teir smugla uppá altso tað er jú teir gera ikki tað sama sum fyrr og og løgtingið hevur kanska onkuntíð hug at hugsa itt sindur rationelt eisini tí at vit eru leikfólk vit hava ikki nóg gott innlit í mátan hetta gongur fyri seg sum
súg eri ja ekstrem
ja takk fyri harra formaður og takk fyri eina góða røðu bjørt samuelsen h tað skuldi verið so einkult tí at vit hava altso ikki so ræðuliga nógv portur inn í til føroyar vit hava flogvøllin og vit hava havnina hjá okkum og tað er tað sum vit hava har sum har sum hetta kann koma inn til føroyar vit hava einki annað vit eiga at kunna verja okum betri enn vit gera í dag og vit skuldu so hyggja eit lítja sindur aftur aftur í tíðina fyri tretivu árum síðan tá kom tað næstan ikki fyri at eitt skip kom til føroyar við farmi og ikki tollarafór umborð tað kom næstan ikki fyri men tað er meiri undantakið í dag enn regulin havi eg skilt á lagnum og tí er tann spurningurin er tað ikki ein partur av tí í øllum førum at vit burdu
meiri inn har
takkfyri jórs samelsen takk fyri jú eg ivist onga løtu í tað er ein partur av tí og tað er so kanska tann meira tradikinelli parturin og so er tað alt tað nettupp at onkursvegna gera eina vernd innanlands altso ímóti hesum her tí tað sær út til at vera øgiliga trupult at vinna henda kampin visti man hyggur eftir aðrastaðni eisini sjálvt um mann hevur víst á postvið dømistil dømis úr ísland sum brand sandoynevnd men so er tað hinparturin tað sum ikki eitt skip sum ikki koma til lands eg veit ikki um tað er so men so vítt eg havi frætt so er tað eisini soleiðis at tað viðhvørt er kanska smábátar sum sigla út og taka nakað upp av tað kann vera útlendsk skip sum bara liggja úti á retuni ella onkustaðni altso hvussu stórt apparat fær mann í gongd og tí kann mann altso tað er øgiliga trupult at trúgva ella t gera eina einkulda loysn sum bara sigur mæn fleiri tollarar ella bara fleirinærskuhundar so tí er tann eg veit ikki vatmann skal kalla tað sosialt sykulogiska verjan ella tað verja børnini fyri at koma út í hetta ja eg veit ikki men lands
-maðurin og tey øll sum vilja gera nakað sum økið skulu fáa ætlan av stuðul sum vit eru ment av veit takk fyri síðan er tað
ingilen didisen strøm sum fær orðið ger su væl takk fyri øhja og takk fyri eisini til bransandoy fyri at hava sett henda spurningin á skrá eg haldi at hetta er avgjørt nakað sum er nógv uppi í tíðini beint nú sum er gott at vit fáa kjakast um her løgtinginum eisini øh eg haldi at vit at vit kunnu hava lyndi til at tosa um rúsevni og rúsevnismisnýtslu uppá ein máta sum kann vera rættiliga endurtakandi og og egentiliga ikki føra okkum nakran serligan veg eftir øllum at døma visu vit hyggja eftir útbreiðsluni av rúsevninum í dag tað eru u sum førar til at vit í størri mun snakka um rúsevnir og eitt sovorðt upplop tað er akkurát nú eitt stórt mál sum vit hoyra øgiliga nógv um í miðlunum øgiliga álvarsligt mál samstundis sum vit eisini vitað frá tølum úr níggjundaflokskanninginum hjá deildini fyri arbeiðs og almanna heilsu at tað er vanligari í dag hjá ungum at at nýta rúsevni enn fyri til dømis tíggju árum síðan so vítt sum etdu í at síggja so hava vit faktiskt ikki nøkur tøl fyri hvussu útbroytt tað er millum tilkomunfólk at nýta rúsevni hyggja vit eftir politikkinum økinum sum varð orðaður í tvey túsund og fimtan av kartin hansen sum tá var landsstýrismaður so eg rættiliga lítið sagt um rúsevnir annað enn at mann skal hava forboð eina nulltull ransu fyri hesum økið er rættiliga illa formliga greina í hesin her rúsevni og rúsdrekka politikkinum har eru tríggjar síður av trýogfýrs sum snýr seg um rúsevni meðan restin í størsta mun snýr seg um rúsdrekka so vit vita øgiliga lítið um akkurát hvat problemi er og hvat tað er sum vit roynnu faktisk snakka um men allar kanningar aðrastaðni tær vísa at tað er ein sama renning av fleiri tingum sum gera at mann endar úti í einari misnýtslu serliga sosialum sambondum samfelagsligum strukturum einsemi mangul upp á útgreining rættari sosialari ella sálarfrøðiligari hjálp manglandi innsassir sum kunnu stuðla betri enn rúsevni kunnu doyva og eg haldi at tað er har sum okkara fokus skal vera sterkast at syrgja fyri at vit hava nóg góðar sosialar og almannaskipanir sum lofta og nógv meira reabilitering og hjálp a fóta sær aftur í lívinum at koma víðari heldur enn at fáa ein straffa afturat og ein harðari straff afturat ein segði tað so væl herfyri fái fólkini vekk frá stoffunum heldur enn stoffuni vekk frá fólkunum at melda út við at mann skal sláa hart niður á rúsevni haldi eg gevir meining í mun til at mann øgiliga sterk signalerar at mann er í móti rúsevnismisnýtslu so tað skilji eg væl at mann ger men eg haldi eisini at tað er eitt sindur avoldarur máti at tosa um problemi vit hava nógv haðrðari straff í føroyum enn til dømis í danmark nærkudeildin er økt toll eftirlitið er økt men vit síggja tíverri eina størri útbreiðslu enn nakrantíð fleiri av teimum sum verða tikin og dømd tey verða eisini tey koma aftur aftur fyri í rættinum og niðan í mjørkadal beint nú sigur mann eisini er fult orsakað av hesum her stóra málinum so tað er nógv sum bendir á at vit ikki fáa ella vit ikki gera nóg nógv til at fáa fólk út í samfelagið aftur aftaná ein dóm nógv bendir eisini á at vit vita for lítið um økið yvirhøvur og at innsatsir sum kunnu lofta og fyribyrgja teir skulu styrkjast so eg vil bara heita á ati mann eisini leggur fokus ella mann flytur fokus kanska og leggur fokusið sterkast har í staðin fyri í størstan mun at fokusera upp á straff og upptrapping tí at vit hava ongantíð havt meira ella strangarisraf so tað sær ikki út til at tað er tað sum fer at loysa
blákan einsamalt takk fyri har fór mær eyðkundi sámal søgna við
ja takk til ingilin strøm fyri at hon kemur við hesum vinklinum við reabiliteringini at vit eisini mugu hava eitt sterkt fokus á at at fyribyrgja og at reabilitera tey sum av av nógvum ymiskum orsøkum eru komni út í hesa her óhepnu støðuna við rúsevnum h fyri nøkrum árum síðani settu vit megna títt lív á stovn sum nettupp var at hjálpa teimum at fóta sær sum koma út úr fongsunum og sovíðari ein eini at at gera innsassin so tíðliga sum møguligt og at mann sær tað í einum so stórum samanhangi sum møugt haldi eg tað allarallarviktigasta at tað ikki bara er heilsumál tað eisini er almannamál og at mann er virkliga ivirvístur um at tað er ein samskipaður innsassur sum skal til og tað haldi eg var nettupp tað fokusið sum ingilin strøm bað okkum eisini taka
við ella leggja
denta takk fyri ingilin strøm ja takk fyri viðmerkingina tað er jú púra tað er púra sikkurt at tað er tað er ein samanrenning av fleiri tingum sum gera at mann at mannendar ella endar úti at mann kemur út í eina misnýtslu man noyðist nemliga ikki at enda úti í einari misnýtslu mann kannsaktans koma burturúr aftur visi mann fær nóg góða hjálp og hevur nóg góðar karmar rundanum sítt lív ja simpulen til at at megna at megna sítt lív og visti mann settir tað saman við einum sterkum eina sterkari fyribyrging eisini so rokni eg við at mann at mann kann koma øgiliga langt men tað er ringt at gera sovorðni ting tá mann ikki ordiliga veit hvat tað er sum mann tosar um í nóg stóran mun kanska hava vit havt eitt sindur for nógv av brøringst anskt fyri hesum økinum yvirhøvur fyrr ikki fyra nú tá vit síggja hvussu hvussu ógvusligt tað kann blíva at vit ordiliga
at taka málið á breddan
sandoy ja takk fyri harra formaður og takk fyri røðuna ingilin strøm púra samdur í at at vit mugu seta inn eisini við teimum sosialu fyriskipanum men hvussu vit hyggja lítið eftir aftureftir so síggja vit at vit hava sett eina fyriskipan fyri á á stovn fyri og aðra eftir og taða bara versnar allíkavæ so skal mann spyrja seg sjálvandi ja ingilín strømverji niður á sínari at tað var kanska ivasamt um mann skuldi hera revsurammuna ja tað kunnu vit eisini diskutera avgjørt men eg haldi at vit eiga at sláa rímiliga hart niður á hetta her og spurningurin til ingilín er hetta her við foreldrunum hettaði her viarmunum hetta her við tey sum skulu vegleiða hesi ungu hjá okum í dag
er tey ein partur av hesum her
takkfyrija altso fyri at taka upp har sum brandersandoy endaðist so haldi eg avgjørt at foreldur eru ein partur av hesum her sjálvandi sjálvandi er tað ein felags innsattur susum mann skal seta í gongd tað sum eg bara kann blíva eitt sindur ørkymlað um tað er tað nú eri eg ein partur av rættarnevndini og vit vóru íuppi og vitjaðu uppi í mjørkadali herfyri og vit hava við gjøgnum fleiri fundir við kriminalforsorgina fingið víst á at tað eru also nakrir trupulleikar í mun til bæði reabilitering inni í fongslunum og eisini tá mann kemur út aftur at tað er ikki nóg gott tað verður ikki nóg gott lofta so mann stovnar hesa fyribyrgingina av hasa fyðibyrgina ja men mann økir eisini nærkadeildina mann økir eisini tollvaldi so tað er ringt ringt at siga uttan at greina økið ordiliga hvat tað er sum hjálpir og ikki men eg trúgvi vissi

a insgki línuni dicsenstroym segði nakað skilagott hon segði at í staðin fyri at halda fólkini burtur frá rúsevninum so at halda rúsevnini burtur frá fólki var tað soleiðis ellavugt tað merkir væl tað at hon eisini heldur at tað er skilagott at vit herða eftirlitið og hera eftirlitið við mørkini alt sum verður flutt inn til føroyar at tað kemur undir luppin bæði postflutningur og flutningur við skipum í ymsum havnum og fraktskipum frítíðarskipum fiskiskipum tað eru so ófatiliga nógvur møguleikar fyri at flyta inn í landi er tað har vit eru skulu vit ikki taka lógvatak saman og kanna um tað ikki er har
vit skulu seta inn
ingilín strøm gersu væl takk fyri ja jú men tað sum mann hevur tosað tað sum mann nógv hevur tosað um seinastuni tað er revsingin skal vera harðari og vit skulu hava meira eftirlit úti í vágum í vágunum í seinastuni nú meðan korona hevur verið so eru fimm flogfør komið við at lænta tykka um vikuna og har eru fýra tollarar sum og og ein einein hundur til tíðir sum kannar tey fólkini sum koma inn og út men hesar mongurnar sum vit hava av rúsevnadagir o ekstremt stórar so okkurt bendir á at tað er ikki her høvuðskeldan kemur inn og tí skulu vit jú tað haldi eg at vit skulu flyta kanska hava fokusið á atat sjálvandi halda eftirlit við mørkini men eg haldi at tað er eisini týdningarmikið at varpa ljós á at ein harðari revsing er ikki vís betri og fer ikki nvenduvís ati minka um talið av fólki sum enda í mjørkadali vegna rúsevni ella
av ungum sum koma út í eina misnýtslu
so er tað bjarni kárason petersen ger suvæ takfyrihra formaður ø takk til ingilín ditissen strøm fyri eina øgiliga góða røðu har sum eg haldi hon faktiskt vinklar hendan spurningin rættiliga væl eg haldi at seinastu vikurnar hava verið merktar av ein til annar cc retorikkur rundan um rúsevni har mann skal sláa hart niður á og null tolloransa harðari revsing øog tað kann gott vera at mann skal hava tað við ein ávísan mun men mann má vera eitt sindur spesifikkur altso vit mugu fyri altíð verðini at syrgja fyri at tey sum leita seg í óføri ungdómar í føroyum ikki blíva revsaðar harðari tað er bara niðurgangandi spiralur mann má heldur fara eftir bakmenninar sum koma úr danmark og ísland og hvar tað er og faktiskt fara eftir tí skipaða kriminalitetinum annars haldi at mann má gera nógv størri sosialan og rehabiliterandi innsass tá tað viðvíkur rúsevni tí rúsaniar problem men tað eru eisini loysnin upp á eitt problem sum fólk hava mann má fjerna orsøkin
ná til at fólk leita sær til ta loysnin takk fyri avanana
ja takk fyri bjarni kársson petersen fyri hasa viðmerkingina tað er akkurát tað sum eg royndi at varpa ljós á at vit vita at tað eru orsøkir til at fólk at fólk leita sær rúsevnir og gera sær dælt av tí og tað kunnu vit í øgiliga stóran mun vil eg pástanda lofta við øgiliga sterkum sosialum og almennum skipanum og tá ið tað kemur til tá tað kemur til hetta her við við bakmonnum og skipaðum í kriminaliteti so haldi eg eisini kanska at mann hevur fokuserað øgiliga nógv uppá eg haldi rætt at mann fokuserað uppá ung og foreldldur men eg haldi eisini at mann skal fara at fokusera uppá hvussu stórt er hetta problemið millum fólk mann hevur kanska ja mann hevur eitt sindur berøringsans mann vil ikki ordiliga inn í rótina av trupulleikanum sum eg haldi at mann má fáa greina nóg nógv betri enn bara at siga at tað er eitt problem hjá ungdóminum einsamalt
tí tað trúgvi eg ikki at tað er takk fyri ja takk síðani er tað jaspur langaard hann er ikki hr í løtuni so er tað siri stenberg fær orðið
fyri harra formaður eg haldi hetta er eitt álvarsmál sum eg haldu gott et varpa ljós á her tað eitt mál sum sindrar og eð leggur bæði fólk og familjur og eg haldi at tað er eingin inni her sum ikki er stúrin um hetta málið og eg haldi at svarið hjá landsstýrismanninum var kanska eitt sindur yvirskipað og hugleiðandi og ikki so ítøkiligt um akkurát hvat okkum gera við tað og tað er kanska heldur ikki so nevnt tí at hetta r eitt komplekskt mál men dag og dagliga so hoyrir okur eisini í miðlunum um rúsevnur í føroyum og tað virkar sum um at tað er hekkandi eg veit k um hoyra mr um ta um taðr hekkandi eg haldi akkurát tað har sum tað bleiv nevnt í áðni við at tað er ei sindur trupult at finna tøl hvat hvat tað snýr seg um tað er partur av málunum men tað er eingin ivi um tað at tað tað hendir okkurt í samfelagnum og nettupp tað sum tað bleiv nevnt at fúton fer út o alment og biðið fólk um at lesa altso asteingj hurðina tá tey fór í song ta e forfalt ikki vón við at gera og at mann sær eisini at taðe meira meir harðskapur knýttur at teimum málunum sum eru tey álvarsom og tey hava altso innleggingar og annað við sær so alvorligur er harðskapurin so tað er rættiliga álvarsamt og okur fáa vita a tey fult húsu í jørkadali soleis at mann mann koyra fólk av landinum og okur vita eisini at tey viðurskiftini sum eru har frammanundan ikki eru nøktandi bæði í mun til høluðsviðurskiftir og manglandi skúlagongd og manglandi rúsviðgerðartilboð og hvørta sínum so hetta er ikki helta er ikki ein góð søk nú er teð víst á at tað er ein arbeiðsbólkur sum er settur sum er gjørt tilmæli og eg meini eisini hoyrdi løgmann í útvarpinum fyri kortinum at hannhevi fingið hetta tilmæli men okur hava so ikki sett tað og tað hvi tað er faktiskt tað sum er mín spurningur um landstýrismaðurin kann siga eitt sindur ítøkiligt um hvat er í teimum tí tilmælunum tá ið tað kemur tí tokur vita sot ikki hvat mann skal fyriahalda seg til beint nú ø sjálvandi heta er kompleks etað r eingin einføld loysn eftirlitið verður nókv nevnt og sjálvandi er tað eisini partur av tí samlaða men ikki bara sum fleiri hava vera inni á øh men tá tað að kemur til eftirlit so hava okur kanska ongantíð havt so lítla ferðslu til føroyar sum beint nú og okur hava ongantíð hoyrt so nógv um rúsevnismál sum nú eisini um hettaher við at tá ið mann snakkar eftirlit so má mann kanska eisini hugsa eftirlit millum oyggjarnar kanska ikki bara inn til landið men kanska eisini millum oyggjarnar og eisini í okra fiski og farmaskip og ikki bara flogvøllim og og norrønu og hvat tað skal vera men at mann hyggur nógv breiðar tað er hvussur aftaná hetta málið er komið upp vil eg siga tað at eg havi fingið nógvar uppringingar um at bera tey boðini víðari og tey eru her við latin men tað sum eg haldi eisini okur munnu hava fokus á tað er hetta her við at hví eta fólk vilja rúsa seg hvat eta fyri fólk hvussu er teirra lívsøga og mann kann spyrja kanska altso hvat er tað sum gingið galið altso hvussu ber tað til at mann er komin hartil eta fólk sum hava ilt í sálini tá fólk sum kanska havt sorg ella eingjust ela høvta virð happing ella hvat tað er eitt annað sum okur hvørfall ikki hava fangað á vegnum tí eg trúgvi ikki tað at tá tú kemur út úr rúsevni at tað er tín fyrsti trupulleiki vistimann kan siga tað so tað trúgvi eg ikki at tað er so einfalt og okur skulu eisini spyrja okum sjálvur hvat okur kunna gera betri á tí fyribyrgjandi økinum altso kundu okur gjørt meira við til dømisa styrktu skipanina við gygni kundu okur gjørt meira við barnasúkuatrina á særnám kundi mann hjálpt foreldrum betri kundi mant gjørt meira í barnagørðum og í øðrum sosialum skipanum bústøðum og og hvørta sínum sum okur vita eisini e er eitt problem okur hava fáar kanningar um nýtsluna okr hava onkrar kanningar sjálvandi men kanska ikki kenna ikki tann misbrúkið kanska so gott hjá vaksnum okur kena eitt sindur í mun til ungdóm og íslendskar modellið hevur eisini verið nevnt har mann hevði hetta her við at mann hevði fríkort til frítíðarítriv og hettaheu i ikki far út um kvøldið og tað var ikki tímaðs sum sita sperraður inni men tað var tí at mann skuldi læra tað at hava nærverið í eini familju við tey vaksnu tað var faktiskt tað sum var páingið allanfyri tað er so eydnast men eg vil siga eg havi eisini verið snakkað við tey fólkini har yviri tey vístu eisini á ati at tað hevði eydnast men æftana mann hevði leysgivið kannað bist til heilivág hevði mann fingið eina øiliga stóra misnýtslu av tíð og mann eisini mátti vera nógv strangar við eftirlitinum vat bleiv útskrivað eisini av av altso læknum og har høvdu fleiri mist rættin til útskrivað so tað er eisini partur av tí samlaða sum eg slekki verðu nevnt

lógvatak nú saman um at eisini fáa gjørt nakað meira við við fyribyrging og við eftirlit og rósingin er so øðrvísi í føroyum komma siga enn aðrastaðni so okuru eru hvussur klár til at stuðla
sum flokkar øllum góðum átøkum ja takk fyri
djóni joensen vimarsin takk fyri harra formaður ja hetta her er eitt komplekst øki kompleks evni sum vit hava uppi av venda og ein sera viðkomandi spurningur í hesum døgum og sum hevur ligið og ulmað leingi eittlandsdag og sum so ger at nú tá ið marknaður verður pressaður at so henda ting og sakið men eitt sum vit ítøkjum og tað eru og tað eru ein røð av átøkum sum eiga at gerast bæði politiskt og frá foreldrum og øllum men vit hava ein trupulleika roynt politiskt sum vit kunnu gera nakað við haldi eg og tað er ein markamót millum land og kommunu har børn sum búgva á stovni í dag sum kommunan hevur ábyrgd av ella barnaverndartænastan eftirvernd hon fylgir ikki altíð upp tí at ofta gongur tíðin barnið blívur átjan ár og tað hevur havt ein kontaktpersón sum ein ein eina fyrimynd sum skal liva upp til ella og kann og kann halda áfram aftan átjan ár tað hendir alt ov ofta at tað steðgar upp har og tann ungir fer bara út í hundarnar tí at
hann er ein lætt offur við komandi takk fyri harra formaður
hevur mann og eg púra samflyk við gjónan nólsoyar joensen eftir tí eg sigi at her við at sosialpolitikkur er eisini partur av loysnini og til dømis eftirvernd er eitt dømi um tað tí haldi eg faktiskt eisini tað at hetta her er ikki eitt mál sum hoyrir heima bara heilsumannaranum og tað haldi eg eila viktig at halda fast uppá heilsumannaráðið skal gera nøkur ting tað skal gerast ein rúgva úti í kommununum tað skal gerast ein rúgva hjá almannarverkinum tað skal kanska gerast ein rúgva í skúlaverkinum so tað eru fleiri onnur sum eisini mugu draga somu línið tí ella blívur tað ella blívur tað faksum ikki til nakað og til dømisar tær við at hava eina ordiliga eftirvernd og kanska hava nøkur millum tilboð á veg út aftan á at tú verður kanska ein stovni kanska eisini áðrenn tú kom inn nøkur tilboð sum høvdu lættari atgongd fyri fólk so at tú ikki púsað bleiv barnamál altso at tú gjørdi meira fyribyrgjandi í økinum so eg haldi at tað er øgiliga komplekskt og eg haldi at
atað er er er rætt at hugsa tað nógv breiðari enn bara heilsa takk fyri ja so er tað
brandur sandoy ja takk fyri harra formaður og takk fyri røðuna siri stenberg siristenberg kom víða og og nógvav tí sum hon segði var øgiliga gott haldi eg millum annað kom hon inn á hetta her við hvat mann hevur gjørt í íslandi hetta her við ati mann hevur lagt kanska eina størri ábyrgd út á foreldrini roynt at aktivera foreldrini roynt at fingið foreldrini meiri við soleiðis at at meiri kvantitetur av tí ikki bara kvalitetstí men meiri kvantitetur av tí verður brúktur saman við øbørnumu ungum tað haldi eg er ein haldi eg sjálvur er ein høvuðsfaktorur í hesum her trupulleikanum tað av samfelagi í dag er soleiðis samanskrúvað at foreldur brúka alt
og lítla tíð saman við børnini hjá sær
takk fyri tað har formaður ja eg haldi avgjørt at íslendska modellið er áhugavert og serliga tí at tað leggur dent á tað her við at mann er saman altso at mann brúkar tí saman sum familja tað er viktigst sjálvandi kann tað ikki loysa allar trupulleikar men mann kann bara hyggja eftir tølum í íslandi áðrenn á tey loystu hvør fær eina heilt stóran stóra altso tey minkaðu øgiliga nógv eg haldi ikki tað kann standa einsamalt men eg tori við at at eisini tosa við fólk um hvussu viktig tað er at mann er saman í einum familju at tað er ikki eitt stað har mann bara etur og vaskar klæðini altso tað er eisini tað har mann eisini grundleggsum á persónligheit og alt tað sum sum ellers skal til fyri at mann verður robustur til at mangna lívið so tað eru nógv ting sum skulu gerast og tað er ordiliga nógv at kunna gera tú kanst tú nógv fólk sum duga at arbeiða eitt fyribyrgjandi og halda
vit mugu fara fara nógv meira tann vegin takk fyri ja so er tað hervør polsdóttir
sum fær orðið ger so væl akk fyri ja síðanst e fyrispurninur bleiv settur av brandi sandoyn skamá bara siga at støðan er versnað øgiliga nógv nokk dagin upp av tí sum var hendi á sandoynni har mann helt seg eisini hava funnið rúsevni einum fólkaskúla og ein syrgilig støða endaði millum nøkur ung fólk men síðani er tað blívur enn verri o nú berðr tað mælt til at vit skulu steingja dyrnar og so víðari tí at kriminaliteturin í føroyum er øktur men eg hugsi at økt rúsevna misbrúk í føroyum ikki bara er trupulleiki taðer eisini úrslit av onkrum sum kanska er enn verri tí tað endar ikki út í eina rúsevnismisnýtslu tí tað er spennandi ella stuttligt at royna rúsevnir ella tí at onkur bara bjóðar tær útag og so endar tú har beint tað tað eru aðrir faktorar sum liggja aftanfyri og tí ertað esini ein samansettu trupulleiki sum krevur eina samansetta loysn sosialar og sálarligar avbjóðingar spæla inn og vit hoyrdu eisini beint undan jólunum í fjør at frá nýggju fólkaheilsukanningini sum vórðu gjørd at ung fólk í føroyum trívastso illa atey hava øgiliga ringa sálarheilsu teystúrast fyri sínum fíggjarviðurskiftum sum bústaðarviðurskiftum tey er strongd tey deprimeraðu so eg hugsi at tað spælir eisini inn til at tað í dag er nógv vanliga hjá ungum fólkum at taka rúsevnir enn tað var fyri tíggju árum síðan alsun eg meti sjálv at eg eri øgiliga ung men eg havi ha hevur aldrin verið vanligt í mínum kressum at tað eru hørð rúsevnir til veitslur men tað ljóðar tað sum at tað er tað í dag hjá fólkum sum bara eru fimm ára yngri enn eg tí haldi eg eisini at vit kunnu ikki bara fokusera upp á atiseta inn við tollvaldinum og viðvið revsing eg haldi avgjørt vit skulu hava eitt betri eftirlit við okkara landamørk bæði flogferðsluni og við viðnorrøni men eisini við tí farmaflutningin sum kemur um fiskiskipum men at bara fokusera upp á tollvald og tollvaldi og revsing tað loysir ikki rótina í trupulleikanum og tí haldi egat vit mugu tryggja okkum at vit fáa sett nøktandi átøk á tí fyribyrgjandi síðuni soleis at vit fáa ein samansettan pakka av loysnim til ein samansettan trupulleika og tí kundi kanska tonkt mær at landsýrismaðurn kanska kemur eitt sinur inná tá hann fær orðið aftur hvat man ætlar at gera fyri at fyribyrgja at fólk koma har til tí vit mugu gera fleiri átøk hetta er ikki ein trupulleiki áokara samfelagi sum bara krevur eina loysn tað stórt arbeiði og tað krevur ein stóran landspolitiskan innsats og tí vilja eisini bara heita á at nú hava vat ikki fingið nakað konkret ordilig at vita men at mann virkuliga set seg setir inn at tryggja at ung fólk trívast betri í føroyum og tey at vit fáa styrkt um ta hjálpina tey hava brúk fyri ella fyribyrgingina tey hava brúk fyri fyri ikki at enda í sálarligum trupulleikum ella koma í úti í sálarligar avbjóðingar tí at tað ofta kann styrkja ella kann enngera at fólk endað úti í rúsevna misbrøki tí at tað doyvir tann trupulleikan
sum tey liva við hvønn dag ja takk fyri
siristemberg n viðmerkinharra formaður ja eg haldi er viktigt at mann hevur fokus á hetta her við ung og trivnað og tann kanningin sum eg gjørdi hjá fólkaheilsuráðnum vísir at har er kanska ikki so góður trivnaður millum ung og har eru eisini nøkur tøl sum eg haldi eru eitt sindur allarmerandi og tað er um rúsdrekka nýtslu hjá heilt ungum altso altso meðan á skúlabørnum níggjundafloksnæmingum sum sum liggur lutfalsliga høgt so her eru nøkur ting sum eru neyðug at hyggja eftir í tí samlaðu myndini men hetta heer serliga við við við sálarheilsu og manglandi trivnað haldi eg má fáa
størri fokus takk fyri
jaakkfyi sgur cmbe ja í hesari ella í fólkahelskanningin su vísa seg at at rúsdrekkamynstrið hjá ungum í dag er blívi nógv ógvusligari men vit hoyra eisini søgur um at børn niður undir fimtan ár aldru kvassu niður tólv ár aldur taka hør rúsevnir altso tað tey enda ikki við at taka hør rúsevnir tí at tað er spennandi og utligt tí tí tey eru í skeivum ungransikressum ella tí tey stríðast við eitlanirna ella ikki hava tað nóg gott heima ella í skúlanum og tí er tað ein eisin ein keyppir trupulleika okkara samfelag tá ið rúsevnir hørúsevni tá enda í hondunum á børnum
sum er tólv ára gomul takk fyri
framtýr sandoy takk fyri ára formaður og takk fyri røðuna nú eru hervørðir postdóttir sjálvung og og veit hvat rørir seg millum tey ungu og hetta er her við at hetta er við trivnaðina millum ung hetta er við at ung fólk í dag stúra so øgiliga nógv fyri øllum tey stúra so nógv meir fyrr enn ung fólk ella meira enn ung fólk gjørdu fyrr at so tey hava jú fingið so ræðuliga nógv annað at fyri at halda seg til inn hvat ið ung fólk høvdu fyrr í tíðini altso tað var eingin sum prátaði yvirhøvur um trupulleikar við at veðurlagið fer at broytast altso veðurlagið var veðurlagið og tað er tað saman við bústaðarneyðini altso tú búði inni inntil tú fann tær okkurt at leiðu í og so var tað yvir staðin altso inn hjá foreldrunum altso problemið illa kann tað vera ein partur av forkláringum at vit her sum sita ovast í samfelagnum øh kanska práta tingini niður og fáa fólk at stúra er tað kundi tað hugsað
vit bóð
her vóru pálsdóttir gerst væleg veit ikki um eg skilji heilt tað sum endamálið er við spurning frá fransandoy tí eg haldi at tað er eitt sindur at at niðurbrot ella niðuri berjast duranna sum fólk hava vit vita at tað er eitt kemptur bústaðartrot í føroyum at fólk eru bústaðarneyð mann hevur ikki tosað bara tey seinastu áðrenn um veðurlagsbroytingar tí mann snakkar um í ára tíggju fólk er ung fólk vit eru meira varu við at mann hevur sálarligar avbjóðingar mann snakkaði ikki um tað fyri tí tú búði minni stigmatiserað í dag enn tað er so trúgvi eg ikki at trupulleikan er so ræðiliga nógv øðrvísi í dag vit snakka bara meira um tær og vit meira varu við tær og eg haldi at vit mann ikki fer í rótina í trýbløðkanum við einum øktum rúseidnismisbríki í føroyum hjá ungum at mann ikki heldur at tað byggir tí nøvnist á støðuna sum ung fólk hava í føroyum at tey ikki trívast og tey eru sálarliga trýst so missir mann so kemur mann ikki at loysa rótina sum
ætlanin nokk er við at kveita kjatsjup takk fyri ja takk so er tað
nrøðr sensen gersuvæltakk fyri harra formaður og fari at takka brand sandoyn fyri at seta henda spurningin til landstýrismannin sum er háaktuellur í í hesum døgum hevur verið tað hevur verið hetta hvur ligið og ulma hetta r eitt hetað er eitt stórt mál og eg havi rópt framundir taðfleiri frð ár men tað er blivin gjørt eitt sindur eg veit ikki man hevvi ikki gjørt so nógv burtur úr tí men men tað hevur ligið har nokk so leingi tú nú kenni eg tíverri fleiri lægnur frá mínum borgarligum starvi og tí vil eg brúka mínar fimm minuttir til at tosa um tað sum vit haldi eg roynt politiskt kunnu gera nakað ítøkiligt við og tað er tvørtur um goyrar tí at hetta er ikki bara landstýrismaðurin í heilsumálum í hesum førinum hatta er sanniliga eisini landsstýriskvinnan í almannamálum sum tá ið vit tosa um tað sum eitur eftirvernd øtað er líkasum eg vil siga at teimum persónur sum nú er innblandur í hetta her so er tað ein mislukkaeftirvernd miseydna orsaka miseftirvernd øhar tag havi verið møguleikar hjá viðkomandi av fingið tað hjálp víðari í sínum lívi tá ið tey enda á einum stovni aftaná er blivuð átjan ár so er tað kommunan sum betalir og tá aftaná átjan ár so er tað landið sum skal taka yvir og hóast tilmælir og faklig tilmælur um at hesin persónurin hevur brúk fyri eini eftirverandi og viðkomandi persónur sigur ja takk eg vil gjarna hava hendan kontaktpersónin hjá mær at halda áfram so verður tað frá myndugleikunum sagt nei tað er ein stórur trupulleiki í akkurá hesum her og akkurát í hesum døminum ítøkiliga dømum eg fari mann manska ansa eftr harra formaður ikki at fara forítøkiliga so er tað ein ein eftirvernd sum sum eg gingi heilt galið fær ikki meira ítøkiliga akkurí tað men tað er nakað sum hann politiskt eigur og skal far at hyggja eftir hetta her er komplekst og og og hetta her sum nú er frammi nógv í miðlunum heta her um vorondroks um tað riggar ikki og og og hvort á sínum tað skal eg ikki taka dagar ímillum men tað er ein blandingur av tí sum landstýrismaðurin hevur melda út aftaná henda fyrispurningin um at vit eiga at seta nógv harðari inn tað er ein partur men vit eiga eisini hyggja eftir teimum skipanum sum sum eru í gongd longu tá ið hesi her ungu fólkini sum eru komin út á á eitt skráplan sum eru løtt offur tað er lættir pengar at tjena har eiga vit í teimum á tí sosiala økjunum har sum tað er møguligt eiga vit at kunna hjálpa teimum nógv meira enn vit enn vit gera fyri at koma inn á eftirlitið eg eg vil siga a hetta at hetta er ein blandingur av báðum ter hert eftirlit og so er tað eisini innsatsir sum fyribyrging og lofta teimum sum skulu sum skulu styrkjast tí so tað er tað eru tað eru fleiri ting sum rigga í sum eiga at rúgga í hesum her vit eiga eisini at stuðla kommununum eittlannas tað fyri at og tær kommunurnar sum eru langt frammi í skógnum sum gera tað sum hava fleiri frítíðartilboð av tey ungu kunnu ganga í um kvøldarnar hava tú opið hvønn dag vist tað skal vera hava tú opið hvønn dag so tey kunnu hava tær fyrimyndirnar møta teimum fyrimyndunum um kvøldarnar koma og fara akurát sum tiy passa tykkum hav tað opið hav tað sunna at mann kann møtast og og vera saman um um nøkur góð ting tað er míni míni ráð til kommunurnar og tær sum eru langt frammi í skólinum tær eru longu farnar eftir tí tað er ein gongd leið so at vit fáa loftað og tey ungu hava nakað skilagott at fara og gleða seg til og og har eru har eru nógv góð dømir um tað og og hetta her við at ung børn undir fimtan ár ganga o mala mitt í býnum tað havi eg sagt fyrr og tað eru eisini í tráð við tað tað íslendska modellið tað hoyrir onganstanis heima vit eiga at vera eitt sindur frá løgtingssíðu eisini ella frá politiskari síðu vera meira ja kun kalla tað strang ella ela ella hava hava ein ein strangari hugburð til tað haldi eg uttan at fara í í smálutir akkurátí so geri tað einki haldi eg at at foreldrini fáa eisini eitt eitt eitt uppróv um at fylgja við tykkara ungdómi har sum tey eru verður nærverandi og øll hasi tingini har eg haldi ikki at taðer tann stóri parturin av ungdóminum sum sum eru í vanda í føroyum tað er tað e ikki har vit eru men vit hava nøkur sum eru komin á skráplanum sum vit hava møguleikar politiskt at lofta og tað eiga vit at gera alt fyri tvørtur m goyrar at gera og gera kanska eitt eitt prosjekt í næstu tvey árini eit et tvørturum goyrar har vit seta innsatsin ordiliga inn og kunnu hjálpa teimum sum sum eru á veg út í lívi har tey hava møguleika og ver itt sindur fleksibul í tí at tey kunnu hava síni kontaktfólk haldandi áfram í teirra lívum tí ty tað tey tey sum tey eru tryggast við tí tey hava brent so nógvar brýr í sínum lívi higartil og hava ikki so nógva familju at venda aftur til tí har eru tey ikki so vælkomin og tí er tað so so mugu vit dúga upp á tey kontaktfólkini sum vit sum sum standa klár at hjálpa og sum vit eisini skulu geva allar teir møguleikarnar frá almanna síðu at at halda áfram
um í tí fyriskipanini hatta var tað takk fyri ot hara kuna
ja takk fyri harra formaður til at koma tað til tann partin aftur sum hevur við eftirverandi at gera og har er at vísa seg aftur hvussu týdningarmikil er at mann hevur eftirlit við tí arbeiði sum barnar verða at gera so at tær gera tað til fulnar tað sum kanska hevur hug at bekymra meg nokk so nógv tað er tað at tað er kanska í nøkrum førum og kanska alvorligum førum innan fyri myndugleikaøkið at mann kanska hevur hug at baktalisera hesir alvorligu trupulleikarnar og tað haldi eg

fyri og takk fyri viðmerkingina rósa samuelsen ja tú kanst tú kanst tú lofta einum ella hjálpa einum ha so er tað so øgiliga nógv vinningur tí at tað eru so øiliga ringvirningar av at bara ein kann ávirka nógv onnur at fáa tey við í í falli eittlandsta tí tað síggja vit javnan at tey sum tey hava einki at missa tey hav einki at tapa í hesum her hetta her er eg eri komin út her eg havi havi avmarkað mínar míni sambond við familjuna eg eri ikki væl sædd ella sæddur í í í tí umhvørvinu har sum eg eri familju ella ella í í bygdarumhvørvinum so so her er faktiskt einki og hvussu nóhvønn annan kann eg ávirka til at koma við í tí tað hevur so øgiliga tað tað er so øgiliga sterk eg eit vetman kalla sovorðið tann effektin av at síggja at vit kunnu vit kunnu nakað saman við k koma vit vit tjena nakrar lættar pengar her her eru onkur sum vit skulu nokk vit skuldu nokk klára tað saman eitlandsdaða inntil mann ikki er saman
meir mann at manstendur einsamall eftir við straffunum takk fyri harra formaðuingilín nei tað er jóhannes joensen sum fær eina viðmerkinger

jónhaldssøgnin joensen kemur inn á nógv góð ting her men eg fari at forhugsa um eitti tað var so ólíkt áhersalag løgd á í samfelagnum í dag at mann skal hava verið væl fyri fyriskt mann er í fitnesscentrum allastaðni og mann skal renna mann skal øka ítrótt mann skal eta sunt men mann leggur ikki so stóran dent á tað psykiska tað sálarligu heilsuna kunnu mann kanska tikið gjørt fle átíðir tann vegin har mann hevði tann partin meira inn inn í myndini tá mann veit at tað eru har oftani stressfaktorar annað sum gera tað at fólk kanska dálma seg við
jensen gersuvæja ja sera viðkomandi spurningur eisini tí at kroppur og súk a tað hongur jú saman og og vit síggja fleiri átøk eisini so seint sum eg haldi tað varð nú her mann evur hoyrt um at vágs kommuna til dømis gera eitt átak fyri fyrifyri rørsluhvørt rá sínum tað er eisini nakað í tráð við tað sum sum sum eg nevni hetta her við atfrítíðartilboð úti í kommununum kunnu vera við til at styrkja um har mann setir tað líkasum á á dagsskránna og og tað er jú at halda fara føra vit javnføra við tað yvir til tað íslendska modellið so var tað jú eisini ein avleiðing at mann gav avsláttur upp til tvey túsund krónur til foreldrini ella til at tey kundu fara út og víðka og tað er fleiri kommunur tíbetur farnari gongd her í føroyum tað er ein gongdleið og annars alt tað sum fólkaheilsuráðið og og aðrir sanr almennir tey eru man eru í gongd við nakað men og tað er eisini heiltsikur nakað sum kann halda fólki frá frá tí kremunala løtbánanm øog tí er tað
alt gott øll tey átøk sum verða gjørd takk fyri ja so er tað næstur ári bjarni kárason
ja seinastu málarnir so hava vit hoyrt um at rúsevni eru rættiliga útbreiðsla í umávísum umhvørvum í føroyum og tað er tekin um at ær ein alsamt meira skipaður kriminalitetur sum hevur fungið eitt ávíst fótafesti í landinum tað eru ítøkilig rættarmál í gongd nú og tey eru á allan hátt bæði óhugnalig og ørkymlandi tað ganga søgur um at rúsevnir florera í føroyska samfelagnum at tað verður framleitst her heima og ja mann hoyrir mangt og hvat man hoyr hin fingrar sum bleiva kliptir av og eg veit ikki hvat tað ljóðar rættiliga alvorligt og tað er sjávandi nakað sum bendir á at at sjálv nýtslan av ólógligum rúsavnum í føroyum er vaksin munandi seinastu tíðina og tað sum vera mann fyr nokk at hava ella hevur nokk nógvar ymiskar orsøkir hvussu vit neyvt kunnu áseta orsøkina ella orsøkirnar er sjálvandi ein rættiliga stór avbjóðing eg haldi tað sum eyðkennir kjakið ikki bara her inni men annars er bara tað fingerspitsku fylu sum mann hevur persónliga um hvat orsøkin kann vera tað eru øgiliga fá tøl tað eru ikkinakað annalysur av um tað e greiðir samanhangur ímillum a og b og c og tað kann gera tað nokk so torført at fara øgiliga málrætta til verka fyri at basa ein alsamt vaksandi trupulleika h sjálvandi nakað sum hevur verið tosað eitt sindur um í dag tað er tað sosiala spektið í hesum førinum tosar mann kanska fyrst og fremst um at tað eru so nógv ung sum brúka ólógligu rúsevni og tað er kanska partvíst tí at eð r nakað lokkandi og spennandi í at tað er forboðið men annars er tað eisini tað at mann vil finna sær onkra sálarbót fyri eina annars ikki so góða tilveru tað eri eg rættiliga sannførdur um er ein av høvuðsorsøkunum tað tú ikki hevur tað gott sosialt tað tú ikki hevur tað gott mentalt tú kenndi einsamallan tú hevur ikki eitt stabilt heim alt hetta kann faktorera inn til at mann velur at leypa garðin e lækstur og rúsa seg inn í ein annan veruleika og har kann mann gott gera nógv nógv meira og gera tað nógv betur enn mann ger í dag á tí sosiala økinum og har hanlar tað eisini um at skilja tingini eitt sindur sundur at mann hevur nøkur universiell programmir har mann fer út í skúlarnar og tosar um vandarnar við rúsevnum og at mann fer eitt sindur spesifikt inn fyri tey sum mann hevur eina sum har mann hevur eina ábending um hesi kunnu vera í hægri risiko fyri at blíva misnýtaðar og so eisini at kunna viðgera tey sum longu eru í prosessini um at blíva ella eru misnýtari tað haldi eg sjálvandi eg nakað sum mann mann vil seta nógv meira inn í eisini tað at hesi fólkini sum eru úti í hesum milliønum tey verða per automatikk kriminaliseraða í og við at stoftuni tey brúka eru ólóglig tey fara so inn í eitt milliø sum eitur a restin sum eitur mjørkadal sum eitur fongslir í danmark har mann fær kontaktir við fólki mann helst ikki burdi fingið kontakt við og soleiðis blívur tað ein niðurgangandi spiralur frá at vera í eina ringari støðu til at vera í eina verjustøðu og tað er partvíst sjálvforskilt av tí systeminum sum vit hava eg haldi nógv heldur at mann skuldi sett nógv kraftíðar inn á tí rehabiliterað økinum at mann ikki sær fólk sum forbrútara men sum offur fyri nakað sum tey ikki altíð hava alt at skula sagt um og at mann ikki ger tey kriminell tí at t hava valt hesa leiðina sjálvandi skal mann held ikki frárøða teimum alla ábyrgd tað er eitt væl mann ger men tað bundin skapur er øgiliga alvorligur so er taðhet her sum mann hoyrir um at at tað eri størri innflutningur altso tey tey krimunellu bakfólkini blíva meira meira kreativ og hava nakrar skipanir sum gera tey kunnu fáa rúsevnir inn um landið tað evur verið ført fram at vit hava tvær tvey portur til landið tað er so ikki heilt rætt vit hava tvey almenn portur sum eita flogvøllurin og og kanska til s norrøna men tað eru so ræðuliga nógv skipaferðsla og loftferðsla annars hær ting kunnu koma inntil landið so at siga at tað eru fullkontrolyvir støðuna tað tað er ikki so ræðuliga sannførdur um mann fer sjálvandi ikki altíð at fanga alt og tað kann gott vera at ein skerpara innsatsur á tolleftirlitinum hevði verið ein loysn men eg haldi ikki at tað r tað er kanska at brúka orkuna eitt sindur forkert í mínari verð í mun til hvat mann eg fingi burturúr at koyrt orkuna og so verður tað tosað um at tað verður framleitt rúsevni her heima nú tað fer sjálvandi beinanvegin at blíva øgiliga tekniskt vistsum mann skal tosa um tað men tað krevur sjálvandieina ávísan logistikk fyri at kunna framleiða tey hørðu rúsevni í føroyum eg loyvi mær at ivast í um tað er so útbreiðsla sum sum fólk vilja vera viðnú fer
tíðin hjá mær eg fari at taka orðið aftur tá ið til eitt annað høvi takk fyri mær ja takk so er tað viðmerkingar til bjadamarsson petersen
tann fyrsta tær rósa saman við tey so væl takk fær formaður eg eri samd við at vit støða ikki hugsa um persónarnar við misnýtslu sum ofur vit støða hugsa tær sum sjúklingur tað eru virkiliga fólk sum eru sjúk og tað er komið í eina støðu sum tey sjálvi ikki høvdu ynskt tað komið í og so vit eru noydd til at lata vera við at tosa niður at fólk niður niður til fólk vit máta tosa við fólk og taka um tey og taka og biðja fólk taka seg saman tað kann mann gloyma tó tað klárar tað ikki

jatakk ger so væl bjarni kársom petersen takkfyiharar formaður ja eg haldi tað er ein spurningur um at tosa við fólkini í egna hædd tí at vissi tú ert ein rúsevnis misnýtari so er tað sikkurt ein ávís skomm tengd at at leita tær hjálp tú følir teg fordømdan tú følir at tú tók ti skeiva avgerðina her í lívinum at tú ert ert ikki sterkur nokk at tú má hava onkran at hjálpa tær á føtur aftur og mann kanska eisini bangin fyri hvat fyri heilsuligar og juridiskar avleiðingar tað kann fáa at onkursvegna melda seg sjálvan inn tað giti eg kann gott halda fólki frá at leita sær hjálp og tað er tí at eg haldi hesin retorikkurin er eitt sindur farligur at mann ger sum hann gjørdi á hálvfjerðsunum og tosa um túworð og ein droks tað ljóðar sum um at vit vit berjast ímóti nøkrum kombandantum hini menn á vívøllinum tað er slett ikki seiðist tað skal síggjast tað haldi eg er øgiliga alvorligt og tí er retorikkurin minst líka umráðandi tá vit umráða hesi fólkini
og tá vit umráða hetta evnið takk fyri at fáa meg ja takk so er tað jaspin langur
so er en viðmerking ger s væl ja takkfyri hara formaður tá sú fekk meg at taka orðið var júst hetta síðsta sum sum eg verið nemliga at at síggja persónin aftan fyri persónin aftan fyri tað avbjóðing sum mann hevur ella hon hevur ella persónurin hevur g havi trý ár fingist við hetta øki og virkuligani sæð at aftan fyri ein og hvønn rúsdrekka misnýtara er tað allarallarbesta menniskju visti mann fer inn og tosaðu við fólk sum hava arbeitt innan fyri ta feltið so so veit eg ikki um nakran sum ikki kann siga bara bera teimum og sjálvt eisini meðan tey ganga til dømis veit eg dømis tá ið tað á blákøst kafeini vit høvdu eina kafe á opnum í eini fimtan ár og og øll hesi árini brotnaðu ikki ein koppur inni í kafeini tí fólk vóru føldu tey blivu tikinð hond um tey og tað var nakað sum sum tey virdu og tey veruligani settu prís upp á at hetta var nakað sum sum var fyri
teirrasta skyld takk fyri formaður
jatakk gerso væl bjarni kárasum petersen takk fyri harra formaður ja eg eri púrøra samdur nú kenni eg eisini fólk sum hava leita segu jófør um hann so kann siga og tað sum eyðkenni tey eru ofta at tey eru av fittast fólkum og at tey annars einki annað sum so hava at stríðast við annað enn at tær tey eru misnýtari tann eina er sjálvandi viðgerðin av misnýtarum og at syrgja fyri at tey koma bara rætt kjøl aftur men hin spurningurin eisini av tí at vit hava innrætta systemið sum tay er við at vit hava kriminaliserað ávísar sustansir so hava vit skapt eina ykonomi fyri at levera hesir sstansirnir og skapað eina eftirspurning og nøkta ein tørv vissu mannvil koma til botnin í at disproera hesa her gongdina so má mann knúsa tann ekonomiin sum liggur aftan fyri tann svarta marknaðin tað haldi eg er øgiliga grundleggjandi og tað er ein diskussión sum er øgiliga ring at taka tí at fólk hava kanska ávís misforstáilsir um
taman snakkar um og vita ikki ordlga hvussu tað vendir men tann svarti marknaðurin er ein av størstu orsøkunum til at taðtað
so er ta siri stemberg sum fær eina viðmerking ger su væltakk fyri harra formaður ja eg haldi rætt at hava eina sonar reabiliterandi og fyribyrgjandi tilgongd haldi e til hetta málið og kanska hugsað um hvat tað er sum skapa tørvin tí tí mán hoyrir eisini um hetta h við sjálv medisinering tí mann kanska ikki trívist athjá nógvum erta har tað byrjar og hava fokuss á hvussu mann hjálpir hesi fólkunum ella menniskjunum tað er eingin ivi um tað at atat hetta er eisini ein sikmatiseraður bólkur nú mann snakka um nógv um tikmatisering av av nógvum øðrum men hetta er eisini ein sornur bólkur sum ikki kanska loypur fremst og sigur hvørjir trupulleikar tey hava og tað skal mann taka við og tí skal mann eisini gera meira kanska á tí sosiala og fyribyrgjandi økinum og ikki bara hugsa revsing og eftirlit sjálvt um tað eisini er partur av tí so tað tað haldi eitt gott og neyðugt fokus at hava takk fyri

ja takk ger so væl bjarni kárasom petersen andi revsingarnar tær hava tvær funktiónir tað er tað eina er jú at revsa at tú verið revsaður fyri og avsonar fyri at fár brilsi hitt er at tað skal hava eina preventivu fekst soleiðis at man ikki leita seg útí ófør frá byrjan av tað er bara nokk so trupult tá tú stríðist við eitt evni sum í sínari náttúru er bindandi altso sum sum ger teg av hangian tá blívur tað nokk so trupult eg haldi at mann helst skuldi so sum best ber til ikki stramma upp á tí økinum tí eg giti tað hevur avmarkaðareffektir hinvegin kunnu vit gott seta inn á tí meira sosiala økinum og fáa tær fólkasjúkurnar um at so kanna siga vekk soleiðis at eg ikki ordiliga eri líka stórur tørvur á at at brúkafesirúsevni tí at tað er altaná líka aloftast ein máti at flyta seg inn í ein annan veruleika har mann sleppur at hugsa um tann veruleikan mann og einaferð er í so besatú korini sosialt so skulu rúsevni nokk minka
takkfyrihara formaður ja takk næstur at røða telveru rósa samands
er eingin loyna at tað eg havi havt ein øgiliga stóran áhuga innan fyri rús drekka rúsevna misnýtslu h og tað gjørdi tað ikki minni ela ávuun daðu ikki minni aftan á at eg meðan eg var í almannamálaráðnum sum landstýrisfólk tá eg beinleiðis bað kontakta av familjum sum høvdu avbjóðingar og tað var ikki ein tað var ikki tvey men tað var fleiri enn tað eg minnist tað ati eg kontaktaði ávísir myndugleikar og fyri at kanna eftir vita hvar iðhvar hálningurin var oghvørt falan tey høvdu men tey dugda ikki at síggja tað sum eg segði ella tað sum eg fekk fortalt sjálvt um eg havi bæði havt kontakt nævið fólk sum eru í støðuni við ungdómi bæði arbeiðsmess og og privat eg sigi at tann einasti sum skilti meg fult út tað var távarandi fútin kar maria olsen øh hon var púra greið yvir ta støðurnar sumsum vóru og tað er enki ivaist í at hon eisini vildi gerast fítt til í sambandi við tað ssparbeiðið sum var og nú kendi landstýrismaðurin nokk til tað arbeiðið sum er í sp stýrinum har sumtær øvastu myndugleikarn eru í tvey túsun og sekstan tá fingu vit í vesturvágum ein sum eiti jens andersen sum í sálarfrøðingur at koma á vestur og hava enn fyrilestur fyri allar í oynni tað var bæði í sørvági og tað var í í í í vágakommunu har sum allir stovnar dagstovnar skúlar vóru við og tað úsum viktigasta hanska hansara boðskapir var tar royndirnar sum hevði sett inn í serligan aalborg og oarhuz tað var mn kast ikki siga siga tað er kanska fyrimynd menn í tí munni tá tað gjørdi tað er seti tíðliga inn og skapið vinar bólkar so tíðliga sum møguligt so børn føla tað tað hava ein vin og so at rokera ímillum so a tað ikki bara ein vegin men fleiri vinir foreldrasamstarv og ikki minst grannahjálp og fer mann niður fleiriastaðni so sær mann og eisini yvir ísland som sama skeltini sum standa í grannaløgum har sm stentinap og jelp og visti er eitlanar onkur fer burtur og so tekur mann hond um tey ungu sum eru eftir tveesg seytjan tá var árni einaschon vesturvágum eisini greidi frá tí íslendska modellinum og tað týdningarmikið tað tamest týdningarmikið tað var fyribyrgin upplýsing tak ábyrgd foreldur myndugleikar politikaratakið ábyrgd og tað var tað sum ísland gjørdi tað tók lógva tak saman øll somul og tók ábyrgd og sær enntá fór tað inn og sett í lóg nær ið børn ung skuldu kunna pláta sær at vera úti og tað so gjørt eina eftirkanning um mann skuldi taka og strika ta ásetingina og tað var nei vit vilja gjarna hava hana eg má longri úti ennklokkan tíggju jamen so er tað við nør nøkrum reglum hvussu tað er øh eg havi so eisini verið og havtmøguleikan at vera uppi á restini og tosa við ungdómar sum sita tað eru átta ár síðan eg var her uppi og tosað við ungdómar sum sita uppi í á restini og hvat er eyðkenni fyri fýrs prosent av øllum teimum sótu har uppi tað var frá tí tað pikkaðu lítil av at eingin hev tikið hondn í desemburmánna í fjør tá var tað ein avvarandi bólkur sum tók seg saman og nú vildi rópa upp eingin hevur nakrantíð lurtað eftir okkum øll hava tosað niður á okkum og vit hava skammast og vit hava skammast og vit hava skammast tí vit eru í tí støðu at ein av okkara er raktur nú taka tey lógvatak saman siga tað nú eg nokk vit vilja vita hava a vilja vita hvat tit sumkomunupolitikarar landspolitikarar gera vit vilja gera okkara part men tit mugu sanniliga eisini gera tykkara parti at fyri stilla sær tað at vit kunnu steðga øllum innflutningi vit hopa tað men vit kunu ikki vit kunnu ikki tryggja tað men vit muga tryggja tað at vit seta inn so tíðliga sum møguligt og hjálpa okkara børnum og ungum so nógv sum møguligt so tey eru ikki noydd at sjálvmetisena hasum tað er tann fyrsti boðskapurin sum kemur aðrastaðni frá eisini sum onnur hava hava hava tikið læra av og it siga atso hava vit eisini havt fyrilestrar hjá hjá so tað hevur landssýrismaðurin eisini havt við lovað við har summ har sum henik ridóm greiðir frá sum við misnýtslu sum sergrein sigur tað er ikki so einkult at siga tak teg saman tú verður noydd til at gera masivá hjálp inn bæði tá tað kemur til sigadska partin og tað kemur inn til misbrúkarpartin og ta viðgerðina hava vit ikki vit hava nógv nógv góð tilboð men vit hava ikki tey til tey kompliseraðu samansetti trupulleikarar sum tey ungu dragast við so at mín boðskapur er at tað at vit skulu hava eftirlit ja men vit skulu hava fyrst og fremst hava eftirlit við okkum sjálvi at vit gera tað sum skal til fyri at hjálpa hesum stakkast børnum og ungu og teirra foreldrum í dags
lat ikki vera ein skomm at biðja um hjálp og bíða til tær vaksnu aftanátjan ár og nú siga vit tað nú eru vit farin
tað viðmerkingt johannes joensen ger so væl takk frá foramaður o ja hetta seg um tí og nógvasurósa sammelsen fór frá mær eitt sum eg hugsaði um tað var tað at bæði eg og rósa hava verið róssamaldsen hava verið í kommunalum høpi saman eg ist it sindur á atkommununur oftani er eitt sindur spakførar við at taka nøkur stig eg haldi oftan at tað heitað eftir heilsumindugleikum ella á landinum men kommunurnar hava júg borgararnar við fyrstu hond eg haldi oftani t tey tilboðini sjóvandi nógv ítróttatilboð men ofta tey tilboðin til hesan dreingirnar mangla í kommununum og eg trúgvi tað eru tann allarflestu kommunum í føroyum har kundi mann kanska setta inn eg eit ikki vera
heldur um tað
ja takk ger so væl ósu samulsen tað er rætt sum johanes joensen sigur vit hava arbeitt nógv saman við hesum her og tað sum eg havi sagt tað veit jóhannes eisini um hann hevur sjálvurverið ein samsaktpartur í hesun her tað er rætt at kommunan gera ikki nóg nógv nei tað gera tað ikki og tað er eisini tað sum foreldrini siga tað avvarandi at siga men trupulleikin er at vit eru ikki vit er ikki samd vit r ikki samd um at avbjóðingarnir eru har vit eru enn í tí støðu sjálvt um foreldur avvarðandi nú rópa upp so eru tú ikki samd um at tað finnist hjá okkum tí tað má vera verri onkra aðrastaðni ella onkra aðrastaðni ella onkra aðrastaðni vit kommunu at koma at forbí hefta har og siga tað í felag gera vit eitt átak nú oikki siga tað nei tað er ikki hi okkumt meira tí tað er hjá okkum
í føroyum ja takk so er tað heðin sagariasen sum fær orðið ger so væl
harra formaður fyripurgurin hjá bradnissandoy er rættiliga viðkomandi og tað er eisini komin øgiliga nógv góð upplýsandi ting fram um hetta her landsstýrismaðurin r inni og sigur at tað eru tveyogtretivu punktir sum sum hann ætlar at at sum hann arbeiðir við at seta inn og tað er nokk so spennandi at vita hvørji tey punktini eru men tá ið visti mann hú hyggur eftir hesum her og hevur fylgt eit sindur við so eri væl mann tosar um hettaher við hava diskuterað skúlan í tí fyrra fyrispurninginum og tað er væl upplýsing er øgiliga umráðandi eisini inni í skúlunum tað at tú fert inn og upplýsir og nú er tað eisini ein uppgáva sum mann so ikki fer einaferð afturat og leggur oman á lærararnar men men tað má so vera fólk sum sum hava sum hava skil fyri tí og vita hvat tey tosa um og so út frá tí vísa á vanda tað er eingin ivi um at hetta her er blivin ein trupulleiki tí at tá ið mann hoyrirella lesur at hurðarnar skulu læsast og mann hoyrir í fjølmiðlunum at til dømis at politistar verða álopnar í frítíðini og sovíðari tá tá blívur tað rættiliga álvarsligt og og tí er væl leingin ivi um at hetta er ein trupulleiki sum mann má taka oog loysa og hann er ikki nemmur at loysa men nú havi et eisini tosað um í løgtinginum at at gera semjur í langtíðar semjur til dømis um byggja tunlar ella byggja skip og sovíðari eg haldi at løgtingið eigur at standra saman í hesum her málinum her og játta teir pengar sum skula til og at finna fram til við fakfólki um hvussu vit gera fyri at kunna koma hesum til lívs um tað sum ber til tað veit eg ikki men tað er okkara skylda og mann kansn staðfesta í hvussuer í hesum førinum at tú hevur tað eru tveir partar tað er tað er brúkaran og síðani er tað seljarin og tað skal ikki vera nakar ivi um nú eru tað verur tosað nógv um hetta her við hvat fyri revsing skal vera sjálvandi tey sum brúka hatta eru komin út í eina neyð hvar ið tey so ella so mugu hjálpast burturúr men sjálvandi tey sum standa aftanfyri og selja hetta her hesi evnini tað skal má ikki vera nakar ivi um at at tað má vera ein ein straffur fyri tey tey fólkini soleiðisnar at at tað er við til at greitt at signalera tat her eru nøkur ting sum gangar fyri seg sum hann ikki aksepterar og tá ið mann tosar um hettaher við at at flyta inn ella mann tosar um at tað møgulit verður gjørt í føroyum nú var bjarni kárasson inni á hesum her og siga tað má vera nokk so begrensað fyri still ima bara uttan at hava skil fyri tí og so haðani hava vitsjóvegis ferðsluna við við við til dømis við norrønu og flogførum og tá ið tú kemur til føroyar so hevur tú sjálvandi ábyrgd ella skyldu til at boða tollvaldin frá at tú kemur og nær tú kemur og hvar tú ert og so víðari og so veit eg ikki um tað verður praktiseraðupp á sama máta sum sumtað var fyrr ella men har eigur mann absolutt eisini at fara at seta inn soleiðisnar at at mann færa at vita hvat er tað sum kemur inn so tað má ikki vera nakar ivi um at tað sum verður flutt inn til føroyar óansa um tað gjøgnum luftina ella sjóvegis at tað so ella so verður kannað og at mann p á tann mátan fær fangað so nógv sum sum til ber nú var tað jóanes rasmuse jóhannes jóensen var ínni á hesum her í sambandi við kommunur og at kommunurnar gera kanska for lítið við at bjóða tilboð til ungdómin og tað er sikkurt eisini púra rætt eg veit tildømis sunda kommunur hava vit eitt ungdómshús sum er opið tvey kvøld um vikuna og tað er sikkurt nógv for lítið men tað er so tað og tað sum liggur í tí eg sjálvandi tað er er eitt rúsfrítt umhvørvi tað vil siga at kemur tú har so skalt tú ikki vera rúsaður og tað trúgvi eg eisini er púra rætt at mann ið nógv størri mun eigur at fara inn eisini kommunalt og líkasum vera við til at loysa hetta her og at fáa aktiverað ungdómin um kvøldarnar tí tað er væl tá tær ganga fyri seg og at tey tilboðini sum so eru eru uppbyggjandi fyri ungdómin og er við til at halda teimum á rættari kós men tað er val leingin ivi um heldur at hetta er ein ábyrgd hjá foreldrunum eisini og visu vit hyggja eftir økinum runt um í føroyum so kunnu vit eisini staðfesta tey sum eru so ella so dottniðir ímillum í einai skipan hvar vit hava barnaverndarøki runt um føroyum sum ið hvussu í dag eru nógv betri skipað enn ter vóru fyri nógvum árum síðani so út frá tí kundi tað eisini verið burdi tað eisini verið ein møguleiki at at fanga ella fylgt við og upp á tann mátan fanga hesa her ungu ella hesim fólki sum so ella so dettarnar ímillum tað er hvussu er umráðandi at fáa fatur á teimum soleinar at tey fáa ta neyðugu hjálpina og at vit fáa gjørt nakað við tey sum selja
hægar takk fyri ja takk so er tað viðmerki
anikoolsen a fyrsta ger so væl ja takk fyri mær dámdi øgiliga væl tað sum hevði sachariasen bar fram hetta her við at mann kann gera breiðar politiskar semjur um hetta málið at okur gera breiðar politiskar semjur um tunlar og vegir og so framvegis men kanska gloyma okur tað sum er tað allarviktiasta í hesum samfelagnum at taka hond um tey sum koma út á ein skráplan her í lívinum so so tað dámdi mær øgiliga væl men annars havi eg hug at gera ta viðmerkingina afturat at kommunurnar gera rættiliga nógv fyri at halda tey ungu vekk frá býnum kinat taka tórshavnar kommunu er har havukur gjørt ungdómstilboð úti í øllum útjaðarunum í kommununi tað síðsta er á veg nú úti á velbastað men annars hevur mann roynt at at halda tey ungu í teirra nærumhvørvi um tað er í útjoarinu fyr eru nettupp ikki at fáa tey inn í hesi her umhvørvinum sum eru inni í miðbýnum men eg haldi í dengrad at kommunur og land løgting og øll eiga at taka lógvatagg saman og og gera eina

ja takk ger so væljensi desentakk fyrihara formaður og eg eri faktiskt púra samdur við aniku olsen altso nú skal tað heldt ikki misskiljast tað er eingin ivi um at tað verður gjørt nógv gott arbeiði fríviligt arbeiði bæði av fólki og av kommunu runt um og kanska serliga innan fyri ítrótt o sovíðari og aðrar ítróttagreinar men kanska hetta her tað sum kemur út á kvøldarnar og sovíðari tað er kanska ein mangul soleiðisnar at mann styrkir tann partin og eg haldi eisini til hetta her at vit eiga at standa saman sum løgting og at vera við til at játta tað skal til fyri at fáa fyri at fáa gjørt enda áv hesum her við staðnum einaferð ber til ella hvussur at koma so nær nullpunktum sum møguligt soleiðisnar at hetta her steðgar og at okkara ungdómur fær eina framtíð sum ikki hvar tað ikki er avhangur av hesum rúsevninum sum vit
í dag hoyra takk fyri
so er tað johaneles joensen soe fær tað viðmerkingur gera so væl takka fyri ja hini zacretasindur kemur inn á fleiri ting hann nevndir skúla upplýsingsskúlan har tað soleiðis at tað verður upplýst skúlan í dag og tú hevur í dag penstsum har tú lærur um hesim rúsevnini og hvussu man farlda eru vandamikilda eru men eg veit at mann hevur summi skúlagera tað teir hava ræðukampanjur har fyrrverandi ansmisitar koma inn og upplýsa næmingarnir um vandan tað veit ug han evu gjørt tað eisini við ráðni fyri ferðslutrygd tykið ferðsluoffur inn at upplsa um vanda og har má hvussu eg fingið kom niður á null við ferðsluóhappum eg veit ikki um tað hevur hjálpt á vegnum tað kundi verið ein máti at gjørt
ja
takk gerso væl jens agriasen takk fyri hara formaður tað er sum johannus joensen er inni á tað haldi eg sjálvur er eitt eisini eitt gott hugskot tí at tað er væl eingin ivi um at tað ber væl til at koma burturúr hesum her trupulleikanum sjálvt um hann er komin út í hann og eg trúgvi at tað er bara spurningurin um at fáa gjørt upp á rætta máta og at sum tað eisini verður sagt at mann tosar við hesi fólkini í egna hædd soleiðinar at at fyri tí sum tú gjørt ein feil so so so siðan so so ber til at koma víðari og eg trúgvi at tað eigur at vera ein fínum máti at at gera tað at hvar tú fært fólk inn at koma at greiða frá sum so siga at tey hava verið í tí í tí støðu tí tá hava tey nakað faktuelt at fyri t haldaset til og síggja fram til og at síggja at tað ber til at koma burtur úr tí og eg haldi eisin intað er øgiliga umráðandi at tey fáa at vita áðrenn tey koma har til dømis viðvis tá mann tosar um ein upplýsing at at at við at halda so visi mann kemur inn í hetta her so er hetta eitt sovorð milliøs sum er rættiliga ringt og
at sleppa burturúr og tí er tað øgiliga umráðandi at ongantíð koma í nýta ja takk fyri so er tað næstur at røða tað verður biljustigin í sending kæt so væl
ja takk fyri hara formaður vit hava í nógv ár tosað nógv og gjørt lítið á løgtingi og støðan er ikki ókend og vit kunnu fara langt aftur í tíðina og kunnu endurminna slíknandi orðaskiftir sum hesi vit kunnu bara fara eitt sindur aftur tíðina ein frágreiðing frá bláakrossi ársfrágreiðing fyri ár tvey túsund og trettan har sigur bláikrossið við formansins loyvi at
við formanssfisloyvi kann eg taka úr eini áskoðanroyðini tá ið fleiri føroyingar vóru í tvey túsund og fjúrtan ið viðger fyri sterkari narkotisk evnir enn í tvey túsund og trettan og í tvey túsund og fimtan tá segði kringvarpið at løgreglan sær meiri av sterkum rúsevnum eisini millum annað mdma alsamt fleiri syntetisk rúsevvnir verða ið eru í umfari í føroyum og sølan er millum annað nógv á netinum millum annað á stongdum facebookbólkum í tvey túsund og fimtan nei sjeynda mars í tvey túsund og sekstan tá løgdu jens á rana og eg sjálvur eitt mál fyri løgtingið um at játta eina komma eina millión til tveir eyka heishundar ella rúsevnisfundar og dagin eftir so løgdu vit eitt annað mál fram um eina rúsevnatilbúgving hvar ið vit heittu á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram uppskot um nýggja rúsear tilbúgving hevur til endamáls at tryggja at øll skip og flogfør ið hava verið í útlendskari havn og leggja bryggja í føroyum skulu kannast við rúsevnishundum og aðrari viðkomandi útgerð og manning og aftur í tvey túsund og nítjan løgdu vit eitt uppskot fram hvar ið vit bóðu løgtingið játta fýra komma fýra milliónir til fýra heishundar og øll hesi sjónarmiðini sum í dag eru komin fram hava verið frammi fyrr í løgtinginum vit hava hoyrt tingfólk umaftur umaftur snakkað um vit mugu hava meir hagtøl vit mugu hava meir vitan á borðið tað nyttar ikki bara at gera hetta tí vit mugu eisini gera hættar og so víðari undanforslur og hvat veit eg øll hesi uppskotini sum miðflokkurin lagt fram tey eru eitt fyri annað eftir afturvísi av løgtinginum og tí er einki hent á hesum økinum eg haldi at tað er ein ein stór líkasæla í løgtinginum fyri hesum málinum tað eru nøkur fólk sum sum hava sum brenna fyri hesum men tá ið tað kemur til at ítøkiliga gera nakað so blíva vit so ósamd og so sláa vit í so nógvar ymiskar rætningar at einki kemur burturúr men veruleikin er tann at alt tað sum vit hava snakkað um her í dag tað skal alt gerast at tað er ikki bara eitt tiltak sum hjálpir tað hava nógv góð hugskot verið frammi í dag og eitt sum eg irriteri seg inná tað er at nøkur nøkur hava tað hugsan at viss mann ikki kann gera alt so skal mann einki gera og har havi eg tað tann spurningin altso skulu vit ikki gera tað sum vit kunnu gera bara tí at vit ikki kunnu gera tað sum vit ikki kunnu gera nei sjálvsagt ikki altso til dømis so segði eitt tingfólk at ja men tað nyttar einki at styrkja eftirlitið við føroyskum skipum sum koma í føroyska havn tí at tað eru eisini nøkur skip sum ikki koma í føroyska havn altso hvat er tað fyri einum undanførsla tað at nøkur skip blaka ein pakka út og so verða ein avheintaður av einum av av einumítlum spritbát ella hvat annað skulu vit so einki gera við tað fyri tað sjálvandi skulu vit og nøkur siga tað ja men altso tað nyttar einki at seta fleiri heishundar tí at teir klára ikki at lukta øll tey syntetisku evnir teir klára ikki at lukta øll evnir serligir syntetisku evnir so skulu vit so einki gera við tað altso sjálvandi skulu vit gera tað sum vit kunnu tí at tað at vit fara í gongd frá politiskari síðu og gera tað sum vit megna tað kann í hvussu síðu ikki gera tað verri tað kann bara gera tað betri eg haldi at ein ein virkisætlan og ein rúsevnartilbúgving hon skal snúgva seg um upplýsing í skúlum hon skal snúgva seg um at her sum rósa samvitsan var inni við vinarbólkum og við rúsfríum ungdómsumhvørvi hon skal eisini snúgva seg um avkriminalisering á tann hátt at mann ikki revsar ofrini men at mann jaktsar bakmenninar líka sum mann ger í portugal og bjóðar ofrunum viðgerð í staðin fyri at selur tey í fongsul hon skal innihalda meiri eftirlit í mørkini hon skal styrkja toll eftirlitið posteftirlitið og vit skulu hava fleiri heimshundar so eitt snart síggi eg fyri mær eina rúsevna tilbúgving hon kann gott kosta tíggju milliónir hvat ger tað ella tjúgu tá ið vit hugsa um hvussu nógvar pengar vit brúka upp á alt annaða í okkara samfelag takk fyri har fór mær so er tað viðmerkingar tað er tað fyrst tey eru stefan
klein poulsen ger so væl ja harra formaður eg haldi at biljustinussen lýsir øgiliga væl gongdina í hesum málinum hetta er ikki ein serliga nýggi trupulleiki men hann er vundi upp á seg og kemur ordilian yfocus nú og eg haldi at biljustinussen er púra rætt í at ja vit vit kunnu søknast eftir hagtølum og og ynskja at analisera og tosa ella anlisera hesa støðuna betri vit mugu eisini handla tíðirn rennur undan vist mannikki handlar tað tað bara vindur upp á seg so óðansæð um vit hava sos nógv hagtøl nú ella tá so mugu vit handla fyrr ella seinni um tað er stór ella lítil yngri peruder altso vit mugu handla onkursvegna e og røðarin var líssindur inni á tí men eg hug at spyrja hat hvat hann heldur vit skulu raðfesta hægst tá tað kemur til hendan
trupulleikan virusen
oesneseja eg haldi tað sum vit her og nú beinanvegin kunnu gera tað er at seta eykaorku av til eftirlitið til at fáa fleiri hassjundar tí at eg havi verið til onkrar fyrilestrar um misnýtslu og teir flestu siga at tað byrjar við hassj og so fer tað víðari og kanst tú steðga nokk so effektivt teimum evnum s sum sum hundarnir kunnu lukta so kanst tú kanska steðga gongdini við at rekrotera fleiri nýggjar misnýtarar og tað er væl eisini ein handlinksætlan sum sum gevur meining so tað haldi eg nakað sum vit í
skal kunna fara í holt við beinanvegin
ja takk sor t badviðmerking ger suvæl takk fyri harra formaður og takk fyri eina góða røðu frá biljustinussen eg eri púra samdur við ubilljustinussen um at tað allarhelst hevur valdað ein ein líkasæla men tað sær út nú í teimum seinastu tilburðin um vit hava havt í føroyum og gongdini vit hhavt í føroyum at tað kemur meir meira fokus á hetta her og og tað er nokk sum biljustinussen eisini sigur hetta her við at tað byrjar við hassj tí er tað so viktigt at vit fáa beinanvegin sett meiri orku inn á at fanga tað hasskið sum kemur inn her h tað byrjar eisini á ungum árum tí r tað eisini viktigt at vit seta inn á ungum árum hetta her tá ið ið børn blíva tólv til sekstan ár at tey ikki byrja og koma út í eitt eina misnýtslu har sum tey verða bundin av nøkrum evnum og nøkrum nøkrumfíggjarligum innsita mangum tí er tað ótrúliga viktigt av at seta inn har
nei
ja takk gerso væl bilissinsen ja og takk til brandir sandoy at hann hevur royst hendan týdningarmikla spurningin og hann kemur ikki úr ongum kemur av tí at tað er so sjónligt hvussu ræðuligt evnini fara við teimum ungu og tí eru eisini fleiri av teimum tingunum sum eru nevnd her í dag viðvíkjandi upplýsing og viðvíkjandi vinarbólkum viðvíkjandi rúsfríum umhvørvim fyri tey ungu er alt ting sum vit eisini fáa sett í verk og lutvíst eru sett í verk í okkara samfelag men mann kann styrkja tá mann kann promovera tað og tala fyri tí og skunda undir tað tað haldi eg eisini sera týdningar

gæl so er tað jaspur langur sum ein viðmerkin ger suva ja takk fyri hara formaður øbiljustinussen nevndi ellan røðuni at hann hann hoyrir ella tað fraktiskt ofta tað er byrjar kanska við hassj og mín spurningur til biljustinussen um mann kann fara enn longur aftur og siga men tað er kanska annað rúsevni sum kanska um rúsdrekka kanska er ein byrjan áðrenn tú byrjar upp á hassj ella hugsar tú at fólk fyrstu ferðirnar sum brúka rúsandi evnir á fyrsta sinni fara í hassj ella er tað er tað ein ølfløska ella er ta vínfløska ella brennvetfløska sum kanska er upprunin áðrenn tey fara í við hássihá
takk fyri
ja takk gerst væl biljusinussen jarðformaður eg haldi at sovorðnir ting hanga eisini øgiliga nevnt saman tað veit eg at spølanga eisini frá bláakrossi og teimum kanningum sum tey hava gjørt og teimum royndum sum tey hava gjørt at at misnýtsla gjøgnumgangandi hongur nógv saman tað at fólk vilja rúsa seg og vilja sleppa burtur úr sínum egnum tankum ella burtur úr gerandisdegnum ella burtur úr onkrum íkomnum trupulleikum tað kann vera alt møguligt og tað kann eisini vera sum onkur er nevnt tað kann vera bara ungdómsumhvørvi hvar ið ungdómar ja enda glaðir ungdómar uttan trupulleikar halda tað vera spennandi altso tað er tað kunnu vera nógvar orsøkir og kanska ongar orsøkir til at tað verður byrjað men tað er eingin snivi um at at hugburðin rundan um tað atrúsa seg hann sprettur onkustaðni og og tað eru tí hongur hanga sovorðnir ting uttan
man nokk so nógv saman oysn
jatakk soer ta jenis ariasen sum fær viðmerking ger so væl takk fyri formaðurin eg var púra samdur við biljus stinussen í tí at eg haldi tað er øgiliga umráðandi at at mann fær byrjað og at mann sum justinussem es var inniá fyri tíinum ikann sleppa at gera øll tingini beinanvegin har tat mann so byrjar og at mann visti te brúk fyri tíggju milliónum o so so mugu vit skaffa teir pengarnar ella tjúgu hetta er væl ein ein raðfesting og hendan raðfestingin er væl um okkara ungdóm sum er faktiskt tað viktigasta av øllum og tí haldi eg tað at at eitt ting samting eigur at kunna finna hasa hasi tingini og at kvit fáa gjørt eina raðfesting og at mann sleppur at byrja og at mann byrjar sjálvt um man kki kann fáa øll tingini við beinanvegin annars út frá tí sum landsstýrismaðurin var inni á tey tveyogtretivu tingini sum sum hann nevnti tað verður tað verður spennandi at vita hvørji tey eru
takk fyri
ja takk ger so væl biljustinessen púra rætt og tað skal bara vera ein áheitan á landsstýrismannin um athava nógva ferð á hesum arbeiðinum nú sigur hann at innan fyri teir næstu fjúrtan dagarnar so verður hesin her bólkurin settur men vónandi situr hann ikki bara vónandi ferð esin bólkurin í gongd og til gongu og kemur við nøkrum ítøkiligum úrslitum heilt skjótt tí atólukkan hendir hvønn dag okkara landi ha og tað eru nøkur ting sum eru beinleiðis beint til høgra høgra bein og og tey tingini haldi eg at mann skal ikki bíða við pjøvist kanska ikki eendiliga bíða eftir drúgvum frágreiðingum og annað tí at vit hava faktisk eftir hondini nógvar frágreiðingar sum allar siga tað sama altso so tað er at fara
gongd takk fyri harra formaður
ja takk so er ta rósa samuelsen sum hevur eina viðmerking gersu væl takkfyrhara formaður tað er rætt sum billjustinussen sigur vit hava drúgvar frágreiðingar um alt møguligt øll vita í veruleikanum hvat skal gerast tað er bara komin gongd um tað kostar tíggju milliónir so erutað smápengar ein persónur kann kosta tvær tríggjar milliónir so tað er at spara nógvar pengar visi mann klárar at bara at brúka etíggju miliónir tá tað dragar seg um at fyribyrgja at hesi ungu koma í ta støðuna otá mann tosar um hetta her eingin vil og og o og meg siga men eingin einki er tað villiga men tað er í ein vissa mun eisini et ruppupressi tú veit ikki av áðrenn te er komin í støðuni og tað kann raka serliga tey veikastu ísamfelagnum sum ikki er hava tað so hava tað so gott sálarliga
sjálv
ja takk ger so væl biljustinsen ja púra samdur við rósu samuelsen og hetta her tá mann tosar um pengar bara innan fyri tey seinastu trý fýra árini so hava vit økt játtanina á fíggjarlógini við tíggju milliónum til frælsið til bláakross til glorea aðrar felagsskapur sum taka sær av fólki sum eru komin út aftur í tí skeiva endan á lívinum og sum ikki klára t fóta sær sjálvunum sum hava brúk fyri hjálp og hvar ð vit gleðiliga játta hesar tíggju milliónirnar og enda meir til at hjálpa fólki men tað er tann skeivi mátin altso høvdu tey høvdu vit havt eitt samfelag sum var soleiðist innrættað at tey at tey ikki komu so illa fyri í lívinum so vóru vóru øll nógv betri fyri tí hatta eru jú so nógvar keðiligar mannalagnir sum sum standa upp á spæl og øll tey avvarandi eisini so tað eru ikki smávegis av fólkum sum verða ávirkað av

vil gjarna gera mítt íkast til hendan viðkomandi fyrispurningi hjá brandezamtoy um rúsevnir og rúsevnis misnýtslu og vandan og átøk tað er ein fyribyrgingarpartur og taðer ein viðgerðarpartur í hesum her sum eg síggi tað og eg haldi eg fari mest at geva íkast í fyribyrgingarpartin hvat mann eigur at kunna gera tað at nýta rúsevn ella koma í rúsevms trupulleikar tað er væl ein háttur at flýggja frá veruleikanum ella dempa persónlig avbjóðingar ella kanska í onkrum førum at ungdámar ikki eru partur av einum felagsskapi tað er væl hvussu nøkur av teimum tingumu sum kunnu gera at fólk enda í eini truplari misnýtslu hetta taka rúsevnir tað er eitt som symtom upp á eitt eitt annað tað er ikki tí at ungdómurin er verri ella betri enn nakrantíð veri vit eiga at fyribyrgja vit mugu fyribyrgja tí umkostingarnir eru so stórir bæði fyri ungdómin og fyri samfelagið ungu familjurnar eru sárari neyð og tað má gerast okkurt skjótt vit hava hoyrt nógvar søgrudag skúlin er ein partur av tí so er tað felagsskaprnir so er tað ítróttafeløgini so er tað kommunurnar og so er tað landið øll tey mugu sum samstarva um at gera átøk mann evur hoyrt um frítíðarkort sum ein partur har mann fær frítíðartilboð foreraði so er tað skúlarnir sum royna at fyribyrgja á ymiskum økjum men eg hugsi at frítíðartilboð til dreingir har manglar kommunurnar oftan draðka til tað eru ofta hesir dreingirnir ótilpassaðu dreingirnir sum enda í rúsevnisavbjóðingunum og har manglar mann tilboð haldi eg í kommununi so hugsi eg at eg havi eitt konkret uppskot til landsýrsmannin ella til løgtingið her um at fáa øki sálarfrøði soleiðis at tú fært fyribyrlst at ung børn og ung koma í truplar støður tí tað vísir seg oftan at tsálarligur avbjóðingar sum fólk hava av ymiskum orsøkum sum enda í eini misnýtslu í summum førum tí til dømis at tú ikki fært diagnoserað nóg skjótt tú fært i staðfest avbjóðingarar nóg skjótt og tí enda tað við at tey sjálvmetisnera seg í fleiri førum og ta hevur mann prógvað fleiri ferðir og vit hava eisini rúsevnir sum sum sum eru øgiliga dempandi fyri akkurát tey sum dømis hava at ht og tá endar mann sjálvt í eini ein ei eini keðiligari støðu tá mann burdi kanska fingið hjálp eitt heilt annað stað so har kunnu vit fyribylgja konkret og tað e eitt konkret uppskot so har haldi eg mann skuldi bara fingið eitt royndarøki í føroyum sett lrøstarv og fingið vita um an ikki kundi fingið

og so er tað tað at mann í fleiri førum snakkað í dag um at tann tann fysiska heilsan skal vera í lagi mann skal hava fitni sentur á hvørjum jørðini og og vit skuldu ansa eftir vat vit eta ovit sklu ansa eftir hvussu vit at vit eru aktiv fysiskt men sálarliga vísit tað seg ikki at at mann hugsar so so nógv um tað jú mann er farin at snakka undir seinastuni men eg hoyri ikki um nøkur sálarsent ella um at sálarheilsan má vera í hædni jú man eg farin at tosa um tað nógv meir tíbetur men hetta verður neyðugt at tosa um heilta sikkurt í framtíðini og so r tað altur heftir her við við hvat ger mann í skúlanum mann roynir at upplýsa í skúlanum og tú hevur tað eisini í lærugreinum víð pensum frámhaldsdeildini men tá blívr tað ofta læring tað blívur ikki tað tað leggr ikki seg inn á mergin og tí kundu kanska kampanjur og í fleiri førum ræður kampanjur verið kanska gagnligar tí eg veit at mnn hevur gjørt tað við ráðnum fyri ferðslutrygd og har mann ev fingið nullhugssjónina at mann sigur at at at mann hevur fingið fyrrantíði offur inn at greiða frá hvussu vandamikið tað er at koyra skjótt í ferðsluni at koyra rúsay í ferðsluni og tað vísir seg at tað er tað er komi næstan borið á mál í ár gussi og summum mann eisini hugsað kunnu tað rigga á hesum økinum allarhelst eg veit at fleiri gera tá tað fáa fyrverandi misnýttarar inn at greiða frá vandan og og avbjóðingunum í at koma í eina støðu keligastøðu mann kundi eisini fingið avvarandi inn tað kundi eisini verat fyribyrgjandi faktur so alt at har haldi eg lanstýrsmaður eigu at taka við hetta er ett álvarsøki einki at snakka um tað og alt tað sum billijustinussen tosaði um um átøk er eisini viðkomandi men eg haldi fyribyrgingarparturin er tann mest avgerandi í samfelagnum hjá okkum vist seg standa saman har um at fyribyrgja at ung koma í vandan so hava vit nátt lagt so eg vil vera við til at royna at fáa játtað pengar til at
bryggingaráttøk heilt sykt takk fyri tær ja takk so lá
so viðmerkingur sigu rosus amossen sum sysir sg ger so væl takk fyri fori maður eg eri partuvíst samd um kampanjur ræðukampanjur men tú skal eisini minnast til tú kan eisini raka forkert tey sum dragast við eingilskt tey fara ikki at ega sig e tað tað verið veri fyri tey ha vit skulu tryggja ja men vit skulu eisini tryggja at tey børnini longur niður í barnagarði og eg blívu við at siga tað var túsund ferðir um aftur umaftur umaftur tað er tey sum skulu hava hjálp tað veit jí hann es joensen eisini sjálvur tey børnini sum koma í skúla í fyrsta flokk tað er fleiri av tað sum ikki hava fingið hjálp tað eru niður í barnagarðim vit skulu veidda taimum hjálpa og finna fram
hvat her hava
jatakk ger so væl jahanis joensen ja púra samdur við rós samelsen taðer vit skulu taka royna at seta inn so skjótt sum so tíðliga sum møguligt og sjávandi er tað fyrst og fremst í barnagarðinum at mann sær syn tonili men mann kann sjávandi aldrin á børnum hevur sjávandi nógvastað kann broytast mann kann koma út í eina keligastøðu í skúlanum tá hon blívr ungur ha tað er serlga tá ið tað blívu byrja at blíva trettan fjúrtan ára gomul at bólkatrýstið og alt annað tann dynamikkurin kemur í spæl og tá byrjar mann at skilja seg út gevast við ítróttavirksemi fara inn í onnur kelig kanska keðiliga felagsskapur og tað kann skapa keðiligastøður og har eigur kommunan og land at samstarva

ja takk sor ta bandar sandur ger so væl ja ja takk fyri harra formaður og takk fyri eina áhugaverda røðu samdur í í tí rallarmesta tað var serliga het her ið eg bað merki í tað var hetta her við við frítíðartilboðum til dreingir runt um kring tey tað er nemliga soleiðis ati tey frítíðartilboðini sum eru úti í kommununum tað er ikki altíð at tey tilboðini altíð fanga øøll tað eru nøkur altso tað verður lagdur stórur dentur á trivnað tónleik sosiala samvøru tait ikki øll tíma tað øhtað er onkur sum kanska heldur kundi til tongt sær at fari inn ei í eina garasju og skrúva up ein bil ella ella eittlannað v sórita øh tað sum eg meini við er at tey sum koma út í trupulleikar eru ofta tey sum ikki ganga í hesum og passa inn í tær kassarnar sum kommunurnar fyriskipa øso at

ja takk so er ta joanes joensen gersuvæl ja takk fyri púra samdir fráti sandoy tað er akkurát tey børnini sum meina við hesir ungu dreingirnir sum ikki tíma ítrótt og tími ikki at vera kanska í einum ungdómsklubbu ella hvat er men vilja sleppa at skrúva upp á skutar ella ella okkurt annað teir hava einki í stað at vera so fara teir oftani undir gamlar skúrar og annað eg veit ikki støð sum kanska ikki eru serliga væl egnað til at gera hesi tingini og tí føla tær kanska at tær hava einki heim tað var einki stað at vera og hava kanska onga fyrimynd tað kundi verið onkur vaksin eisini var við teimum og tað haldi at kommunan g land burdi burdi funnið tað og saman typiskt sjálvandi skuldu kommunurnar samstarva og nú veit ikki vusumann gera í havnini men eg veit at onkur í havnini hevur verið inni inni á hasun her fyrr um at at hava okkurt verkstað sum tey kundu arbeiða tella virka í frítíðini so tað er upplagt at fáa tey til at aktivera seg í onkrum sum gevur meining
fyri tey takk fyri ja takk
so er tað magnus rasmuse sumr orðið ger so væl takk fyri harrar formaður ja hetta er eitt álvarsmál vit hava framman fyri okkum í dag snýr seg um rúsevni spurningar til landsstýrismannin tá eg havi sitið lítt ár so hevri eg komin og hugsað um kometjina hjá ludvet holber hvrajeppi altso hví drakk jeppi og visti mann spyr fólk hvídrakk jeppi so fær mannikki bara eitt svar onkur sigur tað at at hann var fátækur onkur annars sita hann hevði eina konu sum var trupul onkur annar seður hann vera alkolikari og tú fært ymisk svar og visti mann so spyr hví kom hasin ella handan so illa fyri tað er ikki eitt svar ofta er tað ein samansett tilvara sum er aftanfyri hesi børnini ungu tey eiga foreldur tey hava eina familju í allari al myndiligheit og taðher eri ini á hesum her at familjan má t taka hond um og tað eri samdur um ogeg haldi nógvar føroyskar familjur taka hond um síni børn men vit skulu helst vera blind fyri at tað eru nakrar familjur har ið foreldrarførleikin ikki eru til staðar ikki eru til staðar og tá blívur tað heilt alvorligt tí at tey hava hvussu her mann kann siga a verja útgangspunkt men tá hava vit skipanir vit hava skipanir í vistmannin til dømis í skúla ella barnagarði vit hava barnavernd við fakfólki sum kunnu taka hond um hetta kann eisini raka eina familju sum er væl fungerandi sum alt sær út til at at virka tað kanska er ein systkinaflokkur4 og so deftir ein og snávar og ferð út í hetta her tí er hetta ein óalmindiliga samansetti spurningur og tí er ikki eitt einfalt svar fyribyrging altso vit staka familjuna fyrst tað er nummar eitt alt tað sum hevur familjuna at gera og tey sum ikki hava familju førleikan foreldraførleikan tey mugu fáa ta hjálp sum er neyðug og har má tann almenni myndugleikin traðka til og tað eru veruliga nøkur sum ikki hava tann førleikan so er tað hett her við fyribyrging har ha har má eg siga at at upplýsing er nummar eitt altso vit mugu upplýsa og tað verður upplýst eg trúgvi at foreldur upplýsa familjan upplýsir tey koma í barnagarð har verður upplýst tekniskt skúla har verður upplýst og so hava vit eitt sum eitur ss p skúli sosialu myndugleiki og politii kom eisini inn í skúlarnar at upplýsa tað er rímiliga nógv upplýsing og so er tað bara tað um tað er nóg mikið tað er eisini nakað sum eitur eftirlit vit hava tollvaldi vit hava politiið og so er tað hetta her við viðgerð og eftirviðgerð og eg haldi onkur er veri inni á tí het her við eftirviðgerðini at missi nú onkur er komið so illa fyri at hann hevur brúk fyri viðgerð so er tað gott men tað er so ómetaliga viktigt at tá ið viðgerðin er liðug at tað er ein eftirviðgerð tað er onkur uppfylging soleiðisnar at viðkomandi ikki snámar aftur og tað hava vit hoyrt nógvar søgur um at at tað er kanska tey sakna eftir viðgerðina so er tað tað hvat hvat hava vit gjørt sum sum løgting seinastu tíðina vist vit siga tað eg haldi vit hava hvussu ser gjørt tvey átøk sum mann kann siga er innan fyri hetta her vit hava sett á stovn ella játtað pengar til sálarfrøðisliga hjálp til fimtil fimtan ára gomul uptil fimmogtretivu ára gomul tað eru børn ung ella ung sum hava ilt í sálini sum eru potensiell til at snáa eg trúgvi tað er taðer tað er gott vit gjørdu eisini játtaðu nakar eyka pengar til tollvaldið fyri at styrkja um eftirlitið við rúsevnium tað eru tvey átøk men tí gleðir tað meg almikið at landsstýrismaðurin sigur at ein arbeiðsbólkur verður settur og at mann líkasum setur inn hvat kunnu vit gera her og nú og so eisini frameftir langa løpu eg kann undrast á hvussu tað ber til at mann ikki langt síðan hevur gjørt tað men e eg má siga eg eri kanska samsektur altso eg havi veriðí nøkur áyr á tingi tí tað virka virkuliga so sum at øll tingfólk eru við upp á at vit skulu taka og sláa eitt slag fyri hesum her so hvat gera vit í tí stutta strekkinum og í í langa løpuni kumn og siga so trúgvi eg væl at vit høvdu kunnað funnið eina góða og breiða semju um hvussu vit kunnu gera alt sum stendur okkara makt til at minka um hetta her
henda stóra trupulleikan takk fyri ja takk
so fær jaspur langur orðið ger so væl ja takkfyri hara formaður magnus rasmussen spurdi nú spurningin hví drakk jeppið og áðrenni hevði sita mær sjálvum hví standa vit her hví eru vit komin her til í dag fyri smáum tjúgu árum síðani tá arbeiddi eg innan fyri hetta økið hetta feltið og dugdi longu tá at síggja at har vóru avbjóðingar longu tá so hetta er ikki eitt nýtt problem problemið er kanska tað at tað er blivið størri og problemið kanska harafturat at tað er blivið sjónligari upp á tann mátan at tað eru kanska fleiri nú sum hava trupulleikar enn tað vóru áðrenn fyri nøkrum árum síðani so sá eg ein film tað var ein ein vaksin persónur sum hevði fingið til uppgávu at ansa einum ella tveimum einum tveimum systjum einum systkinapari og hesin tá sin vaksni kemur inn at skula ansa hesum her systkinaparinum tá vísir tað seg at hann er ávirkaður foreldrini gera ikki mætari enn so at tey tey síggja tað at hesin persónurin sum skal ansa tær á barnið tey taka og venda viðkomandi hurðina at siga men tú ert ikki í stand til ella førur fyri at skula hjálpa um at passa upp á okkara børn í tínum støðum sjálvi fanga tey seg seg seinni fjúrtan dagar seinni at tey sjálv eru ávirkaði og sjálvi skulu ansa sínum egnu børnum og so kunnu vit spyrja hvat er munurin er tað ein munur at eg ansi mínum egnum børnum sum ávirkaður ella er ta ein munur at eg skal hava onkran annan at ansa mínum nu egnu børnum sum ávirkaður hvat vil eg við hesum jú eg vil siga at rúsdrekka og tað at dansa børnum hoyra ikki saman at foreldur velja at taka sær eitt glas av av eini øl ella glas av víni atan á børnini erur farin í song fínar greyður men lat okkum royna at verja okkara børn so leingi sum tey eru uppi so leingi sum vit hava ábyrgdina av børnum at vit ikki samstundis eisini rúsa okkum meðan tað er tað er verður komið nógv fram í sambandi við fyribyrging og eg haldi tað er eingin loyna at tað er tað sum gevur mest størst virði gransking niðri vísir at vit hava áleið hundrað og tjúgu túsund fólhundrað og tjúgu túsund børn sum líða undir har rúsdrekka fyllir ov nógv í heiminum skulu vit gera hesi tøl um so svara tað til at tað sirka tólv hundrað børn í føroyum sum liva undir har rúsdrekka fyllir for nógv eg kann minnast at tórshavan kommuna gjørdi nøkur hagtøl at mann hevði sirska seks hundrað barnaverndarmál tað er longu nógv ár síðan og eg haldi tað talið er neppað minkað sjálvandi tá verður tað eitt eitt mál perbarn og tað kunnu sjávandi vera fleiri børn í einum heimi og ggransking vísir harafturat at avleiðingin er at børn sumvaksa upp har rúsdrekka fyllir for nógv tey koma at fáa upplivað angist tunglyndi etingaróla lágssjálvsfirði og at tey hava eisini ringt mangan trupult og ringt við ati at yvirliva simptin at at orka at liva so tí eri eg ómetaliga fegin at brandur sandoy hevur tikið eina spurningina upp at løgmaður eisini sett sær fyri at gera nakað við hetta og eg eri spentur uppá at sigaa tveyogtretivu punktini sum heilsuheilsumálaráðhárini komin við men eg haldi tað er viktigt at vit eisini fara inn og tosa men hvussu kunnu vit brúka nógv meir pening seta nógv meir pening av til fyribyrging mann sigur ofta at brúkar mann eina krónu í fyribyrging so gevur hon tólv ella onkur sigur enntá fimtan ferðirnar aftur so eg trúgvi tí at skulu vit gera nakað so er tað fyrst og fremst at fyribyrgja at børn koma í hesar avbjóðingarnar rjósa samulelsen heldur at vit byrja alt for seint at bera í skúlanum jú fyrr um man byrjar jú fyrr um mann tekur tekur hond um jú betri er er tað og til allarseinast so vísir granskingin eitt afturat tað hjálpir at fáa hjálp tað hjálpir at fáa hjálp tess
fyrr tess betur takk fyri ja takk fyri næsthava orðið er annika olsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna eg fari at takka brandur sandoy fyri at hava sett hendan fyrispurningin sum ongantíð hevur verið meira aktuellur enn beint nú fyri einum ári síðani fingu okur eitt nýtt virus inn í okkara samfelag korona eingin kendi til hetta virus hvussu tað hótti sær hvussu tað ferðaðist ímillum fólk og hvussu mann skuldi basa tí men heilsumyndugleikar land og kommunur settu seg saman beinanvegin um at seta tiltøk í verk tilmæli komið regluliga upplýsingar um hvussu mann skuldi giberda seg við hesun her nýggja virus pengar blív settur av til gransking og til vitan og tiltøk fyri hvørja viku blú sett í verk fyri at fyribyrgja hesum virðusi og ikki minst var mann øgiligani opsað upp á hvussu mann skuldi binda fyri um ella binda um heilafingur um flogvøllin og um havnirnar tí tað var her ið virusi jú kom inn og til allar rós til heilsumyndugleikar til landið og til kommunur so hava okur megnað í felag at bast hesum virusinum bæði eina ferð tvær ferð og allahelst fyri triðju ferð nú eisini tí er hetta her kanska ein fyrimynd upp á hvussu mann kann basa rúsevnum at okur fara inn við fyribyrging við upplýsing við tiltøkum til tess at basa hesum rúsevnistrupulleikunum sum okur hava fingið inn í okkara samfelag og rúsevnið tay hótta sær nøkulunda upp á sama máta sum korona tað eru níggjur variantar tað nýggju okur hava hoyrt nú tað er hesar sokallaði lsd bansurnar sum kanska eru eyka lokkandi fyri ja ung og kanska eisini børn at tey fáa sær hesar bamsurnar sum síggja øgiliga leskiligar út at man áhaldandi upplýsir okkara ungdóm um hvussu ið rúsevnini síggja út og hvat tey gera við ein tað er eingin ivi um at aftanfyri hvønn ungdóm sum kemur t í rúsevnistrupulleikar so er uttan iva ein lagna og tí haldi at okur skula vera øgiliga varin við at stigmatisera hesi fólkini sum koma út í hesar trupulleikarnar men heldur taka hond um tey tað er at bróta hesa ketuna soleiðis at okkara ungu ikki koma út í tað at tey siga ja til at fáa rúsevni og skulu fáa okkara ungu til at siga nei tá ið ið hesi her bakmenninir og aðrur sum vilja selja okkara ungdómi hesi skaðiligu evni hetta her er í hvørnfall ein góð byrjan tað sum eg haldi er óttafólk í løtuni tær vóru kanska orðini hjá fútanum ella yvirskriftin hjá fútanum í sosialinum herfyri at heita á føroyingar um at læsa dyrnar tá fert tú inn og brýtur við nakað heilt grundleggjandi í tí føroysku mentanini at mann kann hava hurðastandandi opna at mann kann hava bilim standandi óleystan at mann kann liva í einum friðarligum samfelag har kriminalitetur ikki er tú hevr verið eitt av okkara vørumerkjum at her er eingin kriminalitetur hetta er eitt friðal og samfelag har ið mann kann lata dyrnar standa óleystar og bilim standa óleystan uttan at nakað hendir og eg haldi at hesi orðini vórðu kærkomin tí at tað fekk eg kosta nógv at rakna við hetta her er rættiligani rættiligani alvorligt og hata er slettiki ein spurningur um pengar nú kemur landsýrismaðurin uttan iva at greiða frá teimum trýogtjúgu tilmælunum sum eru í hesum her arbeiðsritunum sum helum arbeiðsbólkurin hevur gjørt og tað er iset tki ein spurningur um at okur skulu seta pengar av tí sjálvandi skulu okur seta allar tæir pengar av sum skula til til at bøta um hesi viðurskiftini og at land og kommunur myndugleikarar annars taka lógvatak saman og basa hesin trupulleika sum okur hava fingið enn á okkum hann hevur verið her latentur í longri tíð men hann er kanska blivin meira harður og meira ógvusligur nú enn nakrantíð herfyri so dagførdi okur revsilógina tað varð meg an eg sað sum landsstýriskvinna í innlendsmálin aftur í tvey túsund og níggju har mann hekkaði hana til hægsti revsuramm yvirhøvur í danska kongaríkinum upp í tíggju ár eg veit ikki um tað loysir trupulleika men tað er hvønnfalt eitt signal men eg trúgvi sum nógv hava verið inni á so e ta fyribyrging og upplýsing sum okur eiga
at gera takk fyri frú forkunnug ja takk fyri so fara vit yvir til triðja umfar og tí svararin
æðtakk fyri takk fyri harra formaður ella frú forkvinna orsaka øh líka so keddur og líka so frostreraður sum eg eri av støðuni sum nógv av hesum ungu sum hava fingið trupulleikar av rúsdrekka eru komin útí líka so glaður eri eg fyri viðgerðina av hesum málinum í løgtinginum í dag vit hava verið víðað tingfólk hava sagt sína hjartans meining um hetta málið líka frá tí at familjan er grundarsteinurin undir øllum púra samdur til at vit mugu seta inn á fyribyrgjandi partinum vit mugu seta inn við eftirlitinum vit mugu halda áfram við viðgerðarviðgerðini sum vit hava av av rúsdrekkatrupulleikum og til at vit kanska mugu umhugsa ati gera nakað við ta revsingina sum í dag verður latin fyri h serliga bakmenn og serliga organiseraðan kriminalitet aftan fyri hesa rúsevna trupulleikar sum vit hava eg eri ótrúliga glaður um at at vit hava fingið eitt so samting um har sum øll tingfólk fyri sovurð eru samd um at gera tað sum liggur í okara makt og eri klár til at játta tað sum krevst tí at hetta er ein trupulleiki sum viðvíkir okara komandi ættarliði hetta er ein trupulleiki sum grýpur so langt inn í sálina av okkara tjóð ati vit eiga at gera tað sum vit up á nakran sum helst máta kunnu fyri at hjálpa upp á støðuna bundinskapur at rúsevnum er eitt forferdiligt ting og tað startar hjá teimum flestu sum eg blíva ordiliga bundin starta tað tá i tey verða heilt tá ið tey eru heilt ung frá ja kanska longu frá tólv ára aldri og tað er generelt er tað nokk eisini í nógvum førum í øllum førum har sum útsettar familjur eru sosialt útsettar familjur eru men tað er verri enn so øh bara tað tað finnast eisini tilfeldir úr familjum sum hava rúsevnartrupulleikar úr familjum sum eru øgiliga væl fungerað tað tað tað hongur ikki saman men kanska í ein ávísan mun men absolutt ikki bara øh vit eiga at seta inn so tíðliga sum gjørligt eg eri samdur við nógvum av tí sum hevur verið sagt her í dag øh har millum annað rósa samuelsen nevnt hetta her við vinabólkum og grannahjálp tað er øgiliga gott eg haldi at tað er ein tað er ein vegur at fara absolutt bjørt samuelsen var inni á møguleikanum ati at mann ikki sleppur kriminellum inn til føroyar sum vit sum vit kanska kunnu síggja hava ánt í sinni og har eri eg púra samdur eg haldi at vit skuldu gera alt fyri at at hesir hesir persónarnir ikki sleppa inn til føroyar billijustinussen var inni á eisini her við rúsevna tilbúgving at miðflokkurin hevði roynt at fingið undirtøku fyri tí fyrr og at vit alugt skuldu fara undir tað nú púra samdur og hetta her at tað ikki nýtist at bíða eftir nógrum drúgvum frágreiðingum eru nøkur ting sum her eru nakrar lágthangandi fruktir sum vit skuldu taka her og nú og vit skulu seta tað í gongd beinanvegin eg eg kundi ikki vera meir samdur í tí so er tað magnus rasmussen sum var inni á at hann vildi hava familjurnar meiri á banan og harsum foreldraførleiki ikki var nóg sterkur at tey skuldu fáa betri hjálp tað eri eisini púra samdur í vit skulu gera alt tað sum vitup á nakran máta kunnu eg fari at takka fyri eina serstakliga góða viðgerð av hesum málinum og eg fari at takka landsstýrismanninum fyri eitt gott svar og fyri eini ein fyri tann positiva andan og positiva viljan sum landsstýrismaðurin og landsstýrið vísir í hesum málinum og eg haldi at tað er nú bara eftir at fara til verka at fáa loyst hendan trupulleikan fáa steðgað fyri tí stóra innflutningi av rúsevnum fáa fyribylst at fleiri av okkara ungu koma út íu
uleikar av rúsenni takk fyri ja takk
færa ein ein viðmerking annika olsen ger sovæl ja takk fyri og til røðaran sum kundi hugsað mær at spurt inn til hetta her við revsuravmini tað føroyska samfelagið er so øgiliga lítið og so viðbrekið at tað skal øgiliga lítið til at oyðileggja ein eina heila generatión eitt heilt ættarlið tað skal einki til og og sjálvsagt skal hetta her við at innflyta rúsevni og breiða rúsevni út í millum okkara ungdóm revsast hart eg haldi at okur hava eitt tað ta harðastu revsramuna í danska kongaríkinum í so máta men hvat hugsar brandurs sandoy hvussu høg skuldi henda revsuramman verið nú er hetta r jú eitt yvirtikið málsøki so okur kunna jú sjálvi áseta sjálva revsuramuna men hevur brandurshandar eitt boð uppá hvussu
skulu vera
jygersoæja takk fyri harra formaður takk fyri spurningin jú tá ið ið mann stendur í sinnismuni og skal siga sína meining hvat mann heldur og sær eina støðu sum eg forferdilig so heldur mann sjálvandi at at mann skuldi knalla til við einum øgiligari øgiligari revsing men mam má líkasum hugsa seg eit lítisindur um og tað er viktigt at vit raka rætt tí at vit skulu ikki raka øh tey sum eru blivin bundin av hesum sum hava fingið trupulleikar av hesum vit skulu raka tey sum fórða tey sum hava fingið trupulleikar av hesum tann organiseraði kriminaliteturin aftanfyri bundiskapin og aftanfyri søluna av av rúsevnim skulu vit raka og vit skulu raka tað hart men vit mugu ansa øgiliga væl eftir at vit ikki skapa fleiri offur tí hasi menniskjuni eru offur frammanundan sum eru bundin av hesum evnunum so tað eriabso
vert at hyggja eftir leysræminum takk fyri ja takk og so er tað kajli johólm og jóhannes
senn landsstýrismaður sum fær orði ger sovælja takk fyri hara formaður vit eru øll ymiskt sum menniskjur og mann skal sjálvandi ikki siga nakur sinnismunn men eg havi altíð havt tein sovrn fylesofi at tú skal vera bleytur ímóti menniskjum men knallhar móti probleminum og tað haldi eg eisini at vit skulu gera í hesum førinum her og eg haldi her er komin óalmindiliga nógv gott fram í hesum kjakinum í dag her er komin nógv gott innputt taka okkurt í rúgvuni sum vildi kanska byrja við at eingin persónur í útlandinum hvørki danmark ella aðrastaðni sum hevu verið innvolveraður í narkotika ella hevur sitið fyr nógarkotika skal stíga sín fót á land í føroyaá føroyalandi nhør tað sletkikg vælkomnir her og tað skulu vit syrgja fyri at løgreglan syrgir fyri at teir ikki vísa sigur tað er ummar eitt nummar tvey er at vit hava ein flogvøll vit hava nakrar havnir her tað er ein partur av trupulleikan men sum sjálfarandi tjóð so eiga vit eisini at hava ein stoltleika út á tvey hundraðfjórðingar og tað næsta vit kunnu gera reint praktiskt eisini tað er at vit hava eftirlit hvørji bátar og hvørji skip eru í okkara sjóvøki sum koma inn til havnina hjá okkum tað er tað mensta vit v vit eiga at gera sum er ein lágthangandi frukt síðani eiga vit at seta neyvnar pengar av til tollvald og til at løgreglan má orðnar sítt men boðskapurin má so sjálvandi fara har soleiðis at mann strammar upp í helst í ár seinasta lagi av fíggjarlógini sum verðu løgd fyri og so er okkurt snakkað um hagtøl eg havi trý hagtøl sum eg ætli mær at fylgja sum er so mikið alvorlig at vit eiga at fylgji na upp tað eina hagtalið er tað rót føroyska í at vit hoyra eitt fúti kemur út og sigur at vit skulu steingja hurðarnar í føroya landið hetta landið sum er í voksin upp í taðer hagtali nummar eitt fyri meg fyri at fara í gongd hagtal nummar tvey er at fyri nøkrum døgum síðani kanna kunnu tveir mans banka uppá ein hurð í einum húsunm í føroyum og spyrja eftir einum ávísum og fáa játtansvar og so verður hesin maðurin so hólvagur ígjøgnum tað er nummar tvey hagtal fyri meg og nummar trý hagtal fyri meg er at taða ikki ein ungur maður kann blíva tikin ein posakordur túr høvd strappaður aftanfyri og hólvarur ígjøgnum og burturflottur eg leggi eg leggi tý hundrað o ein hálvur tíð millum ein tími og burturflottur tað er hagtalið nummar trý fyri meg hertil og ikki longur og tí ætli eg má at gera alt og eg meini alt sum landsrmaður eg veit at eg siti bara við heilsumálum havi fingið eina uppgávu frá løgmanni at samskipa nakað av hesum men eg vil gera alt sum er í mínum eitt ábyrgdarøki til at tað verður gjørt nakað við hetta her og løgtingslimur havan verið øgiliga positivur í dag til hetta málið her og absolutt sæð alvorðin í hesum her so at eg vóni bara ikki at eg ella vit skulu standa her í januar í næsta ár og siga at vit settu einki av tí at tá er skommin fullkomin og tá skulu vit fara út á biðja um umbering til okkara ungdómir tí hugsi eg frú forkvinna at vit skulu fylgja hesum her upp og brúka tey góða innboð sum eru vit hava tveyogtretivu átøk her eg kann ikki fara út við teimum nú fyrr enna er diskutera í landsstýrinum og vit fáa semju um hvat fyri tiltøk vit fara í gongd við fyrst tær lokfruktirnar in minutt eftir ha ja super er tað øli ringa tíð hog tað er at gera eitt so lítið stressandi umhvørvi sum yvirhøvur møguligt fyri okkara ungdóm í daglidagm og tá eiga øll ábyrgdina kommunuland løgregla tollvald barnaverndir eftirvernd má eisini uppá at koyra bólkar av ymiskum slag so her er ein samlaður innsatsur sum skal til og vónandi fara vit ikki at peika eftir hvørjum øðrum at vit taka tað saman her og loysa hesa avbjóðingina tað trúgvi eg at vi vit hava eina plikt til vi teimum trimu søgunum sum vit hava upplivað í okkara landi teir seinastu
dagani so takk fyri spurningurin enn einaferð takk fyrihattanú fara vit víðari men áðrenn vit fara víðari til tann næsta spurningin so vil eg siga at nú er hesin fyrispurningurin svaraður og avgreiddur frá løgtinginum og tann spurningurin sum steð nummar fýra á skránni skrivligur fyrispurningur til løgmann bárastei nielsen frá siristenberg og hervørg polsdóttir hann er tikin av skrá og kemur fyri á einum øðrum fundi og síðani so fara vit til fyrispurningur nummar trý sum er frá jóandal til jenisarana landsstýrismann viðvíkjandi marknaðaratgongd og status í samráðingum um altjóða samhandilsavtalur og fríhandilsavtalur og tann fyrsti sum fær orðið tað er jóhan dalger so væl
og annars marknaðar atgongdur til tey lond sum okur samhandla við í dagligdegnum er sera umráðandi fyri okkrara kappingarføri og eisini fyri at fáa tað optatað eru vørur sum okur útlita eg veit at tað avgjú í nógv ár hevur verið arbeitt frá okkara uttanríkisdeild í landstýrinum við at fáa góðar avtalur fyri føroyar tað er ikki nøkur lætt uppgáva tí at føroyar sum lítið samfelag kanska ikki fær tað raðfesting altíð sum onnur størri lond fáa men eg má siga tað at at eg eg haldi mnn kann siga tað at at okra uttanríkisráð hevur nú síðstu árini nógvu árini roynt at fáa skal bestu fortretar fyri okra okara vinnulív og tað er í tí høpunum at eg eisini stillig hendan her spurningin til jensarana landsýrsmann og útanrenmbsmálum um hvussu í støðan er við teimum londunum sum okur samhandla við og útflyta til tað er nógv broytt tí síðstu tíggju árini alt minst viðvíkjandi tí at útflyta fiskavørur hjá okum bleiv munandi broytt tá ið tapolagiska tilfeingið bleiv nógv størri enn tað nakrantíð hevur verið g tá ið es útdómdu okum frá marknaðinum í es og tað gjørdi tað at føroyar tá fór at leita sær aðrar leiðir at finna nýggjar marknaðinium tað eygnaðist sera væl men tað bitíddu sjávandi eisini tað at mann mátti inn at hyggja upp á at fáa tí allar bestu symdurnar og treytirnar fyri okra vørur á teimum marknaðinum sum okur valdu at fara inná og tá eg hugsa um nýggja

sum russlandi eisini er in stórur partur av tí havi eg setti landsýrsmanninnn hesar spurningar sum eg fari at endurtaka her eitt tað er hvørja ítøkilig arbeiðstíðarætlan er løgd fyri samráðingar um altjóða handilsavtalur og frýhandilsætalar millum føroyar og okara týdningarmiklastu samhandilslond

eru nakrir realitetssamráðingar byrjaðir við nakað ávíst land fríhandilsfelagsskap ella

hvør eyka orka og førleikar er sett av til at planleggja oggjøgnumføra altjóða samráðingar um samhandilsvtalur og fríhandilsavtalur hvørjar hvørjir partar eru ella vera við í samráðingun um dilsavtalur og frog fríhandilsavtalur hevur hugsað um danskar myndugleikar føroysku vinnuna og aðrar viðkomandi partar og eru hesi boðin við til samráðingarnar fimm hvat er statusa samráðingurin um samhandilsavtalur og fríhandisatalur við es usa russland kina suðurkorea og japan herundir hvørji ítøkilig stig er tikin í samráðinguna við hvørt landið sær ng kann roknast við at realitessamráðingar byrja við felagsskapur og tey einstøku londini hvørjiru útini fyri einari semju við felagsskapi tey einstøku londini og eg vil gjarna hava status upptilanskar býtusa nevndur felagsskapur og einstøku lond nær eru eisini arbeitt í breiðari høpi við at fáa samhandilsætalur og fýandisætalur við fríhandilssamgongur sum til dømis asia og brikklondini og hvítarusland ukraini tað er so ein partur av einum sýrra samstarvi men hetta vóru spurningarnir eg vil eisini leggja afturat tí eg haldi tað ati tað sum mann higartil evusæð frá frá landstýrismanninum í sambandi við ta arbeiðin sum mann hevur arbeitt við og sabandi úr raðfest millum anaðug ísland tað hevur verið væleydnað tað skal hann eiga rósfirði og eg vóni tað at tey londini sum nú ligja up á lán og tal igja bíða kur hava jú nøkur stór lond sum eru øgiligan vital fyri okra framtíðar marknaðir eg vóni eisini tað ati okur í teimum londunum sum hava stóran týdning sum es og bretland og kina og usa sum er stóri keypari sumn hygur eftir teim teimum tølunum sum okur hava teimum haglnum um okur haa í dag okur hava en ein eksport upp á umleið eina lítla milliard til usao og nakað tíð saman við kina okur hava russland sum næststørsta martinaðar við yvir trimum milliardum og so hevur mann í es sum er tann størsta marknaðin við einum fimmogtjúgu prosentum gott farla fimmogjúgu prosentum haldig týs sum okkur sum okur selja vil ski ikki fává mair eg hald tað vera meira enn tað so eg vóni tað at at hetta fer t ina høga raðfesting í uttanríkisráðnum so eg eri spent beira svarini frá jensa rana lanstýrsmannin takkfyrihara formaður
ja takk so varu tey jens at rana landsstýris maður
fyri harra formaður eg havi mett um visti eg skal lesa átl svarini upp so fer tað nokk at taka eina í fjøruti minuttir so men men tey eru so skrivlig og liggja úti á netinum og verða øllum kunnu eisini alment so eg haldi at tey eru verd at lesa tað serliga tann seinni seinasti parturin tann meiri generella parturin htavar eitt val arbeiði sum sum tey hava gjørt sum hava kanna og svarað annars skal eg siga eisini at eg fari kanska at at skuffa løgtingið í kvøld tí eg má fara ata klokkan er gott væl átjan eg ætli millum aenna holvkastfund inni í í kelduni klokkan sjey sum hann hugsar um hetta her holkaust og ísrael tað er jú eitt land sum okur akkurát sett eitt sendifólk til og tað varðr spennandi at síggja um tað r ikki verður ein har er eingin marknaður fyri føroyar í dag um tað ikki verður ein av av teimum góðu marknaðinum tað vóni eg og og tað vænti eg eisini so tað verður øgiliga spennandi øhfyrst fari eg at svara tí tann einstøku spurningurinum stutt og ítøkiliga og síðani er ein partur sum lýsir støðuna og meiri generelt og setir og har seta avbjóðingar á handsøkinum á í ein meira yvirskipan smasamanhang fyrsti spurningurin tað varð hvør ítøkiliga arbeiðstíðarætlan er løgd fyri samráðingar um altjóða samhandilsavtalur um fríhandilsavtalur millum føroyar og okkara týdningarmiklasu samhandilslond og nummar tvey er eru nakrar realitetssamráðingar byrjaði við nakað ávís land fríhandilfelagsskap ella fríhandissamgongu til teir báðar spurningarnir svarað at í løtuni er eru ongar ítøkiligar samráðingar um nýggjar fríhandilssáttmálar kanska er kundi mann skylda upp á korona hon fær skildna fyri so nógv men tað er eingin ivanst í at veruleikin hevði verið øðrvísi sí hon ikki var men handilsmál verða eftir ætlanspartur av samráðingunum við es og bretland í tvey túsund og einogtjúgu harumframt verður miðvíst arbeitt fyri betri marknaðaratgongd við millum annað kina og ea bs felagsskap

lutfalsliga spurningur trý hvør eyka orka og førleikar er sett av til at planleggja og gjøgnumføra altjóða samráðingar um um samhandilsavtalur og fríhandilsavtalur lutfassfalsliga nógv orka verður lagd av til at virka fyri betri marknaðaratgongd og

avbjóðingin er at fáa tilsøgn frá viðkomandi londum um at fara undir frídsamráðingar seinastu árini eri serliga kina eabs es bretland japan og ísland raðfest av okum so vevrður spurt hvørjir partar eru ella vera við í samráðingunum um samhandilsavtalur og fríhandilsavtalur her verður hugsað um danskar myndugleikar føroyska vinnu og aðrar viðkomandi partar og eru hesi boðin við til samráðingar og svarið yvir í sjálvum samráðingunum um fríhandilssáttmálar eru umframt uttanríkistænastuna ofta umboð fyri aðrar viðkomandi myndugleikar millum annað takxheilsufrøðiliga starvsstova fiskimálaráðið fíggjamálaráðið og onnur reglun u sambandi er við føroyskt vinnulív um millum annað tørv á sáttmásáttmálum sáttmálabroytingum og um forðingar annars hetta sambandið er í stóran mun grundarlagi undir raðfestingunum innan handilsmál eisini er gott samstarv við donsku stjórnina í sambandi við at virka fyri betri og tryggari marknaðaratgongd fyri føroyskan útflutning bæði við viðkomandi danskar sendistovur og ávís donsk stjórnaráð stundum eru umboð fyri donsku stjórnaboðin vig á fund ella til beinleiðis við til til til samráðingar spurningur fimm hvat er status í samráðingunum um samhandilsavtalur og fríhandsavtalur við es usa russland kina suðurkorea og japan herundir hvørji ítøkilig stig eru tikin í samráðingni við hvørt land sær nær kann roknast við at realitessamráðingar byrja við felagsskapir og tey einstøku londini hvørji eru útlitini fyri einari fsemju við felagsskapir tey instaku londini statusuppgerðin skal býtast á nevndurfelagsskapir og einstøk lond ynskir spyrjarin og tað gera okur tað fer at taka eina løtu nú fimminuttir eftir í hvussur a fyrsta undanfarnu árini hevur mótvðs es verið arbeitt miðvíst við at gera vart við føroyska ynski um betri atgongd fyri virkaðar fiskavørur eftir ætlan verður næsti felagsnevndarfundurin millum føroyar es um galdandi fríanssáttmála ág heystið tjúgu einogtjúgu harumframt er samskifti á hægsta politiskar stigi millum føroyar og es um ein breiðari samstarvs karm ið skal virka sum grundarlag fyri at menna samstarvið millum partarnar herundir eftir ætlanin eisini handilssamstarvi í mun til es er vert at hava huga at føroyar ikki hav hava verri marknaðaratgongd fyri fiska verður til es marknaðin enn ísland og norra lítil eingin tollur er á teimum vørum og føroyar útflyta til usa marknaðaratgongdum er sostatt kappingarfør í mun til toll tí er ein frían sáttmáli í løtuni ikki so átrokandi hóast avmarkaðan toll er umráðandi at halda vakið eyga við øðrum forðingum til dømis er nógv orka seinastu árini løgd í at tryggja at føroyar lúka treytirnar í amerikonsku lóggávuni marvi mamma protektion eikt í millum annað snýr seg um hjávaði av súgdjórum í londum sum útflyta sjógæti til usa landsstýrið raðfesti viðurskiftini við usa og herfyrri skrivaði amerikanska stjórnum landsstýrið jú undir eina partalagsyvirlýsing um at økja samstarvi í yvirlýsingini er hmstarvnevnt sum eitt av høvuðsøkjunum í galderanir skuld a líka reypa eitt sindur av at hetta var beinleiðis beinleiðishetta komst beinleiðis av tí fundi okur høvdu í keypmannahavn har ið ið okur fingu høvið til at hava fund við amerikanska tá verandi amerikanska uttan fífti frá ha russland var í russlandi vor fr til ruslinant russland var í tvey túsund og fimtan við til at stovna óravsatiska búskaparsamveldi eabs hini limalondini eru hvítarussland castain kigisia og armenia eabs er ein innari marknaður og russland kann sostatt ikki einsamalt gera fríhandssáttmálar við onnur lond landsstýrið arbeiðir tí fyri einum fríhandissáttmála við eabs ið kann leggja handilsviðurskiftini í eina fasta legu og tryggja tollfría marknaðaratgongd til henda stóra marknað við hundrað og h fýrs milliónum í bygdum tvey túsund og átjan skrivaðu e abs og føroyar undir semjuskjal um skaarsamstarv semjuskjalið er ein liður í at styrkjast viðurskiftini millum føroyar og e a bs londini árligi felagsnevndarfundurin millum partarnir skuldu eftir ætlan verða í føroyum í ár men vegna kovitnítjan varð hann útsettur til tvey túsund og einogtjúgu so fokur síggja hvust tað verður og tá er eisini ætlanin at skipa fyri einari vinnuferð seinast felagsnevndarfundurin varð í mai tvey túsun og nítjan og síðani tá hevur verið miðvíst arbeitt fyri at sannføra bæði eabs nevndina og einstøk limalondini um at taka upp samráðingar um fríhandil við føroyar so da japan japan og føroyar høvdu í árunum tvey tússund og átjan og nítjan óformligar ráðføringar um at gera fríhandils sáttmála frá japanskari síðu hevði serliga undanfarni uttanvíðisráðharri áhuga at ganga føroysku ynskinum um fíaldil á møti eg haldi at hann hevði verið á vitjan í føroyum sum sum parlamentarikar komið var væl áleiðis við innleiðandi útgreiningunum men undirtøkan var kortini ikki í japansku stjórnini um fríhandilssáttmála við føroyar og síðani tá er hann farin frá sum ráðhoyrari tíøkinum hvussu eftir broytingina í japansku stjórni var málið frá japanskari síðu støðga landsstýrið og japanska stjórnunm arbeiðir nú við at gera eitt semjiskjal um samstarv á handilsøkinum og øðrum økjum talan verður eftir ætlani um ein samstarvskarm millum føroyar og japan sum frár føroyskari síður verður mett sum ein liður í at sláa fyri endurnýggjaðum áhugi og japan fyri eini frælsis gerð av handlunum landanna millum

ja takk fyri til jensarana landssýrsmann fyri fyri svarið eg skilji sjávandi tað at korona legði alt lað meg og legði jenis arana lamnan og alt hansara rá saman við restini av føroyum hóast okur engin korona av her stórtsæg ta er harmiligt meni eg ivist ikki tí ati tað er kanska meira hinum londunim sum hav skyldina tey hava havt meira koronan okur tí at tey er ik kunu arbeitt saman við okum sum okur ha vila leybeit sammá teimum soleiðis velja at venda tíð men ja korona fær virkuliga skyldina fyri nógv ting og eg vildi metta tað at korona mátti verið ein upplat kjans u tað hjá teð eina rúgvu av tingum sum ann kanska ikki gera dagliga annars tí at okur havaøll havt góða tíð til at gera einrúgva a øðrum tingum meni tá tað kemur hesa hendils aftana ja eg eri gott klár ivur tað sum jensa rana lansýrsmaður eisini sigur gjøgnum formannin at hetta er ikki bara okur sum sita avgerð í singini her tær ein rúgva av øðrum tingum sum spæl inn og og tann parturin sum hevur við melul anað kina at gera hann hann hevur verið øgiliga nógv kompleksur haldi eg sjálvur í síðstu tvey árini orsakað av mistir tromp og hansara máta skriva politikk uppá eg vóni sjálvandi tað at tað kann blíva betri frameftir og at at tað loysir kanska upp fyri at mann ferðeina samráðing í gongd við kinesaram sum mann kan fáa eina avtalu við teir hiti sum russkland sum sjálvandi eisini er ein ein eina avbjóðing tið russlandi spælir eisini við sínnum musslin í løtuni mótvegs heiminum og og tað demokratisku hugsjónir sum okur hava annars og tað er sovorður marknaður so tað er hetta eri heta er stórurpolitikkur og eg vóni bara tað at okur sum eitt lítið land við við einansari produkti at selja stóru heilinum áso hálvfems prosent til fimmoghávfems prosent tier fiskavørur og okra tilfeingi at okur kunnu fáa nakra góðari avtalur í dag við tey londuni sum keypa hendan fiskin sum okur framleiða altso læks og hvíta fisk sum eingsmenni keypa vanliga og og saltfisk summi katólski londini keypa og so annars tað pelagiska sum verður keypt av vanligani afrika og og írusslandi og teimum londunum polanu teimum tað er væl tey londuni man sum konserdrera seg um at fáa eina avtalu við tí tað er tey londuni sum keypaarpoduktur oga sjálvandi es lond til til royking ar makreli og oog sovorðni ting so her eru nøkur ting sum eg haldi mann eigur at kanska raðfesta hægri enn onnur lond tí at thar marknaðurir eru og sa eisini tekur mann til dømis kina nú havi eg verið nógvir kinar í síðstu í nógvu árini tað er ein ótrúliga áhugaverdur marknaður nærmast alt nærmast alt eitt produkt sum eg dømis á tí atvera útíhjár seinast tað var sjó pylsa pylsa er eit produkt sum hon er allastaðni í føroyum men n eg haldi ikiho her fiskað a tú verður bara hon verur bara vend við aftur smni segði tíiman fer ann upp men men tað er eittað er ein efti er ein hákvaltrist vøra í fjareftiri sum vil etin so vissu okur vilja menna marknaðir og fáa ting til at blíva størri í føroyum so má mann hugsa eitt sindur autroluboks og eisini hugsað hvat eta sum eg sigi londini vilja hava av av batrunum okur hava nógv okur hava nógv av tí oku kunna selja tað helsi londini fyri fyri nógvar pengar eg veit eisini tað er tað er til dømis skeljarnar sum tsum sum sum myskieiði hevur hevur veitt nógvar nú vera teg so fram ettur bjetnam ella hvat er tt bíligari og onat út europa tað er jávni eittsindur keðiligt fyri fyri okra fyri okra framleiðslu landi men taðer bær tingingi tar mann ikki ov góðar avtalur tað e tað mann er upp ímóti og tí er tað viktit at okur fáa ar nakað góðar atalnanr sum geva okum hesar rættindir geva okum til sømdirnar skula til at okur kunna foretla okra produktir í føroyum at selja tað avstað til tey londini fyri ei napplaga pengar g tað gevur mnn viðatematisering sjálvandi at tenmu virkin sum eru í gtingini at mannagongdur og alt tað verður betri soleiðis sam mann kann kappast við tey londuni sum eru í dag annars lóglønalond og tað segur an við tøkni so eg vóni tað at landsirsmaðurin fer at brúka líka nógva orku sum hann búkti upp á hoyvíðssáttmánan sum sum haldi eg var eitt eitt eitt endaligt gott úrslit upp á tey londuni sum annars okur koma seljga nógv til frameftir og royna at fáa nakra fornuftigar avtalur upp á pláss við tey londini tí tey koma tað kemur api í t ni tað bkemur ap tía alt fyri okra vælferð tíð er at oku kunu virða virðisøkja okra eksport við at gera meir v vørurnar áðenn og seta heta avstað her frá so jeli nú veitk at landstýrsmaðuri skal víðari men eg vil lingja nuo keppa hond við við tí sum hann nevnir í sínum svari til mín og eg má siga tá eg haldi tað var eitt væl útgreinað svar eg bað mer fáa útgruna svar fyri at kunnat síggja hvussu status var ogtað hevi eg fingið seg og eg vil heida tey sum ikki hava fingið alt við í kvøldið másn fara in og lesa svarið tí tað er faktiskt haldi eg heilt gott og væl greinað
so takk fyri til landsrosmannina hansara emmisfólkr ja tag so er tað landsstýrismaður fær orðið aftur særði hana
er rætt sum jóhandal spyrjarin sigur at korona hevur ikki forstýrað okkum nógl altso okra arbeiði í í ráðunum har ekur vælsignaðir av avskaparanum í føroyum og tað tað seta okur ómetagalig prís uppá men so er tey hini londini hini londini sum sum eru hart rakt ikki minst kina og sum okur eisini eisini ikki undirmeta tann týdningin tað hevur at møta at møtast við tey londuni sum mann ynskir samstarv við men líka lesa kanska áðren eg farið til teir yvirskipaðu viðmerkingarnar brotið um kina kina hevur seinnu árini staðið høgt á raðfestingarlistanum og føroyska ynski um fríhandssáttmála við kina hevur verið borið fram til fleiri ymisk høvi og okur hav víst á at kappingarstøðan hjá føroysku innflytarunum eru undir trýsti av tí at lond sum ísland og tililongu hava síðan til sáttmála í kina og at kina harumframt eisini er samráðingur við noregi um tað sama fundir hava verið á arbeiðsstigi og bæði landsstýrisfólk og danskir ráðharrarar hava vitjað í kina og talan fyri at føroyar og kina kunnu fáa sínum millum fríhandli enn hevur landsstýrið ikki fingið tilsøgn umsamráðingfíhandilil kina og føroyar frá kinverskum myndugleikum í løtuni verið eisini arbeitt við einum semjuskjali um at skipa eitt meira reglusamstarv partarnar millum handslig økinum sum eitt stig á leiðini fram ímóti fríhandistilgongdi tað er greitt at stovnanin á føroysku cnvrg hevur givið økta væl vild mótvegis føroyum í kinverku stjórnarskrivstovum so er tað blíka nøkur brot úr yvirskipaðu viðmerkingunum ein stórur partur av teimum vørum sum verða framleiddar í føroyum verða framleiddar við útflutningi fyri eygað og ein stórur partur av teimum vørum føroyingar brúka verða innfluttur avmarkaði heimamarknaðurin í føroyum ger at sum veitara fiskavørum til marknaðir um allan heim eru føroyar í størri mun knýttar at marknaðinum í øðrum londum enn lond við størri heimamarknaðir samhandilin við umheimin er túskil ein snúgnásur í føroyskum føroyska búskapinum og ein fortreyt fyri vøkstri og menning í føroyum sum útgansstøði eru føroyar sostatt ein fríhandilstjóð sum hevur áhuga í at marknaðaratgongdur tyli føroyskar vørur er so opin vífevnd og støðu sum til ber tó ein afturvendandi forðing avbjóðandi forðing ella avbjóðing hjá føroyum at sannføra onnur lond um at tað hevði verið skilagott og ein fyrimunur hju báðar partar at arbeiða miðvíst við at menna handilsviðurskiftivið føroyar við til dømis at gera einum fría dilssáttmála ella á ein annan hátt at tryggja so frælsar handilssetur sum til ber orsøkin er eyðvitað at føroyski marknaðurin er so lítil í vagu at tað tí kann vera trupult hjá øðrum londunum at síggja hvat tit fáa burturúr at brúka tíð upp á og orku at gera ein handilssáttmála við føroyar og so er tað eisini í summum førum ein ein trupulleiki at fáa t at skilja hvat ið er fyri fyri konsterlatión sum sum ríkisfelagsskapurin er at okur eru undirløgd á einum einar aðrari tjóð og tá skiljar tæð ikki heilt tað at okur kunnu hava tað frælsið sum okur hava sum okur hóast alt hava so samanborið flestu grannalondini standa føroyar rættiliga einsamallar á handdilsliga økinum føroyar eru jú hvørki partur av es efta ella nøkrum øðrum felagsskapum sum samráðast um handilssáttmálar í felag og so eta her at føroyar ikki er ein eitt sjálvstøgud ríki kann vera ein ein onnur avbjóðing tá ræður um fríhandil orsakað av egnum eru summi lond varin at gera síhandssáttmálar við lond sum ikki eru fullveldisríki so okur hava nakrar forðoyingar men tað forðar ikki fyri at okur okur gera eitt stórt og munagott arbeiði fyri at kunna fáa avtalur í løtuni er tað kanska tað sum sum leikarar mest á tað er viðurskiftini við es og og har vita tingfólk nokk at okur senda eitt bræv tilla esforsetan og og nú arbeiði okur við at gera ein ein ja eitt eitt eitt semjiskjal sum líkist nógv tí amerikanska so tað eru nógv máltar í luftini í løtuni og trúgvi eg haldi at tað er mín kensla í hvusser at tað gongur framá
ja takk fyri síðani fara vit til aðrar ting menn nú fær jaspur langóðr
gersuvælja takk fyri harra formaður eg skal gera skjótt av fyrsta av øllum fari e at takka johandal løgtingsmannin fyri at hann hevverið sett hetta her á breddan eg haldi hetta er eitt týðandi mál akkurát tá tað kemur til fríhansavtalur samhandsavtalur eg trúgvi at høvdu vit fyri kanska tíggju árum síðani biljað tosa um at vit vóru í hesari støðuni sum vit eru beint nú sum samfelag so trúgvi eg fáa fá okkum nógv avokkum høvdu grini tí tað er púra óhugsandi at vit skulu enda í brennidepilinum ímillum kina og russland og usa og stórmakti rundanumokkum og ikki minst es og brekland so eg haldi tað at umstøðurnar hava verið øgiliga nógv við okkum og tað hevur so eisini samstundis gjørt tað at vit hava fingið nakrar møguleikar sum vit kanska ongantíð hava fyrr og tí eri eg egiliga fegin um at jenis a rana landstýrsmaður hevur sett sær fyri ati nýta eftir høvi hann hevði sikkurt ynskt at tað var at vit gjørdu tað sum føroyar og ikki í ein partur avinum ríki men eg haldi tað a hetta eru nakrir møguleikar sum vit hava fingið í ríkinum so tað er har vit eru eg haldi tað eru gott útgangsstøði hjá okkum eg haldi hetta er øgiliga viktigt men samstundis siti eg eisini í norðurlandaráðnum og vit síggja eisini har at tað eru eisini fleiri ting har samhandsavtalur altso tað sum norðurlanda ráðið ynskir ella norðurlondini ynskja tað er tað vit sum región sum økið skulu vera tann mest integreraði parturin í heiminum og so er tað komið nógv fram nú eisini í sambandi við korona kale holm johannesen landsstýrismaður eisini finni á tí at tað hevur fingið eitt lítið skot fyri bógvin í sambandi við korona at tað er ein ein fyri nøkrum mána síðani so stongdu vit tili svøríki øll onnur lond høvdu opið men svøríki bleivu lagt fyri tí teir koyrdu við eina aðra strategi hinvegin haldi eisini tað er gott hjá landsstýrismanninum prøvaði funnið út av hvat fyri avbjóðingar og hvørjir møguleikar eru innan fyri hetta økið tí eg vil siga at bara um vit tosa um norðurlond so tosaðu tað líka um at vit kanska í norðurlondum eru út ímóti hálvtrýss milliónum og tað er eitt kempistórteitt stórkt stórur marknaður fyri okkum tá vit eru fimm túsund fólk hálvtrýss túsund fólk fimmoghálvtrýss túsund tveyoghálvtrýs túsund fólk ja so at at prøva kanna eitt sindur hvat hvat er tað eu er fantastiskt vit kunnu fáa opina uppi fyri tí tí lata spennandi v við við við við breklandi er glaður fyri usa eg komin inn í í leikin og vil vit vilji vera negv til usa og kina og til russlands sera nógv men vit vera ikki serliga nógv til til norðurlonds og eg trúgvu eisini norðurlondi sjóðndi kann vera tað vit tey líkjast nógv men eg trúgvi eisini tey eru lond sum vilja gjalda ín góðan prís fyri tær tænastur tær vørur sum vila hava so har eru nógvar føroyingar g ú nógvar forðingar bert til harrder siti nú sum sum formaður hetta her komandi tíðarskeið og hann er ein føroyar vinur burturav so eg trúgvi eisini tað ei ein góður møguleiki hjá jenis aranam at fara inn í ein deolog við bert til hoyrdar og finn útav hvat er tað vit kunnu gera hvussu kunnu fáa hetta her at fungera beturi vit hava eitt eit ein ein nevnd har sum arbeiðir við marknaðarforðingum og har eru longu í dag nógvar marknaðarforðingar sum vit eiga at hyggja nærri at bæði tá tað kemur til handil og tá tað kemur til tænastur til dømis hava íslendingar gjørt tað tk fara til íslands at bjóða upp á eitt arbeiði men so krevst ein ávís útbúgving ein meistarat læra fyri at tað skal kunna latast upp fyri men tað er eisini kanska ein forðing og ein niðurbinding av vit sum land ikki kunnu veita eina avtalu fríhaldsavtalu ein samhandil ímillum okkara brøðrartjóðir sum vit kalla tað so eg haldi at tað hevði eisini verið verið sera gott um vit kundu fingið landssýrismannin at prøvað at hugt eftir hvat hvat hann kann gera og og tað kanska tikið ein ein ein fund við bert til harder um akkurát hendan her møguleikan sum sum tað gevur nú tá ið vit hava hann í formansskapinum og ikki minst tá við nú eisini hava fingið kristina og háfoss í í stjórasessin har so tað haldi eg hevði verið upplagt at vit nú prøva at at troyta teir møguleikar sum sum hetta gevur okkum
takk fyriharra formaður ja so er tað bjarni kárason petersen ger so væl fær orðið
føroyar eru ein sera opin búkapur tað haldi at vit øll vita á ein opin búskapur við nógvum innflutningi og nógvum nógvum innflutningi ov nógvum útflutningi og tað er jú eisini grundarlagið undir búskapinum í føroyum í búskaparvøkstrinum í føroyum og harvið eisini óbeinleiðis vælferðarstøðinum í føroyum eri púra samdur við spyrjanum um at vit eiga at raðfesta fríhandils og samhandilssáttmálar nógv hægri enn gjørt verður í dag og tað eigur sjálvsagt at verða gjørt við tey lond sum føroysk vinnulív sær stórar møguleikar í øh tað kunnu vera handilsføroðingar sum eru til hindurs fyri atgongd í ávísum marknaðum typiskt er tað millum annað tollur sum vit hava sæð avbjóðingar við millum annað í mun til es og í mun til kina sum jóhandal vísir á so eru norðmenn í ferð við at fáa ein sáttmála í lag við við kinesku stjórnina tað er so aftaná líka við til at økja um kappingarføri hjá teimum og ein óbeinleiðis avleinga tíð er at sjálvandi fer kappingarføri hjá føroyskum fyritøkum av vikna av tí sama og so er tað eisini kvotur øhsum eg rokni við at vit kunnu ímynda okkum at fleiri lond fara at áseta meira í dag enn áður generelt rokni eg við at vit koma at síggja ein globalt nógv meira protektionistiskan handilspolitikk enn vit hava sæð undanfarni ár fyri at verja heimaframleiðslu og arbeiðspláss nú tá ið komvit nítjan hevur rakt og í nógvum førum ein lækt mangir búskapur sera meint harafturat so hava vit eisini forðingar í mun til teknisk krøv og tað haldi eg eisini at vit hava merkt svigan av viðhvørt millum annað tá tað kemur til útflutningin av fiskavørðnum til russlands sum sagt so í verksetað londini ofta handilsforðingar fyri at verja heimamarknaðin men tað eru sanniliga eisini vanligt at handilsforðingar og onnur tiltøk verða nýtt sum politiskt amboð vit hava notið gott av tí sumfylgja av europeiska handilstongslinum til russlands sum eldir til eitt handilsbann av ávískum europeiskum matvørin til russiska marknaðin og tann føroyska búskaparframgongdin seinastu árini er umframt øðrum viðurskiftum ein beinleiðis fylgja av hesum ið eisini er ein óbeinleiðis avleiðing av makrelsrúnum øh vit hava eisini merkt svagan av tí tá ið tað millum annað kom fram í ljósmála at kina ella kineska stjórnin vildi nýta samráðingarnar um wog ey í samráðingunum um ein sáttmála við kina harumframt so eri eg eisini sannførdur um at vit koma at merkja handilspolitiskar fylgir av tí potensiella radaranum sum danska stjórnina ætlar at seta upp í føroyum tað kann gott merkja betri merkja betri atgongd til amerikanska marknaðin men eg eri so hundrað prosent tikkur í at tað fer at elva til eitt útflutningsbann til russlands so skal mann bara hava tað í menti viðtumann ætlar at setahnn radar upp í føroyum men hetta átti altaná líka at gjørt okkum greitt at samhandlin við umheimin er ein snúningsásur í tí føroyska búskapinum størri atgongd fyri sovitt allastaðni er størsti garantur fyri at tryggja føroyska vælstand og vælferð eftir sum at føroyar ikki er partur av es ef ta ella øðrum felagsskapi jame so verður ikki samráðast í felag og tí fáa vit sostatt bert størri og betri atgongd til altjóða marknaðin um vit sjálv seta okkum fyri vit mugu sjálvandi fáa fleiri sáttmálar og ikki bara fleiri sáttmálar men góðir sáttmálar fyrst og fremst við usa eabs sum er tað euruausiatiska búskaparsamveldi okina men eisini bretland nú teir ikki eru undirlagdir es búskaparsamgonguna á sama hátt og so annars sum tað stendur í viðmerkingunum at arbeiða ímóti at fáa sáttmála við japan korea og eventuelt eisini europeiska samveldi tað er sjálvandi ikki at siga til at vit ikki bara soleiðis kunnu samrøða okkum til avtalur tað hevur víst seg ikki serliga óvæntað at tann ríkisrættarliga støðan ofta er ein trupulleiki og tað eru mangar orsøkir til tað men eitt kanska gott dømi er at tjóðir sum hava sjálvsðu ríkispartar gera vanliga ikki fríants sáttmála við lond sum ikki eru sjálvstøðu her hugsi eg eitt nú um tað signalið í tað er sent til tagann um kina viðurkendi føroyar sum sjálvstøðugan samráðingarpart so ríkisrættarliga støðan er sum ikki eina ferð ein forðing fyri framburð í landinum

ger so væl kfyri harra formaður hetta er er ein rættiligani áhugaverdur spurningur um ikki minst svari frá landsstýrismanninum í uttanríkismálum tí at nógvar av okkara fríhandilsavtalum eru gamlar ja onkur av teimum er tretivu ára gomul og tað sigur seg sjálvt at tað er neyðugt at mann fer inn og ger nýggjar avtalur hetta er ofta avtalur sum taka øgiliga langa tíð og tað eru avtalur sum sjálvandi hava størri týdning enn aðrar undanfarni røðari var inni á at tað er neyðugt at gera nýggja fríhandsavtalu við usa ella fáa eina fríhandsavtalu við usa við kina bretland og ikki minst eina nýggja við es okur tosa øgiliga nógv um virðisøking av okkara fiskavørum pilagiskar pepulagiska tilfeingi laks og annað men tað nytta lítið at virðisøkja okkara tilfeingi vissi okur ikki hava ta neyðugu marknaðu atgongdina so tí er hetta her øgiliga viktigt at fáa greiðið á grundin til at eg tók orð í hesum málinum tað er tí at nú er ein sendistova sett á stovn í ísrael og fyri tveimum árum síðani tá var eg boðin til eina borgarstjóra ráðstevnu yviri í ísrael og tað var danski ella tað var tann ísraelski sendimaðurin í danmark sum var á vitjan í føroyum sum kom við einari innbjóðing til mín um at koma til ísrael á eina borgarstjóraráðstevnu har vóru fjøruti borgarstjórar samlaðir frá øllum heiminum og eg spurdi hann hvat endamálið var við teirri ferðini so sigur hann at endamálið var at binda sambond við aðrar tjóðir handilsavtalu við aðrar tjóðir sum sigur jamen tað er líkasum eitt uttanríkispolitiskt mál tað er landsýrismaðurin í uttanríkismálum sum varar av tí so sigur hann nei í ísrael ger okurt upá ein annan máta har byggjukur sambondini upp frá nógrav ímillum býur ímillum høvuðsstaðir hvat er tað fyri produktir mann hevur runt um í heiminum hvat er tað sum føroyar kann selja til ísrael og visiversa hvat er tað fyri tænastur r okur hava her og tað var líkasum endamálið við ferðini og so sjálvandi eisini tað at at okur komu yvir har og og sóu tað heilaga a landi og hvat tað nú einaferð hevði at bjóðað men men á hesi ráðstevnuni so var eitt av endamálunum tað var at gera hesi hersysturstisamstarvin ímillum býirnar og tað var øgiliga gevandi okur høvdu bæði avtalur við við lima í peru og við einihandilsbý í grikkalandi og har var eisini áhuga úr ráchesterhils yvir í usa so tað var tað var eitt øgiliga spennandi forðum og tað var alla tíðina hendan agendan at skapa samstørv tí tað nyttar heldur ikki at fara inn og gera fríhandilsavtalur fríhandilssáttmála visti mann ikki hevur nakað at koyra inn í hendan sáttmála so verður taðeitt támt skal eitt lannað stað ikki tí at es er relevant usa kina og bretland er relevantir har hava okur jú handilssambond í dag men fyri aðrar avtalur og fyri onnur lond sum okur gera avtalur við er tað kanska relevant a mann at mann arbeiðirup á hendan mátan tað er hvørfall ein ein ein øðrvísi háttur sum eg haldi er nokk so áhugaverdur at troyta at mann bæði lokalt og eisini sjálvandi frá uttanríkspolitiskari síðu av arbeiði saman tí øgiliga ofta tak hesi sáttmálan í nógv ár tíggju tjúgu tretivu ár áðrenn tey koma í dag at mann kanska kann arbeiða á lokalum nevog áðrenn mann endaliga fer til forkromaða avtaluna við við londini tað var bara hetta eg hevði hug at at leggja afturat og annars ynskja landstýrismanninum blýan byr við teimumhandilsavtalunum sum vónandi fara at koma í hús og eisini koma í uttanlandsnevndina at
at viðgera takk fyri harra
ræ gersuvæl ja tak fyri formaður eg ætlime ikkiat leigja so nógv um hetta her orðaskifti um hetta spurningin eg vil takka teimum sum hava verið uppi og gjørt sínari viðmerkingar teka orðið í hesum málinum eg haldi ikki tað at t hetta er eitt øgiligani áhugavert mál at vitgera men tað er eitt sindur haldi eg keðiligt tá ið mann biginnir at blanda alla tíðina heftar her við hví hevurmann ikki fingið hesa avtamum nú var ta bjarni kárasom petersen er bander ja tað er altíð danskan sum skyldina aftann sum gongur illa tjúkum sjálvundi tað hvar ara skyldina fyri ha okur eru ikki nóg stórir mend at siga tað at tað eru ikki nokkur sjálvur sum hava klára tingini eg havi verið í politikki nóg ár g hvi esini vin landsýrsmaður nógvar og eg má siga tað at tá ið okur hava heitt á danir um at rættingja okkum eina mhjálpandi hond ella opnað eina hurð ella vegleitt okum okuu hava havt tørv á tí saman við okkra embisfólki sá hevurtað ongantíð ver it problem aldrin og eg minnist eisini tá eg o landsvek vinnumálin tá ið okur voru nemliga í kina og tosaði um ther við landgrunnunum og okur prisentera he føroyska runum tí kinesarnir hava jú havt stórar áhugamál eisini í at vera við til at menna gassolju í í hesum økjum teir eru millum annað í norðsjónum nú við einum plastformi veiti tá vór tað eisini danskinr myndugleikar dansk danska passatan í peging sum sum opnaðui allar hurðar og vór viðokunm til tær samráðingarnar ella samráðingarnar men til tær prestatiónirnar sum eg grøddi hevur tað saman við tí makrelprotekolini sum bleiv gjørd tá í tí sama í sama høpi tá vað okur nheilsa starvs saman við eisini millum annað so eg má siga tað at hetta er ikki tað er ikki tað er ikki gott nokk at siga tað at rísrættarliga støðan tsus forðar okkum tí tað ger hon ikki hon er eisini við til at hjálpa okum vissu okur heita á myndugleikanur a danmark umat hjálpa okum ena forhandling og opna hurð til kinesar ella ja nú veit eg russaandi kanska ikk í løtuni tí ter eru í agas o har er problemur men men til nógv onnur lond so teg iviskt í onga løtu í tí at okur fáa ta ta hjálp sum okur hava brúk fyri eisini frá teimum tí at vanliga arbeiði kum haldi eg sera væl saman so eg vóni tað ati okra uttanríksráð fer ati megna at fáa nakrar fornuftigar avtaldur upp á pláss sum ger tað at okur kunnu økja um okra viti av okra útflutningi tað er tað að snýr seg um ella fá betri súmdur og tað hopi eg far at eydnast í komandi árum eg veit at te er longur prinsess so men mannskal bginna eii stað og tey stóru londini sum okur arbeiða nógv í dag eru nokk tey støðini mann skal biginna við es og kina og
onglandir kanska takk fyri
hra formaður ja so fær bjarni kárason eina viðmerking gersu væl nú bleiv tað sagt sum ein eina tí síðstu partin av røðuna sum ein fótnátt at tað viðhvørt er ein forðing at ríkisættarliga støðan er sum hon er og tað kann í besta føri vera ein blindvinkul hjá jóandal eg eri púra sannførdur um at tað í summum førum er uttan at tað natúrliga merkja tað altíð er tað hevur hann heilsa sikkut rætta í men so havi eg hug at spyrja heldur joan dal at tað r betra um ella versnað okkara samráðingarstøðu at metefredrekssen hevur sagt at telkommunakissión er danskt málsøki og at mann skal gera nøkur fyrivarningar og heldur hann at samráðingarstøvan er batn ella vestna við russarum tá ið mete petressen kunnger at hon ætlar at seta ein militeran radara upp í sonfelagu
við føroyum
hvat fær framman johan dahllat meg fyrst blíva siga tað at tá ið eg var landsformaliur við vinnumálunum tá var eg eisini í russlandi úr hjargatsbronn hóast tað við hjálp frá millum dønum við hjálp frá dong faktiskt ikki donskum millum dong tað var eitt sera áhugavertur fundur faktiskt og tað var eitt spennandi eitt spennandi vitjanøvnur í hevði millum annað at at greiða frá nevndari føroyska telekommunikation okkum at brúkast í baronsavninum við fibrú øðrum og at greiða frá føroyska langrunnum og tað at tað er eingin hýtt at tað burdi ikki verið forbjadar hvá sum belin heldur at at hernaðarmál tað er tað danskt málsøki ikki føroyskt málsøki men sjálvandi skal at føroyingar kunnast takast við upp á ráð tá mann skal gera ræ á sovorðnfeløgum tá saman við telekom nú eri eg arbeiðandi í telekombranskuni og kanska í tí fíggindalæruni kanska í løtuni tá tað kemur til til nætu og aðrar tey mann stakkar um um loysni til politikkur meirandi trygd vil eg siga fyrst fremst men sjálvandi slá føroyingar taka svippa ráð tað er tað tað við eisini er tað vera eg havi skiftið jens rana og á bárður nielsen løgmanni at mann hevur gjørt tað trygdará sum sum nú kann virka saman við donskum mennleikum fyri at gera tað og fáa tað neyðugt kunningina og vera við

skukig taka tað seinasta fyst kanska so so haldi eg eri samdur við við við jóhandal ati eg haldi ikki at tann stóra forðingin er fyri uttanrikspolitikki er ella fyri uttanvikispolitiska arbeiðsførleikar hjá føroyum erat okur eru ríkisfendskarr í danmark tað tað haldi eg ikki tað tað havi eg ikki merkt túg hvussu ta tíðina mær hevur eydnast at verið í tí starvi eg eri í nú vis tig ku taka tað sum jaspur langaard tosaði um hann kom inn upp á ter við meistaralæruni at okur ikki høvdu somu meistaralærur sum teir hava í íslandi og tað forðaði okum at fáa ella forðaði føroysku fyritøkuna at fáa fáa arbeiðið í íslandi so er tað so men tað er okra egna skyld okur hava ikki syrt fyri at fáa hesa meistaralæru í lag í føroyum men tað er okur í gongd við nú og tað varð glaður fyri at tað var nakað tí syðsta sum okur fingu tosa við føryar arbeiðsgevara felag um og teir vóru fúsur í at okur fóru í gongd ví tað tí í tí løtu at okur hava ta læruna at føroyskur verkfrøðing elat føroysku byggivinnuna hevur ta læruna so er eingin forðing í íslandi og eg haldi hetta er tað sama í norra men also tað er okra egna skuld viðvíkjandi meira amstarv samhandil við føroyski finna at har rena okur okum sjálvandi í tann trupulleikan at tað eru at tað eru tvey lond sum eru í eu a fyrsti er ein trupulleiki tí at tað er øgiliga høgt prioriterað hjá okum nú at fáa fáa bøtt um viðurskiftini við við eu sum eg nevndi so fór at brævast stað og okur arbeiða miðvíst við at at at kunna bróta ígjøgnum og við forrestum við ómetaliga góðari hjálp frá frá dønum frá dansku uttanvikisráðharranum sum hevur verið ómetaliga positivur tað tíðina eg havi kent hann í hvussu

og samráðingar mem tað hægri enn okur gera í dag eg veit ikki hvar ið hann hevur frá at okur ikki raðfesta tað høgt tí eg eri nøgdur við við ta støði tað er á í dag og tað arbeiðsorku sum verður brúkt upp á tað í uttanvítisráðnum og eg haldi at okur hava kunna vísa bara hetta her halvt annað árið á stór framstig stór tøk sum okur okur hava hava tikið eg havi nevnt nøkur av teimum so tað haldi ikki er nakað trupulleiki og eg eri heldur ikki so so svartskygdur sum sum bjarni at at okur fáa ein trupulleika av vissu okur gera eina viðsæ ein radari sum skal dekka eitt øki her sum er illa dekka í í hesum gapinum millum millum grønland og og norra vissu okur fáa sett tann radaran upp at tað skal gera tað at okur verða boykottð hundrað prosent útflutningsbann segði segði bjarni til russland tað hvørki vóni ella ella ella trúgvi eg annars annika olsen takk fyri góðu orðini um um ísrael eg síggi veruliga fram til hvat kann henda har ein ein sendi maður ella ei nei ein ein føroyingur sum hevur hevur arbeitt fyri donsku uttanríðstænastuna hann sigur í nógv í í miðeystri millum annað hann sigur taðat tú kundi keypa allastaðni kundi keypa í miðeysti kundi keypa íslendskan nei norskan ks men ikki føroyskan eg meini bara tann møguleikan og tað eg droymi um tað og og kanska eisini í sambandi við vist okur nevna laks tað tað er ætlanir sum eru at fara og flúgva laks beinleiðis úr føroyum til til usa tað er tað r bara ein villur dreymar sum sum eru komið so nær at sum eg skilji so er er bara spurningur um nær tað verður tað kemur at flyta okum ótrúliga nógv fram tí sum jóhandal so rætt sigur tað er hetta sum skal halda lívið í okum áútflutningurin sigher lítla landinum og kanska enda við við bretlandi har eru jú góðar rorsørkir til at tað eru nakrar trupulleikar í løtuni okur hoyrdu um okkurt okkurt okkurt um tað í gjár í í fjølmiðlunum kanska hevur til dømis tegði lesandi sum skulu gjalda nakað væl meira enn tey hava gjørt men tað er tí at samráðingarnir eru ikki komnar í gongd bretland stóð ikki klárt fyrsta januar upp á spring klárt at fara og samrøðast við við føroyingar men tað verður tað er eingin ivi um tað og
greið av tíð takk fyri ja tak
takso er tað bjarni kárason petersen farna viðmerking takkyri hara formaður øtað frøðir um tað um tað er so at uttanvirkismálaráðið at arbeiðir nógv við við at fáa størri marknaðaratgongd tað bjóðar r hjartaliga vælkomið eg haldi tað hevur nokk verið ein innsæssur gjørdi bæði í hesari samgonguni og undanfarnu og mangar undanfarnar afturat men eg eri eitt sindur meira svartskygdir tá tað kemur til hendan radaran sum eru umræddur nú sleppur jensarana kanska ikki at siga so ræðliga nógv men tá ið europa gjørdi eitt handilsspann ímóti russland sum ein fylgji av at teira anikseraðu krimhálvoynna í tvey túsund og fjúrtan reaktiónin hjá russarunum tá var at gera eitt innflutningsbann av eropeiskum matvørum sum reaktión vissi mann heldur at mann kann seta ein ein natoradara ella ein danskan radara upp í føroyum og ganga út frá at forholdið millum føroyar og russland verður framhaldandi óskalað so er tað nøkur
fing man antin ikki sleppur at siga
eg fari at takka fyri eini eitt gott orðaskifti spella tað bev so stutt eg hugsi at tað var mín fráboðan um at eg skuldi hava hálv kosti fund í kvøld sum gjørdi tað eg haldi ikki eg haldi at orðaskifti hevur verið so langt í dag at fólk eru eru við við at fara meni hatta seinasta umneiella ikki hvør er neyvur hvør ikki neyvur tað fer at vísa ikki okur hopa hvussu so er at at føroyar koma væl burtur úr hesuni her og tað trúgvi eg at okur fara at koma og einaferð afturatsamstarvi við danir er eru avbera gott meni tori eg at siga tað og hjørt n okra výrfræls
ja takk fyri so er orðaskifti enda hesin spurningurin er svaraður eisini og avgreiddur frá løgtinginum sum tað er sagt so er tann síðsti spurningur sum stóð á skránna í dag tikin av skránni og tað er bara framløga eftir av á skránni í dag skal boða frá at djóni nolsø joensen hevur lagt fram uppskot til samtyktar um barnaváttanir og at elsbett mersetes gunleysdóttur hevur lagt fram uppskot til løgsinslóg um broyting r løgslóg um at byggja búðheim og umlatingarheim í havn til børn og ung við autismum ja so eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur týsdagin níggjunda februar klokkan ellivuog tá verður skráin hendan onnur viðgerð av løgtsmál nummar fjøruti uppskot til løgslóg um broytin í løgtslóg um barselsskipan tvey fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar fýraoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um at einans føroyafólk og løgtingið hava avgerðarrætt um hernaðar trygdarmál trý fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar fimmoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um búskapargrunn føroya og fýra av fyrsta vigger av løgtsmál nummar seksoghálvfjerðs uppskot til løgslóg um skiftisskipan til at gera fíggjarlóg landsins óhefta av ríkisveitingini og framløga er eisini á skránni tá so er fundur lokin